so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna í dag fimta apríl og fyrsta mál á skránni er triðja viðgerð av løgtinsmáli nummar hundrað og sjey tað er uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtslóg um fámjinstunnil við tilhoyrandi veður ttað er at hækka játtanarkarmin tað er nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so orðaskiftið enda o vit fara at atkvøða í hesum málinum hetta málið varð samtykt við fýraogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari til aðru viðgerð og vit atkvøða nú við triðju viðgerð ger so vælja onkur er eftir at atkvøðager so væja so erð teg liðug at atkvøða málið er samtykt við einogtretivu atkvøðum fyri ongar ímóti ongari blankari og er sostatt endaliga samtykt og avgreitt frá løgtinginum og vit fara so til næsta mál á skránni sum er fyrsta viðgerð av løgtinsmáli nummar hundrað og einogtretivu tað er uppskot til samtyktar um játtanarkarmar á løgtingsfíggjarlógini fyri tvey túsund og trýogtjúgu so skulu vit biðja um framsøgufólk ja so kunnu framsøgufólk tekna til fyri fólkaflokkin erla jákup mikkelsen fyri javnaðarflokkin aksel johansen fyri sambandsflokkin helgi abramsen fyri tjóðveldi pállareynatúgvu fyri miðflokkin billijustinussen fyri framsókn er tað rutt vang og fyri sjálvstýrið sánual petegrun so fær fyrst jákup mikkelsen orðger so væl
uni rasmussen landstýrismaður hevur lagt fram uppskot um játtanarkarmar á løgfíggjarlógini fyri tvey túsund og trýogtjúgu

í stórum tølum kann mann siga at talan er um ein útreiðslukarm upp á seks komma seks milliónir harav íløgur eru fimm hundrað og hálvtrýss milliónir og at vit hava inntøkur ein inntøkukarm sum liggur um seks komma fimm milliónir og seks komma fimm milliardir og tað gevur alt annað líka eitt hall úrslit sum eitur minus hundrað og tveyogtjúgu milliónir og so hevur landsstýrismaðurin fráboðað átøk av betra úrslitið á tretivu miliónir um árið soleiðis at úrslitið í trýogtjúgu gerst eitt hall upp á tveyoghálvfems milliónir tá ið vit fyri nú eftir hondunum nokk so nógvum ári síðani innførdu fíggjarkarmarnar so hevur tað verið ein ein eeitt kjak í tinginum sum hevur flutt seg frá at vera ein ein eyka fíggjarlógarviðgerð til at mann er valt at siga nú leggja vit tølini niðan fyri tingið sum eru reinsaði fyri politiskar raðfestingar og tað vil siga hetta eru framskrivingar sum visti mann einki ger so fær úrslitið at síggja soleiðis út alt annað líka og

at vit eru øll samd um og tað hevur landsstýrismaðurin eisini sagt at at rakstrar útreiðslurnar hjá tí almenna eru vaksnar ov nógv og tí eri eg øgiliga fegin um at uni rasmussen hevur sent tað sigunalið út at hann ætlar at fáa kontroll á rakstrarvøkstrinum soleiðis at vit í tvey túsund og fimmogtjúgu koma at hava eitt avlop spurningurin er so um vit í fíggjarnevndini kunnu gera okkara til at vit náa skjótari fram til tað saman við landsstýrismannin sum vónandi kemur at leggja eitt nýtt lógaruppskot fram øhtil karmar komandi ár har ið hann kanska í samskifti við landsstýrisfólkini kann koma til ein karm av útreiðslum sum verður enn ov lægri soleiðis at vit skjótari náá málinum at fáa yvirskot tað er eingin ivi um at í góðum tíðum har inntøkurnar eru so góðar sum ongantíð fyrr so eiga vit at hava eitt avlop á fíggjarlógini og tað er nakað sum eg havi víst á fleiri ferðirnar men tað at hava eitt hall betýðir ikki at deyðin stendur í durinum og sum onkur andstøðulimur hevur roynt at fyrikikla føroya fólki um at nú er einki skilá og sovíðari tí veruleikin er tann at hyggja vit eftir yvirskotunum í undanfarna samgongu so var tað í miðal sjey yvir sjey hundrað milliónir meðan yvirskotið í hesari samgonguni hevur verið góðar fýra hundrað milliónir og tá skal mann taka við at korona hevur spælt sín leikulut eisini tað sum ger at vit hava hetta hallið sum eg nú er tann at vit útbyggja okkara land vit gerast størri íløgur enn undanfarna samgonga gjørdi munandi størri og vit minnast øll tá ið undanfarna samgonga tók við aksel johannesen var løgmaður tann fyrsta dagin í samgongan fór til arbeiðis misti hon meirilutan tí sønjar jógvasdóttur fór úr samgonguni og so var skilið har eftir ha var samgonga sum ír fýra ár ikki hevði nakran meiriluta allur politikkurin øll tey málini øll málini sum skuldi semjast vóru avhangu av um sonja jógvasdóttur nikkaði ella rist í høvdini ella onkur annar so so hevur aksel hannesen javnaðarflokkurin og andstøðan ført fram at tað var yvirskot øll árini í síðstu undir síðst samgongu og tað passar men forkláringina skulu vit finna frá politikkinum sum borgarliga samgongan førdi í frá tvey túsund og ellivu til tvey túsund og fimtan vit byrjaðu við seks hundrað milliónum í halli tað var tað sum vit arvaðu og vit fóru til verka vit settu flagskattin í gildi tað skaptu aktivitet tað skaptu eina fantastiska kenslui hjá fólki nú fór tað aftur at loysa seg at arbeiða og vit sóu sjónfyri søgn hvussu okkara búskapur vaks hvussu tað loysti seg at taka eitt eykatak vit fingu eisini avtalun um makrelavtaluna upp á pláss sum gav okkum eina milliard í inntøku meir inntøkum um árið vit fóru eisini og fingu gjøgnumførdi eina øgiliga ópopulera avgerð eisini um at forskatta pensjónar okkara politikkur gekk út upp á halda útreiðslum niðri halda vøkstrinum niðri meðan inntøkurnar fóru sendanir framum og tað gjørdi tað at eitt minus pá seks hundrað milliónir aftaná fýra ár varð blivið til javnvág so tók undanfarna samgonga við tað sum tjóðveldi í javnaðarflokkurin og framsóknu ver partur av tey nutu gleði av at y evði at vit høvdu skapt eina framgongd í okkara búskapi sum ongantíð er sæddur fyrr okkara úrtøka fór sendandi uppeftir føroyar blivið til eitt av heimsins ríkastu londum føroyar blivu eitt land við hálvtrýss sund gott hálvtrýss túsund fólkum sum høvdu ein hægri livstandard enn í danmark eitt av teimum allarbestu londuni liva í og tað sum kanska bara var eitt sindur harmiligt fyri undanfarna samgongu var tað at hon hevði øgiliga trupult við at fáa gjøgnumført nøkur viðurskifti tí hon hevði ikki meiriluta tað var ein rúgva av uppskotunum sum undar ndám blivu strikaði tí at mann ikki kundi gjøgnumføra tey hvussu nógv røktarheim ella ella heim til tey sumhava serligan tørv blivið bygt undanfarnu samgongu ikki eitt vit hava bygt fleiri ikki minst her í havnini eisini í høvuðsstaðnum vit hava økt okkara útreiðslur til heilsuverki munandi meir enn undanfarna samgonga vit játta meiri pengar til almenna øki tað sum manglar tað er eitt arbeiði eitt stórt arbeiði týdningarmiklið arbeiði og tað er at hyggja eftir kunnu vit eisini frameftir broyta okkara skipanir soleiðis at vit fáa meiri fyri pengarnar tað er neyðugt og tað er eitt ting sum vit ikki hava klárað higartil

tað verður sagt nógv í einari einum kjaki sum hesum og mangan kunnu fólk kanska føla tað at ja hvørjum skal eg trúgva tað sum hesin sigur hasi sigur men veruleikin er tann at vit kunnu gleðast um at vit hava eitt fantastiskt samfelag líka frá til fara føroyingar gjøgnum eitt samfelag við barnagørðum fólkaskúla og miðnámsskúla læruplássum og te mann kann fara á á fróðskaparsetri mnn kan ara uttanland at lesa og vit kunnu liva eitt trygt lív eisini sum pensjonistar so eg má siga at tað hev verður sagt at føroyar er eitt búskaparligt undir av einum búskaparfrøðingi tað haldi hann er púra rætt í men hava vit gjørt alt sum er rætt nei tað eru ting sum kunnu gerast betri og tað má vera málið og tað vóni at landsstýrismaðurin í fíggjarmálunum fer at at klára at seta seta í gongd í eitt nú tað at fáa eina breiða semju ímillum allar flokkar á tingi um hvussu stórur skal útreiðsluvaksin vera tað hevði verið eitt fantastiskt stig visti vit høvdu kunna s sum eitt samt løgting hvar skulu vit leggja okkara luvøkslur á soleiðis at vit ikki fáa tað sum er hent nú at í undanfarni samgongu øktist útreiðslustøði við trýogtjúgu prosentum vit hava økt tsamgongusleyvi við einogtjúgu prosentum altso útreiðslurnar øktist meir í í undanfarni samgongu visti tú roknar tað út í prosentum vistu tað er í krónum so er nakrar milliónir hægri í hesum skeiðnum men men tendensurin í at trýogtjúgu vøkstr var í undanfarni samgongu og vit hava einogtjúgu prosent sigur ikki so lítið men í báðum førum er tað galdandi at vøksturin er ov stórur og tað eiga vit at gera nakað við harra formaður vit fara at viðgera hesar karmarnar í í fíggjarnevndini og eg vóni at tað fer at verða ein góð konstruktiv viðgerð sum eisini kanska leggur lunnar undir til at vit fara at finna eina breiða politiska semju um hvussu vit kunnu fara fram víðari takk fyri
ja so eru tað nakrar viðmerkingar fyrsti kristian andreasen
vætakkfyri hara formaður hetta við breiðum poltskum semjum tað kanska letur bíða eftir sær ti man hugsað um tann blokpolitikk sum javnaðarflokkurin førir tað er faktiskt forðingin fyri at gera eittbreiða semji áv løgtingi tað er ta javnaðarflokkurin sum er forðingin fyri tí áðrenn annstøðan fyri holt við tølini so kann g eisini siga tað at inntøkuna hjá landskassanum í hesum vælskeiðunum herpeint síðani tvy túun og nítjan til tvey túsund og trýogtjúu játtanarkarmarnar eri hækkað við sjey hundrað miliónumkrónum frá fimm komma átta milliardum til seks koma fimmiliardir tað hoyra eisini mitdroknstykki vissi mann tekur og hyggur eftir tí undanfarnu samgongu so legði hon pensjónsútreiðsla uttan fyri fíggjarlógina ír á arbeiðsmarknaðarætirønargrunnin visti ann kekur visti mann tekur íløgurnar tekur tær burturav s vaksu so vuksu almenn útreiðslurar síðstu samgongu sum tað er blivun sagt við trýogtjúgu komma trý prosentum meðan eg vaksi í indreðiprosent aí hesums undir hesi samgongu forkláringinupá okkara halli verður sum tað bleiv sagt av røðaranum tær stóru íløgurnar vit hava gjørt vit arvaðu eisini nakrar syndir frá frá undanfarnu samgongu glasir og hábygnin hvat veit eg men
ja altsoh tað hevur nógv for nógv prát her í løgtinginum eg veit ikki um um fólk vita av tí at christian andreasen er akkurát tá ftorið her hvør biðja fólk fara út at práta saman ikki rópu tingsavin so er tað jocho mikkelsen sum fær orðið gerst væl
harra formaður vissu tey fara út so hoyra tey ikki hvat khristian segði og tað burdu øll hoyrt tí at tað er púra rætt sum khristian andreasen førir fram og tað er tað at vit hendan samgongan kann veruliga vísa á eina rúgvu av úrslitum sum vit hava nátt og sum vit eru bæði glað og stolt yvir tann parturin sum búskaparráðið nú sigur frá og búskaparfrøðingar og so nógv onnur og ta er tað at útreiðsluvøksturin er forhøgur tað fær meg at hugsa um tá ið vit sótu við valdu í tvey túsund og elliv til fimtan tá gjøgnumførdu vit tann politikkin sum nú mann rópar eftir og hvat hendi í tvey túsund og ellivu til tvey túsund og fimtan jú tavar at tað at búskaparfrøðingar og ein stórur partur av av føroya fólki vórðu rasandi inn á tann politikkin sum fara tað bleiv protesterað vatlið var fult av fólki hundraðavísa fólki sum protesseraðu tingið bleiv umringað við karamellublikkum og so víðari so víðari tí tey protesteraðu ímóti tí politikkinum sum tey nú biðja um so veruleikin er tann at politikkurin sum it førdi í tvey túsund g ellivu tvey túsun fimtan var ein ein ógliga væleydnaður politikkur sum gjørdi tað við komu av føtur men vit krevja nú at fara taka eitt stig víðari og fáa eina breiða semju um hvussu ið vit gera við útreiðsuvøksturin hann má temjast takk fyri
so er tað bjarni hammers sum fær tað við mær
gersuvælja takk fyri harra formaður eg má a spyrja jakum mikkelsen nú at túokur finguð eittlítið sjókk løgtingið her í áðni at stort sjokk eg haldi øll serliga eisini framman fyri meg sjálvan her sum eg siti at t jagun mikkelsen segði at hendan samgongan hevði lagt fyri hevði hevði framt eitt yvirskot upá fýra hundrað milliónir eg var noyddur at fara ígjøgnum játtanarkarmarnar og noyddir at fara ígjøgnum fíggjarlógirnar sum tykur hava sitið sum henda samgongan situr við eg síggi bara eit hll og eitt hll og itt hall og aftur nú eitt hll í verðins bestu tíðum hvar kemur eitt yvirskot upp á fýra hundrað milliónir frá sum framsøgumaðurin hjá fólkaflokkinum akkur het fortalt fyri øllum føroyum eingin áv løgtinginum nakrantíð vitaata veita einki um tað altso tað vórðu yvirskot upp á fýra hundrað milliónir hjá undanfarna samgongu tað varu yvirskot upp á fimm hundrað milliónir eisini men hvar eru hasar fýra hundrað milliónirnar blivnar av sum hendan samgongan sum situr nú hevurframt takk fyrihara formaður
meg kanska
bjarni hammer hann hevur nokk ikki lurtað serliga væl eftir tí at tað sum eg vísti á er at visu vit tóku íløgurnar frá bæði í hesum valskeiðinum og í undanfarna valskeiði so hevði undanfarna samgonga yvirskot í miðal upp á sjey hundrað nei eitt yvirskot uppá sjey hundrað og tretivu mliónir haldar var meðan hendan samgongan hevur havt eitt yvirskot upp á góðar fýra hundrað milliónir og tá hava vit altso havt eisini tvey ár við koronuna sum hava kostað pengar so tað sum hevur gjørt tann stóran munin og tað sum hevur skapt úrslitið sum nú blívur til minus tveyoghálvfems milliónir aftaná tretivu milliónir úr átøkunum er at vit hava útbygt landið munandi meir enn tað sum undanfarna samgonga gjørdi vit hava gjørt íløgur fyri nógv nógv meiri pengar enn og tað eru neyðugar íløgur tað er íløgur sum øll eru glaðust tolt yvir takk fyri
er tað pálla reyna tygvum ger so vælformaðurn
eg eg troyttist eitt sindur av hesi skúlagarðsargumentatiónini hjá jagudt mikkelsen eg haldi ikki tað er virðiligt fyrri einum so mikin royndan politikara eitt sindur av reflektión eitt sindur at hyggja inn eftir og og taka ábyrd at hevði klætt í hesum her førinum tí veruleikin er tann at fólkaflokkurin hevur ikki tey síðstu nógvu nógvu árini hannhev sitið valdið klára at havt avlop á fíggjarlógini tað er veruleikin men sjálvandi jágun mikkelsen ikki upp hepat tú sigur tað hví skuldi hann kunna tað vit fáa eina útgávu har sum fólkaflokkurin absolutt rennur undan ábyrgd í øllum liðum heldur en at mann tekur eitt lítið sindur eygnabarmum sigur sigur tað sum hann í veruleikanum meinar tí jágun mikkelsen meinar heilt sikkurt at fólkaflokkurin stýrir ikki nóg væl takk fyri
fór tað jakup mikkelsen
harra formaður øll kunnu taka feil eisini pollareynatúgvu roknskapurin vísir eitt avlop á fíggjarlógini í fjør og tí má eg siga at tað var ein nokk so tað var nokk so stórur feilur at gera at ikki at kunna minnast eitt ár aftur tíðina nei jakom mikkelsen er ikki bangin fyri at viðurkenna at útreiðslurnar eru vaksnað for nógv otað hevur landsstýrismaðurin eisini víst á og ætlaði at gera nakað við og tað eru eg eyglig fegin um eg kundi gott hugsað mær at tað vóru onnur ting sum vórðu gjørd eg kundi hugsað mær at bæði innan fyri heilsuverkið og innan fyri almannaverkið og eisini innan fyri mentamál og alt tað at hann gjørdi nakrar tillagingar nakrar rationaliseringar kanska nakrar bygdnaðarbroytingar sum gjørdi at vit fingu somu tænastur ella betri fyri somu pengar tað manglar og tað eg grýpi egna barmoysn har vit hava ikki verið nóg góður til tað men vit eiga at seta okkum tað sum mál at fáa hasi tingini betri takk fyri
ja so er tað ruth vang ger so fáa
altso í játtanarkaimanum vit viðgera í dag tað er fyri løgtingsfíggjarlógina fyri tvey túsund og trýogtjúgu jákup mikkelsen hevur fyri tað mesta verið aftur í tvey túsund og ellivu eg eri sannførd um eingin ger bara ringt og tey allarflestu vilja bara gera gott eg haldi eisini at tað eru nakrar raðfestingar sum hendan samgongan hevist gjørt sum eru rættar men tá ið tað kemur til fíggjarstýringina hjá hasari samgonguni so haldi eg faktiskt at tað er tað sum tit hava klárað allar allar allar ringast og nógv verri enn tit gjørdu í valskeiðri í tvey túsund og ellivu tvey túsund og fimtan faktiskt var tað nøkur ting tit gjørdu tá sum eg gott kundi taka undir við hóast eg ikki var í politikki men fíggjarstýringin hetta valskeiðið hevur verið tað vánaliga nokk eitt tað vánaligasta vit hava sæð síðani fýrsini í føroyum takk fyri
so var tað jakob mikkelsen ger fólk
sum har var formaður eg vil bara minna rottvangu á at javnaðarflokkurin tjóðveldi og og framsókn sótu í valdi tey seinastu fýra árini og har framsókn hevði forkunnuna í fíggjanarnevndum táð spolaði útreiðslurnar av tær buksu við trýogtjúgu prosentum í tí skeiðnum í hesum skei er tað tað vaksið við einogtjúgu prosentum eitt sum eisini hendi tá ið skeiðið var av sum øll minnast og tað er at tað dutti rokningar út úr skápinum ella fíggjarmálanum sum eingin visti um og tað var ikki smáar rokningar harafturat hevur undanfarna samgonga krógva hundrað tals milliónir í sambandi við samvarpsfasta fyri at forbetra og at sjeina tey tølini upp sum mann annars prøvar at breggja sær av tað er lítið mansligt at mann prøvar at forbrenga ein veruleika fyri at síggja betri út takk fyri
so er tað edva jacobsengerfa
takk fyri harra formaður tá ið mann fór at at hyggja eitt sindur eftir hesum tølunum nú tá ið vit skuldu hava karmarnar fyri so bleiv ag ikki satt rættiliga yvirraskað yvir at at gott nokk góðar hundrað milliónir í krónum men tvey prosent meir í prosentum útreiðslurnar vóru vaksnar meir í síðstu samgongu tað tað er sovorðir sum mann mann kann blíva kløkkur av vit hava brúkt trý hundrað og trýogtretivu milliónir meir upp á almannamál og heilsumál í hesi fýra árini enn í undanfarnu og knappar sjey hundrað milliónir meira í íløgum tað er ein raðfesting og eg fegnist um at síggja bygningar komu upp nú og fólk fáa stovnar at búgva í tí at so er tað løgiliga trupul at búgva in er ætlan men tá ið mann ger ætlan til veruleika so sæst tað aftur í roknskapinum og tí eri eg faktiskt glað fyri hesi tølini og vónandi kunnu tey so bara blíva betur frameftir men mann setti mann tikið støðu til nakrar
jakup mikkelsen
harra formaður eda jákabsme hevur púra rætt í at útreiðslurnar vuksa skjótari í seinast samgongu enn í hesi trýogtjúgu prosent seinast samgongu einogtjúgu prosent hesar men báðum førum er tað for nógv í báðum førum kláraðu vit ikki nóg væl at temja útreiðsluvøkstrinum men tað skal so takast við at vit hava megnað at handla og fingið nøkur ting av skafti tað kundi undanfarna samgonga ikki reypa sær av vit hava veruliga gjørt eina rúgvu av átøkum sum vit kunnu varða salt av sum ger okkara samfelag betri men tað er sum ruttvang sigur at tað er ongantíð soleiðis at nakar vil gera nakað vánaligt øll royna sítt besta men hjá summum er tað soleiðis at og serliga hjá tjóðveldsflokkinum og og kanska javaðarflokkinum at tey rigga best í andstøðu tá koma tað við øllum tann góðu uppskotinum aksel johannesen hevur bombarderað løgtingið við einum uppskoti fyri orðum eftir at kosta milliónir omaná milliónir og so snakkar hann um at vit brúka for nakrar pengar altso tað er heilt ótrúligt at at mann kann standa og siga at at eg haldi tað er ein tíggju uppskot tað skalvera bíligari at eta tað skal vera bíligari at keypa tað skal vera minni enveg tað skal vera minni arbeiðstíð um meirløn og sovíðari ja onkur segði í morguni at tað næsta uppskot hjá janaðuháv fjerð sikkurt tað at mann fer at hoyra at javnaufólkum fer at skjóta upp á løgtingin at lækka kurtina á norsku krónum eg veit ikki hvar tað endar tað heila
ja takk so er tað næsti framsøgumaður aksel johannesen fær orðið ger so væl
ja takk fyri harra formaður til viðgerðar eru fíggjarkarmarnir fyri tvey túsund og trýogtjúgu og teir vísa sambært uppskotinum frá landsstýrinum eitt undirskot á hundrað og tveyogtjúgu milliónir krónur áðrenn møgulig átøk øh nú var tað soleiðis at fíggjarnevndin var í breddamum í morgun o útvarpinum øll fíggjarnevndin ohar báði innrøma á tað at eg gjørdist illur eg var rættiliga illur í breddagnum men tað eri sína orsøkin til tað eina orsøkin er at mann mann má staðfesta at eg er einki skil í fíggjarpoltikkinum tann valdar fullkomiliga ábyrgdarloysi og ein stórur partur av samgonguni vil ikki taka ábyrgdina av tí førda politikkinum um vit lurta eftir undanfarna røðara jakup mikkelsen bæði nú tá hann var her tintis røðararpalli breddan í morgun so virka tað sum um at orsøkin til at hendan samgongan hevr í hall í tvey túsund og trýogtjúgu er tann at sonja jógvasdóttur fór úr javnaðarflokkium í septembur tvey túsun og fimtan soleis havar tað í staðin fyri at taka ábyrgd siga ta ikki gott nokk tí hetta er ikki gott nokk øh mer tó so sigra saðanihetta er andstøðugretorikkuri hela ikki gott nokk altso búskaparráðið verður úti og sagt hetta her er óforsvarligt tann nýggi landsstýrismaðurin í fíggjarmálum og tann luttfasliga nýggi formaðurin í fíggjarnevndini hava eisini sagt t heta ikki gott nokk tí hetta er ikki gott nok øh eg skal líka vísa ikki fer at at tríva aftur hvat undanfarna samgonga havi gjørt men vísa ein mun sum eg haldi er týdning at vísa á tí tað er munurin á at vera ábyrdarfullir fíggjarliga og at vera ábyrgdarleysir fíggjarliga um vit taka undanfarna samgongu sjálvtum tað verður sagt nøkur ting her sum iki eru sonn undanfarna samgonga hevði eina komma fimm milliardir krónur í avlopi tey fýra árini hon sat eina komma fimm milliardir í avlopi tey tíðini hon sat tað seinasta árið tvey túsundog nítjan eina slaka hálva milliard slaka hálva milliard hvussu kundi var longu í tvey túsud og tjúgu koma út við einum undirskot oeg skal selja hví hvat munurin er undanfarna samgongan gjørdi nógv átøk sjálvtum jakom mikesen vil siga nøkur onnur ting til dømis so lækkaðu vit skattin hjá teimum álønt og miðallønt tað kostaði óleið hundraðoghlvtrýss milliónir krónur men samstundis søgdu vit hetta má fíggjast vit tóku meira pengar inn frá aluvinnuni og frá uppsjóvarvinnuni sum væl og virðiliga fíggjaði tann skattalættan var góð vit góvu fólkapinsdisturni munandi meira at eva fyri útgjaldið samhandsfasta er trý túsund krónur hægri enn dag enn tð var í tve túsnog fimtan takka fyri teir broytingar sum eg gjørdu tá men vit hækkaði inngjaldið so tað var at fíggja hyggja at eftir hesari samgonguni katn hon gjørt higartil hon gjørdi beinanvegin tað at hon avtóka uppboðssøluna tað kan en amdil ósamdur í hon gav nakað lættar til naka sattalættar o nakrar útvaldar bólkar men hon setti ikki nakrar nýggjar inntøkur í staðin fyri ókey tað er ein ærlig søku an iki vil tað at smann ikki suhn vil taka minni inn sum má mann brúka minni mhendan samgongan hevur ikki brúkt minni meðan undanfarna samgonga økti raksturin tann vendandi raksturin hjá landskassan við seks hundrað og hávfjerðs milliónum aftan á fýra ár so er henda samgongan longu nú kom upp um eina milliardi eina milliard í aftur vendandi rakstrin so tað e ikki rætt at jagum mkkasen siga at undanfarna samgongan brúkti trýogtjúgu prosent øktin landskassaútreiðslurnar øktar raksturin við sirka fjúrtan prosentum og hendan samgongan kom upp á einogtjúgu prosent og ser hálvt annað ár eftir á valskeiðinum

so er tað pensjónsbroytingarnar undanfarna samgongan gjørdi nakar broytingar persónsskipan sum vóru haldførar yvir tíð teir pensjonistarnir sum bara høvdu fólkapensjónin samhandsfastar livarfyri fingu meir men tað innibar at tey sum høvdu stórar inntøkur síðnar av fingu minni tí tað skuldu hanga saman fíggjarliga tað fyrsta henda samgongan gjørdi tað var at økja útreiðslrar til fólkapensjón við hundrað og tjúgu milliónum krónum og taðvar tað svardi ongan aðrastaðnis t vór ikk mer inntøkur og tað er fínt at teir fólkapensistrar sum bara hava fólkapensjón og sammaldsfasta legafirð fingu meira at liva fingu meira at liva fyri men allir fólkapenstarar fingu tað eisini tey sum stóru inntøku og athaldi nógva løgsformanum so ta ikki persónligt men løgformaðurin sum kunvið vita hevr ein góða inntøkustovn hjá løgformaðuri hann fkk eisni skattalætta og hægri pensjón tí an e jeyogtrýss ár er tað nú neyðugt sum hann vil verða ábyrgdarfullur so er tað ikki neyðugt øh

hvussu hágar kunnu útreiðslurnar hjá landskassanum verða raksturin tað er eit sindur ilt at meta um men tað besta vit hava hava at halda okkum til tað er thyggja eftir søguni sku vit hyggja eftir søguni tey seinastu fimmogtjúgu árini hjá landskassanum so hevur miðal inntøkuvøksturin verið fýra komma fimm prosent fýra komma fimm prosent tað vil siga at er raksturin meira enn fýra komma fim prosent so er undirskot so tað ber ikki til samman vera undir fýra komma fimm prosent tað sigur seg sjálvt og vit kláraðu ikki tað málið sum eg setti okkum í undanfarna samgongu vit høvdu eitt mál um raksturin kundi vaksa við trimum prosentum um árið tað endaði so við at mann vaks við á leið trý komma fimm prosent ta afturvendandi raksturin hjá landskassani trý komma fim prosent men um vit ikki settu okkum tað málið trý prosent so eru aksin sikkri voksin við seks sjey prosentum sum mann kanska gjørt í stóran mun undir hesari samgonguni tí man ikki hevur nakað mál og tað má man leggja harbeint og orki kum tlegja eit sindur undir fýra komma fim prosent tað er tí at vit sum politikarar eisini onkuntíð vilja geva lættari á inntøku síðuni ogskulu hav ráð til tað ja so má mugu útreislurnar vaksa seinni enn inntøkurnar vaksa nøkur onnur ting sum eg haldi heldur ikki eru heilt í lagi roynt búskaparliga og tá tað kemur til fíggjarliga ábyrgd tað eru íløgurnar undir undir hesari samgonguni vit hoyrdu so seint sum í seinastu viku formann í búskaparráðnum verða úti ogvit hav hoyrtta umaftur umaftur at í góðum tíðum tá tað eg nógv at gera í byggivinnuni sum má landið halda eitt sindur aftur gera vit ikki tað so henda tvey ting tað eina er at tað verður for nógv virksemi í tað ger tað er trupult bæði hjá tí almenna og kommunum og hjá vinnuni og hjá húsarhaldinum at fáa yvirhøvur at fáa tympermenn ella dhandverkara at gera eta arbeiði og tey sum er so heppin at fáa fatur í teimum tað fær prísurin beint uppeftir um virksemið er far nógv tað var alt for dýrt at byggja tað er tað fyrsta sum hendir tað seinna sum hendir um at byggja for nógv í góðari tíð tá tað er nógv bygibyggivirksemi í brátu vinnuni tað er tá tað so kemur lagrookturir so hevur mann futtar pengarnar av og tá er arbeiðsloysið í byggivinnuni tá tað gott at tað almenna kann seta nøkur vernakrar verkætlanir í gongd fyri at halda samtalshjólin mallandi og far at basa á arbeiðsloysini á byggivinnuni og hyggjaðu sæ eftir eftir í hesum førinum so hava altso íløgurnar verið fimm hundrað hálvtrýss milliónir tysku í fjør og aftur í ár men tað er ikkibara fimhudrao hlvtrýss milliónir í fjør setti mann setti mann la gjer man fíggjarlóg við immhudraog álvtýss miliónum sum gekk g nagvar fáir mánaðir so koma niðan við eia eyka játtan til hábygningin og til fámjastunnilin upp á hundað og tjúgu miliónir teir pengarnir í stóran mun var tiki brúktur í fjør tað vistu væl svisti samgongan væl gjørdi fíggjarlógn fyri ár so alíka hava seta fimndo álvtrýss milliónir av nú koma sikkan hunraðog tjúgu miliónir afturat í ár nú var e seks hundað hávfjerðs milliónir samgongan visti væl eisini tann samtykti fíggjarlógina at ka ar innrætta kjallarin á hábygninginum tí parkeringskjallaran so kostar sirkoghálvtrss milliónir mann seta ikki pengarnar av á fíggjarlógini nú kemur ein eykajáttan so nú eur tú oman fyri sjey hundrað milliónir í íløgunum íinníverandi ári ogta erikki nokk mann vilgjarna byggja meir og fáa tey upp um fíggjarlógina nú skalt strandferslan skipa sum partafelag í einum endamáli at hon skal upptaka lán til at endurnýggjar ferjurnar hvør skal betala tað tað skal so betala s yvir raksturin tey næstu tjúgu árini har vit økja uma raksturin hjá landskassanum tað saman við barnaheimi tað skal nú bústaðir betala hvør skal betala tað í síðsta enda tað er landið ma leiga hata frá bústaðum yvir raksturin tann mátan leggur mann stórt trýst á raksturin tí mann vil brúka nógv nógv meira pengar enn mann sær aftur í fíggjarlógini tá tað kemur til inntøkur nú varð formarin búskaparráðnum o útvarpinum í gjár er púra samdur við honum tað gevu lítlan meining at hækka inntøkurnar um útreiðsturnar spolast ja iki verða stýrdar men eg r ikki samdur við honum at mann ikki kann taka meira inntøkur frá alivinnuni í uppsjóvarvinni uppsjóvarvinni fyrst og fremst frá alivinnuni og lat meg ík sága fast tað er tá mann sakkar um at hækka tær inntøkurnar so er tað ikki eitt skattur og taðer ikki itt avgjald vit kunnu samanlíkna alivinnuna við við ella fyrði við bústaðið hjá bústøðunum tað bústaðið leigar út bústaðir so betala fólk leiði að eriki eit skattur tað e ik ett gjald ela avgjald tá ið tað almenna leiðir fyrrir út til alivinnuna so má pala leiðu fyri heri fyrðitin mann fær tað er ksiónt skattur tað erikkieitt avgjald tað ereit leiða um vit ikki taka ta leiðina inn sum nøkulunda líkist á marknaðarverðu so eru tað nøkur heilt heilt fá sum vinna ovirhansstórar pengar uppápi kostning á restina av føroya fólki tí halda vit ter væl møguligt at hækka ta gjaldið rímiliga nógv eisini øh tí at tað sum formaðrbúsapráurin segði ja so er vandi fyri tai ikki at gera so stórar íløgur tað heldur ikki tíð haldi eg at búskaparfrøðingar eru í eini máli um at tað erikki soleiðis visti mann ger íløgur tú mást frá at betala leiðuella fullar leiðuprís og ikki tí tað loysir seg so er tað betri lativera við ki íløgrnar men tær íløgnr sum alivinnan ger tær loysa seg ogtað er tí alivinnan ger tær tí man fær om betri rakstir og kanska eina tørri sølu við at gera íløgurnar og tí ger vinnulívið íløgur so sjálvandi fer alivinnuan at gera íløgur eisini fyrá tí at hon rindar o lýsindur um meira fyri at leiga allar firðirnar í føroyumtakk fyri harra formaður
ja takk so fær ingilín strøm eina viðmerk
ger su væl takk fyri harra formaður og takk fyri eina góða røðu ja tað valda ver ábyrgdarloysi ug mann vil ikki taka í eygnavarm tað vísti aksel v johannesen væl á eg haldi at tað er interessamt at fólkaflokkurin aftur aftur varpar ljós á at javnaðarflokkurin leggur for nógv uppskot fram og vil brúka for nógvar pengar men munurin á fólkaflokkinum í javnaðarflokkinum tað er jú nettupp tann at vit vilja føra ein ábyrgdarfullan fíggjarpolitikk sum akselsvl aksel johannesens væl vísir á og at mann vil gera lívið lættari hjá nøkrum vanligum borgarum nøkrum løyntum borgarum hjá okkum í føroyum staðin fyri sum fólkaflokkurin vil geva teimum sum frammanundan hava nokk enn meirkkr
aksel johannesen
ja tað akaldlað tær nú ja takk fyri viðmerkingina ingilín didisen strøm nú verðr tað víst um aftur um aft at javnaðarfokin evu uppskot kosta nógvar pengar tað er heilt einfalt ikki rætt er ta eina uppskotim sum taka styttja á arbeiðsviku sum onkur vil við kostar ættliga nógvar pengar har hevur altso ein búskaparfrøðingur saman við ta almenna la fakalmanna arbeiðsmarknaðinum rokna út at tað kostar áleið hundrað milliónir at stytta arbeiðsvikulnar niður sjeyogtretu tímar fyri land og kommunur í okkara uppskoti siga vag kul gera tag ím seks ár tað merkir fyri land og kommunur kanska eini fimtan milliónir um árið tað vað fjúrtan og har tað er kanska tíggju milliónir til landið og kanska seks miliónir kommunurnar og sovorði um árið í ein seks ár so tað eru ikki upphæddir sum eru púra púra villar sum tað verður roynt á pástaði frá samgonguni og samstundis forða vit eisin at siga at vit halda til dømis tá tað gongur væl í vinnuni sum hevurgjørt seinastu árini so eigur alivinnan og uppsjóvrarvinnan at rinda meira
ja so er tað kristian andreasen
takkfyri hara formaður eg haldi t eitt sindur keðiligt at akselv johanessen ikki líkasum fortelur alla sannleikan tá ið vit sótu verð í desemburmánað í í nítjan tá roknari við hann við einum yvirskot á fígjarlógin pí á vahálva mlliard í tvey tún og tjúgu ha so fingu vit korona og bara í tvey túsund og tjúgu kostaði korónuleikitrý undra o einogfýrs miliónir krónur í íeinogtjúgu kostaði hundrað g nígjuotretiv miliónir krónur og í tveyogtjúgu vaksnar vit seksogimiljóni krónur tað sumvit hava brúkt fimm hundrað og áttaogtrýss miliónir krónur til koronuútreiðslur tak tað við akusalt í tínum tínari frágreiðing til til tínar veljarar o suvíðari ha og hygg her og vit hava havt einar hundrað tvey hunra miliónir meira í íløgum enn vat vit høvdu í tykkara samgonguskeiði hverjar íløgur vildi aksel jhansen spart í hesumtítíðarskeiðinum og hevur akselve hansen lagt nakar inntøkulógaruppskot fram í í hesum vælskeiðinum takk yrara formaður
so er tað aksel johannesen
tað er rætt harra formaður at at korona kostaði nakað í ítve tús ogtjúgu tvey úsun og einogtjúgufyri landskassan og tað hevur samgongan ikki skyldina men ú segði kristian andreasen trý hunrað og einogfýrs miliónir hat tað ljóðar eit sindur høgt men lat tað fara men tað var eitt yvirskot upp á sirka hálvan milliard í tvey úsun g ntítjan trý hunrað og einogfýrs milliónir av so skuli t yvirskot vr hudra og tjúgu milliónir men har var altso also undirskot upp á trý hundrað milliónir og tað t ti teg gera nakrar íløgur og raðfesta íløgur tað er í lagi men í allarbestu tíðum at raðfesta íløgur fyri læntan pening tað er ikki í lagi um man ikki setir pening til síðus og góðu tíðin hann standa ímóti við tái ringu tíðirnar koma so gongur tað galið og tað er tann vegin sambandsflokkurin fólkaflokkurin miðflokurin stýrir í løtuni og tð var tíð eg var illur í morgun hevð mást sú vilja innsæð tað t a iki í lagi og tikið ábyrgd av tí og sær fyri at tosa um at sannjar jógvasettur fór úr javnaðarflokkin tvytúso fimtan tað er ikki orsøkin til hallið í næsta ár

ja takk fyri formaðurin aksev johannesen segði at tað snúði seg um at seta sær mál hjá undanfarnu samgongu og eg haldi eisini at mnn kann ikki síggja burtur frá at eitt av teimum berandi málunum varð at seta sær sjálvbjargdingsmál tí var eisini búskapurin skrúvaðu s soleiðis saman sum hann var og tí varð eisini avlop á fíggjarlógini í øllum tí tíðarskeiðnum tí at mann hevði sum mál at skapa ein sjálvbjargnað búskapin fólkaflokkurin vísau fleiri ferðir hvør skal siga at at ongar íløgur vórðu gjørdir í undanfarnu samgongu so vit arbaðu glasir ein stóran part av tííløguni øh landssjúkrahúsið setti sjálv í gongd sandoyartunnilin settu settu í gongd eg kundi tikið fleiri tunlar afturat millum annað hvalbiartunnilnum og so framvegis so so at vísa á at undanfarna samgonga ikki hevði inakra íløgur tað er tað púra tað er púra vøs vil eg siga tað
so er tað aksel
johannesen gersovælja tað taer tað er rætt so pállareynadygva sigur sjálvandi høvdu vit altso ikki minst so pensjónsnýskipan sum var altso ílið á láni í fimtan ár men sum tíverri bleiv enda vend av hesari samgongun kom nú og tað saman við fiskivinnumskipan sum eisini beiv endavend á hesari samgonguni h at seta sær mál bæði tað at seta pengar il síðus tilverri tíðir og til at hava ragnýsk búskap tað gjørdi undanfarna samgonga og millum annaðvið ein búskapargrunnum har main partur av yvirskot førdi búskapargrunnin í búskapargunnin og ein oalt tað sum kom inn sum eingangsinntøkur men hesin untir hesari samgonguni herpeint eg veit ikk origahvuttu so um taðer ikki o brot á lógina á um u á um búskapargrunnin í fjør fekk man eit ortonerskt vinnusbýti frá bagnordik tað fór ikki búskapargrunn í ár selur mann út av arvagssilvrinum partabrøvini í tjaldri partabrøvini í í í smyrjilein tað fer heldiki búskapargrunn sjálvt hundrað og eingangs inntøka men tað fer til at minka um undirskotið hjá hesari samgonguni
so er tað beljusyn
dinesen gersuvæltakk fyri hara formaður bruttuskuldin hjá landinum er um tjúgu prosent av btu í dag miðal bruttuskuldin hjá london í europa liggur um hálvfems prosent tað stendur í hesari bókini sum eitur búskaparfrøðing frágreining eitt tað ljóðar á andstøðuni sum um tað at vit eru ferð við at fara á heysi vit hava nakrar fíggjarlógir hesi árini sum liggja og snara um nullu í fjør varð yvirskot á fíggjarlógini og okkurt árið er undirskot men vit liggja nøkulundasta bilt heldur aksel johannesen ikki at tað er rætt at vit nú meðan tíðirnar eru sum teir eru brúka møguleikan at útbyggja okkara samfelag fyri at framtíðartryggja føroyar so at vit kunnu verða haldførar tey næstu nógvu árini
er johannesen
vit eiga altíð at útbyggja samfela
tleiki tað sklal eingin yvir verða um men tað má gerast undir ábyrgd so vit spola aftur til tvey túsud og sjey í tvey túsund og sjey hevði landskassin trý hundrað iliónir yvirskotinum trý hundra miliónir so kom fíggjarkreppan og vit høvdu sjey hundrað milliónir í undirskoti í tvey túundog níggju og so tvey ár eina milliard skeiva vegin nú hava vit enn betri tíðir um høvdu er tvey túsunog sjey og so nú hevur undirskot ogið hevur aftíð verða rakt á nakrion turi enra kreppu so eg verður yvirskotið allei um tað var líka sum tá ná i undirskotið eina komma fimm milliard fyri eitt ár um vit ikki leggja pengar til síðus í góðum tíðum so gongur tað galið tað royndi undanfarna samgongu at gera at seta pengar til síðus meðan tíðirnar vera góðar men tíverri mugu staðfesta at hendan samgongan hevur brúkt allar teir tengarnar og staðin fyri vent yvirskot til undirskot takk fyri harra formaður ja so er tað næsti røðari sum vóru orðið nú er tað helgi abra hansen
formaður vit liva víð eini tíð hvar øll skulu hava alt og tað skal vera her og nú er tað nakað vit hava brúk fyri í løtuni so er tað politikarar sum tora at siga við fólk at hetta fáa tit ikki ella í hvussu so er ikki enn vit tosa um at raðfesta hvat merkir tað at raðfesta merkir at stilla í eini røð hvat skal gerast fyrst og hvat man bíðar til seinni vit toyra ofta politikarar siga at hetta má raðfestast hvørja ferð okkurt innslivur verið í deg og viku hvar ið onkur er meira ella minni í neyð so hoyravit politikarar beinanveg aftaná at siga ja hetta økið mug vit raðfesta og tað er fínasta slag at vit uppraðfesta tað sum it halda vera neyðugt spurningur er bara hvat skal so niðurraðfestast at hála onkran framum í einari kø tað plagar at merkja at onkur annar skal longur aftur í køini at standa men her skulu øll hálast fremst einki má bíða tá eg var landsstýrismaður tá fekk eg onkrar spurningi um okkurt skuldi gerast her og nú eg royndi at vera ærligur og siga um hetta var nakað sum skuldi sum eg fór at arbeiða við ella um eg ikki fór at gera tað her og nú var svarið ja so var alt gott var svarið nei ja so bleiv tað als ikki góðtikið og eg fekk mangan at vita frá fólki at eg segði bara nei og tá eg fari frá sum landsstýrismaður tá spurdi ein sjornalistur meg um eg ki hevði viljað for lítið tí eg hevði loyvt mer at siga nei tá ið okkurt onkur spurningur kom eg arbeitdu við rættiliga nógvum málum men fólk góðkaka ikki at tú sigur at okkurt má bíða alt skal gerast her og nú eg har vit teira politikarar í fjølmiðlunum siga at teir fara at gera ting sum teir vita at ikki ein króna er játta til men mann má bara ikki siga nei tú lovar bara sum um at fíggjarliga rásarúmið var óendaligt og nú standa vit so her og skulu gera játtanarkarmar fyri tvey túsund og trýogtjúgu vit hava einki á arbeiðsloysi í føroyum alt koyrir við fullari ferð men vit fáa ikki inntøkur og útreiðslur hanga saman tí hóast tað rennur væl inn í kassan so klára vit ikki at halda so aftur vit klára at brúka alt og gotto væl tað alt skal uppraðfestast einki má bíða til í morgin vit hava brúk fyri politikaran sum tora at siga at hetta má bíða til okkurt annað skal gerast fyrst

fíggjarlógin hevur eina inntøkusíðu og eina útreiðslusíðu plagdur ivan johannesen sáli at siga atá han var fíggjarmálaráðharin tá vit standa við hesum hesi støðuni so verður ofta spurt um vitikki bara kunnu økja um inntøkurnar kunnu fiskivinnan ella kanska serliga alivinnan ikki betala eitt sindur meir eg taki fult undir við at vit hyggja eftir inntøku síðuni eisini hvat er eitt rímiligt gjald frá vinnuni frá privatpersónum og og so framvegis men tað er heilt ein annar spurningur stóri trupulleikin hjá okkum er ein ótálmaður útreiðsluveikslur tað mugu vit fáa skil á líkamikið um vit fáa aðrar inntøkur ella ikki eg ræðist at fólk byrja at tosa um at økja inntøkurnar fyri at seppa frá at hyggja etir útreiðslunum jú vit kunnu saktans finna nýggjar inntøkur men tað merkir ikki at vit sleppa frá at hugsa um ella stýra útreiðslunm mín niðurstøða er tí at bæði politikarar og føroyafólk mugu skilja at tað ber ikki til at gera alt í senn nú blíva hetta sjálvandi eitt politiskt kjak um millum hesa samgonguna og tað undanfarnu um hvør hevur økt útreiðslurnar mest tað er ikki tað mest yvirraskandií orðaskiftinum í dag hyggja vir te tølini altso roknskaparnar fyri undanfarnu árini og so fíggjarlógina í ár og játtanarkarmar fyrí næsta ár so øktist rakstrar útreiðslurnar við ikki minni enn seytjan komma seks prosentum frá tve túsund og fimtan nítjan og við einogtjúgu komma níggju prosentum frá tvey tsud og nítjan til tvey túsund og trýogtjúgu tá ið et hyggir karmarna um vit høvdu havt sama útreiðsluvøkstri nú í prosentum sum tey høvdu í undanfarnu valskeiði so øldu útreiðslurnar verið tvey hundrað og ellivu milliónir krónur lægri enn teir eru ella enn tær verða í tey í tvey túsund og trýogtjúgu so spurningurin um tað er korona ella okkurt annað sum er munuren koronu útreiðslurnar hava so kostað fimm hundrað og áttaogtrýss milliónir tilsaman men harav her sjávandi als goldið teir hundrað og sjeyogtjúgu milliónirnar og og so er tað sjávandi sproykt yvir fleiri ár so so ta við samanbera tað síðsta árið so er hatta ikki allur sannleikin í øllum førum er almenn og heilsumál vaksið við trý hundrað og trýogtretivu milliónum krónum meira í hesum valskeiðinum enn í undanfarna valskeiði so har er hvussur ein stórur munuri og so kannmann kann mann kjakast um samhaldsfastuð skal takast við eg roknstykki ella ikki og og mann kann sjálvandi brúka tøl pá allar møguligar mátar og nú er eisini vit kjakast um um íløgur skuldu roknast upp í fyrstuferð hoyrdi tað at tað minniski at tað varð tay kristina háfoss varð valdin á ting fyrstu ferð í tvey túsund og tvey um var framsøgufólk og tá tosað hann um at avlopa so stórt at man hevði ráð til at brúka pengar eitt sindurav avlopui til gera íløgur fyri tavlsja hon taldi avlop áðrenn íløgur tað ikki hoyrt áðrenn men tað er so nakar mann kann kjakast um at og mann kann venda eftir báðan vegin sjálvandi at gjørt eina íløga so brúkar tú pengar tú fært eina ogn staðin so men í øllum førum tað tað merkist á á á á botnlini men í øllum førum so haldi eg at er tað nakað vit havr brúk fyri í dag so er tað fíggjarstýring altso at vit tora at siga at tað eru nøkur ting svit ikki kunnu gera nú tí okkurt annaðr skal gerast fyrst raðfestingar eru neyðugar og ikki bara uppraðfestingar men eisini eg annars má eg siga at eg síggi eg minni míni endamáli við hesum her fíggjarkørmunum altso vit fingu hesa skipanini

at fyri at røkka ætlaðu úrslitinum á løgtingsfíggjarlógini varð grundarlagið tær givnu fortreytirnar fyri framskrivingum og tær neyðugu k tey neyðgu tiltøkini sumvórðu lýst í viðmerkingunum og í búskaparfrágreiðingini sum fylgdu við tí uppskotinum hetta var altso úrslitið um vit gjørdu tey átøkini sum tað bleiv mælt til at gera og fyrstu árini so var uppskotið øgiliga stutt tað var vanliga tríggjar til millum tríggjar og fimm síður men so kom e nýggjur fíggjarmálaráðharrir sum vildu hava øgiliga nógva detalju við tá fór hon upp á yvir tjúgu síður heshesar her hesir karmarnir so kongu kkorona so var einki og nú var haltí at tað eri bara mest framskrivingar har úrslitið e eitt hall hundrað og tveyogjgu miliónir krónur men so sigur mann at mann vil ikki hava tað vera meira enn tveyoghálvfems komma fimm milliónir og tí ætlar mann at gera okkurt sum sum sparir tretivu milliónir øh eg havi í hvussusær havt ta fatan á endamálð og játtandarkarminum skuldi vera nettuppa um ein yvirskipað so vís á hvørji átøk skulu gerast fyri at koma ti eitt

øhtí at bara at altso eg dugikki odli at síggja hví tveyoghálvfems komma fimm milliónir eru so ræðuliga intersanttal ko akkurát skal t rakua tað tal meni annars vil eg siga tað at ein ein fíggjarlógar viðgerð og tað sama tá eiman viðger játtanarkarmar at tá blívur tað líkasum eitt øgiligt kjak u og mann velur tey bestu tølini sum passar til ein sjálvan at bera fram og tað ljóðar næstan sum mann man ætlar at stýra við tí altso eg haldi at fíggjarlógin vísir øgiliga stóran mun úrsliti av tí sum mann annars ger í øðrum tingum altso vissu vit vilja spara á almannaøkinum til dømis so gera tað ikki við at bara seta lægri tal á á fíggjarlógini so mugut gera nøkur tiltøk sum sum sum gera tað bíligari og tað sá so aftur á fíggjarlógini tí haldi eg raðfelgjan er ofta øvugt eg haldi ikki at tað er fíggjarlógin sjálv sum sum stýrist nógv men ta ur meira hon bara vísir hvat kostar nú tað ella hvat sparir tað sum vit annars hava gjørt hharra formaður hhetta fer so í fíggjarnevndini ú var framsøgumaðurin fekk hann forfall so so hann er ikki ikki her í dag men men sambandsflokkur fer so sjálvandi at geva hasu her eina góða viðgerð har takk fyri
ja takk fyri henrik goldførarin og viðmerki
ja takk eg eri púra samdur við helgi abramsen at han sigur at at vist mann bara siga atso n endaði tað galið og eg hevði ein nokk so tíðligaria mistanka um at helgi abramsen bleiv ikki o ikki so gamal í sessur nar úti tí hann háttaði seg til at siga at alt bar ikki til og tað er nakað tíð altso saman við fólkaflokkinum kanst tú ikki siga at at alt ikki ber til har er tað tað at tað er líka mikið hvat o ger tað skal bera til og brúka pengar til so tað hevði eg mesta kom øgiliga leingi og og tá kemur ikki víðari við tí altso einsta tað sum sum øll hava upplivið tað veit av áðrenn at tá ið fólkaflokkurin situr á kassanum so er tað undirskot tað blívur ikki undirskot yvirskot við fólkaflokkurini á kassan líkamikið hvør persónurin er og tí er tað viktigt at tnntann flokkurin situr aftan fyr ann stóra flokkurin klárar at halda standa og tað har var helgi rættiliga einsamallur haldi eg eg haldi han var rættiliga einsamallur í tí at at alt bar ikki til
ja so er tað helgi abrahamsen
harra formaður eg vei ikkihvat su vte siga eg eg má bæði takka takka fyri rósu tað persónliga men eg ætli mær annars ikki at leggja meg so nógv út í kjakið ímillum javnaðarflokkinum og fólkaflokkinum hvør hvør er betri tlla vai til at stýra tað tað burdu tey klárað sínámillum øh men tað at at vit gjørdu rokado í í sambandsflokkinum í landsýrssestinum hevði nú ikki akkurát nakað við við tannspurnigin at gera tað tað má eg so hvussur siga takk fyri
ja so er tað elspett mersedres gunlete
ja takk fyri harra formaður øeg ætlaði bara líkasum eisini koma við tí vinklunum at tað la øgiliga nógv á láni tá vit komu til tað var ikki bygt øll tay seinast fýra áðrenn tá tey komu til at byggja heim til fólk við serligum avbjóðingum og tað hava vit so sett í gongd og tað kostar og tað kostar nógv og tað fer eisini kostað nógvur rakstri visi mann vil tað so kostar tað men samstundis so vænti eg bæði helgiabranssen og eg minnast til ati tá ið eg sat sum landsstýriskvinna teir royndi eg at gera nakrar sparingar og tað vísti eg at tá ið tað kom her í løgtingið so hevði mann hug at venda reyv altso mann var næstan eg skál ikki skræddir sundur men altso tað kom ikki væl við og tað vara ikki stór undirtøka fyri tá ið mann royndi at at stramma eitt sindur í takk fyri
er fransen
harra formaður tað er eingin ivi um at tað liggur nógva láni tað er øgiliga nøgv ting vit kunnu hugsa okkum at gjørt men tað er at tað er balansi vit skulu bæði eina fíggjarstýring og byggja landið út og tað er at avmarkað hvussu nógvir pengar kunnu brúka so tað er fínt at vit gera nøkur heim til tey sum han brúk fyri tí og tað er fínt at gera nógvi onnur ting vit kunnu bara ikki gera meira enn enn tað fíggjarliga rásarúmið røkkur til og tað er har vit ikki fáa fólk at skilja hvørki politikarar ella vanlig fólk at hann má haldast aftur sjálvt um tað liggur nógvar lánir sjálvt um man kundi hugsa sær bæði eitt og annað tí vit kunnu ikki gera meira og vð tað rátir tað er tað stutt at langa men men altso nøkur ting skuldu gerast og og eitt herat rasjonaliserað øki onum sovorðti ja tað er ikki populert men tað má gerast takk fyri
ja takk so er tað viðmerking frá pállareyn á tykkum
ja takk fyri forkvinnan ja eg haldi at ein part av tí sum skínur ígjøgnum er at at tað er ringt at síggja at hetta er ein stjørn sum arbeiðir vit hoyra helga abrahamsen sum greiðir frá sær og sínum virksemi elsbeth mercedes gunnleysaftur sum er viðmerking til helga abrahamsen greiðir frá sínum virksemi men tað er øra trupult at síggja tann reyða stráðin hjá hesum landsstýrinum sum ein stjørn sum hevur ein politikk sum hevur ein boðskap vegna tey øllum og tað haldi eg er ein veikleiki tá tað kemur til spurningina um at tey átøkini sum mann skal gera frá betri úrsliti so er samd við høvdu avransin eg haldi at tað er øgiliga veikt orða at siga at mann skapar at gera átøk fyri tretivu milliónir krónur hví akkurát tretivu milliónir hvat byggir tað á og hví er tað rættari at hava eitt hall upp á tveyoghálvfems milliónir inn at hava eitt hall upp á hundrað og tveyogtjúgu milliónir takk fyri
ja takk helgi abransen ger so væl
jar frú forkvinna hnei tað er sjáleði mær at tá nú loyvi eg mær at vísa á nøkur ting sum eg haldi eru galin sum vit eiga at rætta uppá men sjálvandi tá mann er partur av samgongu so ein partur av samgongu so er man metábyrgd av tí politikki sum viðer førdur taða ikki skilja soleiðisnar at at eg royni at trýsta tað er o nakað annan vit vit hetta er okkara politikkur vit vit hava øll ábyrgd av hasum her eg vísi bara á nøkur ting sum sum eru trupul tí at tá ið tíðirn ar so góðart at er í dag tá skilir eingin at okkurt má bíða og tú ikki ráð til alt tað er ein trupulleiki tað var ein trupulleiki hjá undanfarna samgongu og tað er ein trupulleiki hjá hesari samgonguni vit klára ikki at standa ímóti trýstunum og so fær tað bara og tí noyðist mann at hyggja eftir hvat kann mann gera áðrenntað gongur galið takk fyri
ja takk biljustinussen ger so væl
takk fyri helgi abramsen vísti á vøksturin í útreiðslunum og har taldi hann ikki samhaldsfastað uppí samhaldsfasti vaks úr tvey hundrað og áttaogtrýss upp í fimm hundrað og áttaogtrýss milliónir undir seinastu samgongu tað vil siga at seinasta samgonga legði ein eyka skatt á føroyska skattaborgaran ogá vinnulívið upp á trý hundrað milliónir hetta er ein útreiðsla sum liggur úti í samfelagnum sum er krógvað tá ið vit tosa um fíggjarlóg men tað liggur ov órógvar og ger tað at fólk eru í í stóran mun misnøgd við at hava for lítið eftir av hvørjari vunnari krónu hetta er eisini ein av teimum avbjóðingunum sum alla liggur og trýstir undir tað sum helgi abrabsen var inni á at at øll seta krøv og og ynskja at fáa betri umstøður so víðari tað er hetta r ein av trupulleikunum at mann útholaði tann skattalættan sum varð givin frá ellivu til fimtan við at leggja so høg gjøld á
ja takk helgi abbramsen gerst tú
frú forkvina ja altso eg eg tumi kkinn á handan spurningin tí at mann kann diskutera út úti óendaliga hvat eigar a teytjas við hvat teir ikki teljast við men eg er eg skilji væl argumentið hjá biljustinussen fyri at samhaldsfastur altso hvat er skattur tað eri royndi vera ein skattur alsgjaldið tað er eisini ein skattur altso tá tú skaltbetala so nógv prosent av hvørja inntøku tú fært so er tað so ella so ein skattur so og og kassin tað fer í altso ja er tað tá pengar sum verður ttá pengar brúktu í tí kassanum er tað so ikki eisini rakstur av av samfila líkasum landskassan útreiðslur er tað og og har er nógv ting so so tølini er ikki so einfald at mann bara kann bara kann men nú vísti eg bara bara hesi tølini sum sum standa í roknskapinum fyri landskassan á fíggjarlógini men har liggur nógv annað uttanfyri og pillistinsen púra rættur tí at at at mann kann mann kann gera tað upp á øgiliga nógvar mátar og og fáa øll øll møguliga at sluppa urturúrtakk fyri
ja takk næsta røða er pollareyna tykkum
lombin er komin tey fyrstu og sóljurnar eisini á veg øh so tað tað er nógv sum báðar um um betri tíðir so eg haldi at yvirskipa so eiga vit ikki at lata alt ov illa at vit eiga ikki at boða og dapran boðskap til okara fólk tí tað hava tey ikki

tað eri tá eg tá eg bleiv valdir á ting fyrstu ferð tey sjálvandi nógv ár síðan eftir hondini tá var ein av stóru avbjóðingunum at roknskapirni vórðu ikki dagførdir tað vil sigat vit vistu í veruleikanum ikki hvussu fíggjarliga støðan hjá landinum var eg haldi tað var eini seks sjey kanska endað átta roknskapur aftur út so so løgtingið kundi samtykkja seg galið sum tað vildi mann hevði ikki anilsi yvir hvø hvussu fíggjarliga grundarlagið var undir undir tí arbeiðinum sum sum løgtingið skuldi gera so tað var eitta av teimum fyrstu tingunum sum tað távarandi fullveldis landsstýrið fekk fekk í lag tað var at fáa roknskapirnar dagførdar soleiðis haðman visti hvør fíggjarliga støðan hjá landinum var tað ver mann so fini up á pláss tað var eitt stórt síðan hevur mann fingið játtanarkarmarnum seinni sum í tvey túsund og níggjuras sum skuldu hjálpa stjórni í landinum til at at hava ein ein haldføran politikk undir seinastu samgongu tá innførdu vit eisini búskapargrunnin sum skuldi vera enn eitttól til at kunna konjuktur javna við og eg haldi tað eruliga týdningarmikið at halda fast í at at tað er neyðugt at konjukturjavna hjá politsku skipanini tað vil siga at at vit onkursvegna tá ið tá ið tað sær út til at ganga eitt sindur verri í samfelagnum so hevur mann frá almennari síðu so mikið a pengum at gera gott við at mann kann royna at at seta ferð á á hjólini hinvegin eiga vit eisini at royna at halda aftur tá ið tað privata koyrir øgiliga væl so tað er viktigt at hava fyri eygu at hava konjuktur javnan við so er spurningurin um fíggjarpolitisk regluverk sum framsókn hevur lagt fram í hesum umfarinum tað kundi eisini verið eitt amboð til at at hjálpta okkum at at hildu stýringina men í veruleikanum í veruleikanum so haldi eg ati at sjálvt um alt tað kjakið bæði er áhugavert og viðkomandi so haldi at skulu vit finna verulig svar ella loysnir uppá støðuna so mugu vit also fiska á djúpri vatni vit mugu hyggja at fortreytinum í føroyskum politikki tí trupulleikin hann er eftir mínum tykki sjálvandi politiskur men hann er meira strukturellur ella bygdnaðarligur enn hann er tøkniligur el ella ella tekniskur tí vit hava í føroyum í dag í stóran mun ein keypog sølupolitikk og í minni mun ein hugsjónarpolitikk tavisia vsum flokku ikki klára liverað eitt ella annað rímiliga ítøkiligt so hevur tú lítla so hevur tú lítla vón um afturval og tað setir eitt ótrúliga stórt trýst á á á politisku skipanina alla somlutíðina at vit skulu levera helst í ítøkiligum verkætlanum tað nyttar einki at borðreiða ein ein ella tað nyttar einki bara at borðreiða ein ein hugsjónarligan politikk sum er sum eru greiður og yvirskipaður vit noyðast ofta niður í smálutirnar sum sum sum sum stjórn fyri at fáa undirtøku fyri okkara politikki øh og eg haldi at tað eru kanska fýra orsøkir til tað sum eg síggi tann fyrsta og eg haldi tað mest avgerandi tað er ríkisfelagsskapurin sum púra greitt ger tað lættari hjá summum flokkum at keypa veljarar tað er øgilia einfalt ríkisfekunnu altíð siga at vit hava meira pengar at gera ta útvið vit hava meira pengar at geva tykkum eg veit ikki um tað er eitt eitt eitt ærligt signal men tað er hvussu eit øgiliga týðiligt signal til dømis kann sambandsflokkurin altíð yvirbjóða meg teir kunnu altíð siga tað at omma danmark hon kanst býta meir í kassan um sambandsflokkurin ikki dugir nóg væl at umsita pengarnar og soleiðis eigur einki samfelag at virka nútíman samfelag at virka at at at tú kanst sleppa tær undan ábyrgdini ot fáa onnur av spítu kassan eitt eitt annað element haldi eg í allari allaridiskussiónini um játtanarskipan er val skipanin sum vit hava tí valskipanin sum vit hava í dag tað eina valdømi hon flutti eftir mínum tykki ábyrgdina at lesa landið tað at duga at síggja hvat rørir seg her og har í føroyum flutti tað ábyrgdina frá flokkunum til hvørt einstakt tingfólk og harvið blívur hvørt einstakt tingfólk tyngri enn flokkurin sum tað umboðar tað haldi er tað haldi eg er ein óheppin gongd sum sum sum hevur skapt sjálvandi betri rásarúm fyri at vera tín egni tingmaður men ikki neyvendvís til at vera tað tann liðleikarin sum tann liðleikarin sum politiska skipanin leggur upp til við at hava flokkar so haldi eisini at at miðlarnir sleppa ikki heilt undan í øllum hesum her kjakinum tí miðlarnir gera næstan altíð nógv burtur úr teimum sum onkursvegna líkjast burturúr ongantíð betri man er ótrúgvir ímóti síni egnu samgongu so fær tú nokk av uppmerksemi nokk av rúmd miðlarúmd og og tað ger so sjálvandi eisini tað at at trongdin til onkursvegna sjálv profilerað seg fremja ósemjur inni í einum samgongu blívur størri og størri og forðar fyri at mann ger haldførar semjur tað vil siga at mann ger semjur sum halda upp á sigt ikki bara inn í einum samgongu men eisini millum samgongu og annstøðu og so haldi eg eisini tað at skipanin sum vit hava í dag har sum vit hava havt í hvussu ta síðstu tíðina rættiliga fyri ike at siga øgiliga smalað samgongu vit upplivdu tað í samgonguni frá fimtan til nítjan at tað var ein øgiliga samgonga sum kanska viðhvørt reyð á um hon hevði meiriluta ella ikki og vit uppliva akkurát tað saman við hesari samgonguni vit hava havt fleiri fleiri umfør har sum vit hava sagt sæð tingfólk boða frá at tey taka bara støðu í málið í málið frá málið til mál og tað er sjálvandi er tað ein veikleiki í politisku skipanini sum sum ger tað at mann lættar mann lættari ferð inn á eina kós har sum hvør einstakur sær sjálvum ræður og kann selja seg fyri ein so høgan prísum til ber og tað gagnar ikki heildarpolitikkinum hjá landinum so tað haldi eg haldi vit sleppa ikki undan at viðgera ta samlaðu støðuna vivíkjandi játtanarkørmin tað verður seg bæði hjá kommunum og landið uttan at vit eisini hyggja eftir hví er støðan blivin soleiðis sum hon her vit kunnu sjálvandi ikki renna undan at mann sum stjórn má hava ábyrgd av tí sum mann ger altso tað tað tað sigur seg sjálvt eg eg ímyndi mær ikki ella mann eigur ikki at kunna bjóða seg fram at verða stjórnarberandi og ikki hava ábyrgdna á politikkinum tí tað er eigur at vera ein konsekvensur í tí at hevur tú ábyrgdna av politikkinum so kann tú ikki sum jákup mikkelsen var her uppi íá hani og líkasum pástanda men he vi onga ábyrgd av av politikkinum mann hevðir hvussu onga ábyrgd av úrslitini visum tað visum tað visti tað var o tað sigr ikki sjálvt altso vit kunnu iki havaeina skipan eina politiska skipan har sum tað ber til at siga at ókey gamal í stjórnu e men eg havi ikki ábyrgdna av sum altso tað ber snógt sagt ikki til og tað kann bara bera til í einum heimastýrisbúskapi einki land í heiminum sum veit at mann hevur evstu ábyrgdina v samfelagnum kann siga tað at ókey við stjórna kanska í dag men vit hava ikki ordiliga ábyrgdina av hesum tað ber eg sakk sekkin til og tað eigur ikki at bera til tí tað er ein púrasta óverulig støða øll vita tað út frá sínum egnu húsarhaldi at tað eru vit sum húsarhald sum hava ábyrgdina av at hetta her kemur a hanga saman og tað eiga vit sjálvandi eisin a hava sum samfelag

sjálvi játtanarkarmarnir hesi ferð eg haldi eg má siga tað ati at soleiðis sum amboðið er blivið soleiði sum tað var ætlað var tað ætlað sum ein kontrakt millum samgongu og andstøðu um at siga hetta her er teir karmarnir sum vit hava næsta ár og allarhelst hvussu er nakað bindandi fyri tey komandi árini men soleiðis síggi eg han sletts ikki tað og eg máis siga tað at samgongan kanska er tann skjótasti parturin at at at renna frá teirri avtalu sum mann sum mann ger ella tí tí karmin sum han leggur fyri fyri dagin vit síggja eisini longu nú vit í koman í aprílmálanir fóra at viðgjera eina eykajáttanarlóg um um eina lítla løtu at mann hevur ikki ta neyðugu virðingina fyri fyri játtanarkarminum og tí haldi eisini vit mugu sum flokkar antil mugu vit gera upp við um hetta her nakað eitt amboð sum vit vilja brúka ella ikki omm visstsu mit vilja brúka tað so eiga vit eisini at leggja tann álvaran í sum sum sum sum tað var ætlað nettupp at tað fungerast sum karmar sum ikki bara eru okkurt vegleiðandi skjal einaferð í aprílmánað men sum er eitt bindandi skjal fyri árið sum kemur takk fyri forkvinna
ja takk her eru viðmerkingar helgi abramsen ger so væl
øh lat meg byrja við at siga at eg var ikki samdur við pollarenatigvur at sigur tað at sambandsflokkar kunnu bjóða meira enn loysingarflokkar tí tað mann fylt við í politikki síðstu nógvu árini so vit má sæð tað at tjóðveldið hevar so ikki stýrt sum um at tey ikki høvdu blokkin tey hava brúkt pengarnar so so har blívur so eingin munið tað irsteit annars dámdi mær øgiliga væl í røðuna hjá honum og hannbyrjaði øgiliga positivt og eg haldi at eg skilji væl at mann sum andstøður hevur hug at at harta samgonguna og alt hetta her og og og og brúka stór orð men tað er øgiliga umráðandi sjálvandi eisini at vit ikk taka ímóti frá fólki vit hava hóast alt tað blómandi samfelag vit hava nøkur ting sum riggar væl og vit eru ikki á falitt men e ri púra samdvið pollareynatúgvu at vit hava nakrar bygnaðarligar avbjóðingar sum vit eiga at taka upp undir øllu umstøðum so har haldi a vit eiga og og eg havi ofta tosað íð pollarenatigvu um eftar her altso tað ev ari øgiliga gott vist v kundu funnið breiðar semjar semjur um nøkur grundleggjandi tingvið hetta samfelagið soleisinar at vit vitfáa eitt betri samfelag framvygis takkfyri
ja takk pálla reynandi hvør ger so
ja takk fyri forkvinnan og takk til helga abramsen ja eg haldi tað er týdningarmikið at vit ikki tosað fólkið í svart tí tað er eingin grund til tað hvit hava vit hava eina eina skuld sum kanska er tjúgu prosent av av brututjóðarrivurtøkuni og tað er ikki k tað er ikkitað er ikki nøkur katastrofal støðuga men hinvegin minnist eg eisini tá eg kom inn í politikk visi minnis rætt so eru tað trý hundrað og trýogtjúgu milli ónir krónur í landið betalti í rentum og tað er ein søga sum eg haldi avgjørt ikki er at eftirhapa altso vit hava øgiliga v tær pengarnir eru øgiliga nógv betri brúktir vistu vit kunnu brúka tær til skilagóðan rakstur ella skilagóðar íløgur heldur enn at betala tær út í rentum til onkran útlendskan banka ella ta hvat skal vera so so vit mugu hava tað sikti fyri eyga alla tíðina kanska eisini tí at tann føroyski búskapurin er so sveiggjandi sum hann er at vit mugu ongantíð hava eina eina ov stóra skuld og eg haldi sjálvur at tað r verið eitt sindur forlætt tey seinnu árini bara siga ja vit læna okkum bara til til pengarnar takk fyri
ja takk høgni hoydal ger so væl
frú forkvina mær hóaði øla væl røðurnar hjá pállarenatigvu bæði tað at sjálvandi skuldu vit ikki geva fólki ta fatan nú at at at hóttafalsstendir fyri durun tí vit eiat vit hava eitt ríkt samfelag tað er bara ein spurningum neftir um í ta politisku stýringina men so nevni hann eisini hett her við at vit at vit spæla á so ymsum vallum í í føroyskum politikki fíggjarkarmarin skuldi gjørt semju hoyrdi jagud mekkesen tosaði um tað tað er tað sum endamálið fígjarkarmin fár eina semju longru fram millum flokkarnar tað vísir so ikki at vera so og so hetta við bara spyrja pollarenatúgvu at um øvdu høvdu vit ikki skorið bloksstuðul og ikki frystan seinast su vit hav blokstuvum hevði kanska verið eina komma seks eina komma sjey milliard útag og øll tey árini frammanundan hvussu heldur pollarenatrúgvu at at støðan hevði verið í føroyska búskapinumum vit ikki framdu ta gerðina
ja takk pálla reyna tygvu ger
esvætakk fyri forkvinnan eg ivist ikki í at tað er ymiskt sum vit síggja akkurát handan spurningin í í løgtingi men eg eri púra sannførdur um at atviðábyrgdini veksur eisini ábyrgdarkenslan so so eg dugi bara at ímynda mær hvussu ússaligt úrslitið hevði verið við sog vit framvegis høvdu ein eina heildaveiting sum var uppa eina komma scekstan eina komma átta milliardir ella okkum líknandi tað er einki ivasí tað gongur sjónfyri søgn at at saman við ábyrgd so vaksa fólk blíva meira ábyrgdarfull og tað saman heilt frá barnspanni av vit kunnu forkela børn út av nálini tey blívu ikki betri samfelagsborgarar teirri orsøk tvørturímóti so hava tey brúk fyri at at kenna egnu ábyrgd av sínum egnum lívi takk fyri

takk fyri fólkina eg haldi at tað var ein áhugaverd røða ja mann hevur ábyrgd fyri tí sum mann leggur fyri dagin og stjórnin hevur tað evsta ábyrgdina fyri at stýra skynsamt eg haldi nevniliga ikki at tað er rætt sum nøkur ella okkurt samgongumboð fór teg fram í breddanum í morgun at tað er veljarin sum velur at vit skulu brúka so nógvar pengar at tað er veljarin sum krevur at mann brúkar allir sær pengarnar og tí eru vit tíverri enn tey sum vit eru við einum undirskoti altso tað er ikki veljarin sum situr og brúkar pengarnar her inni ella í landsstýrinum tað eru politikararnir tað er stjórnin sum avger hvar pengarnir skulu brúkast og hvussu skulu brúkast og hvussu skal raðfestast og leggast til sýs takk fyri
ja sakt pálla reynatúgvu ger so væl
fyri forkvinan og takk fyri viðmerkingina ingilín didrerksen strøm nei tað haldi eg tað er ein tað er tað er ábyrgdaflýggjan so e tað forslær at visti mann roynir at geva veljaranum skyldina fyri fyri standin í samfelagnum altso mann kann ikki bjóða seg fram at stjórna einum samfelag og so siga at tað er onnur sum hava ábyrgdina tað gongur ikki veljarin kann sjálvandi krevja og leggja sítt trýst og vísa sína ónøgd ella vísa sína nøgd men tá ið tú hevur valt at taka róður í hond tá tú hevur valt at stjórna á skútuni so mást tú eisini liva upp til ta ábyrdina sum fylgir við og eg má siga sum eina lítla viðmerking til helga abramsen eg haldi faktiskt sjálvtum eg er ikki altíð at vera nøgdur við tjóðveldi í stjórnu heldur ikkita ð eg sjálvur hava sitið sum partur av stjórni so haldi eg at samlaðu úrslitini tey árini hava faktiskt stettiski verið heilt á leið tey hava faktiskt verið rímiliga góð vist te skjólið skal siga tað
ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna eg hugsi bara tá mann tosar um at hava fíggjarpolitisk eftirlit og annað so hava vit í grundini nokk so nógv eftirlit longu sum er og vit hava allatna eftirlitið í hvørjum øðrum sum politikarar og tað er ein skipan sum sær út til at virka væl við so samanbera føroyar við onnur lond hvar ið vit hava eina lutfalsliga nógv nógv lægri skuld enn lond onnur lond í europa er tað neyðugt við við við strangari teymum tá ið tað hevur víst seg at vit við verandi skipanum hava betri kontroll á okkara búskapi enn onnur lond í europa
ja takk pálla reyna tykkum sær so væl
takk fyri fólkunum góða spurning hjá biljubilistinussen og eygleið viðkomandi tað sum kanska kann vera tað ræðandi svarið er at at so er tað her onkursvegna at at tað er stjórnin sum ikki er nóg góður við sum vit hava øll amboðini sum biljubilistinussen sigur til at kunna stjórna væl vit hava roknskapnar greiðar vit hava játtanaskipan sum vit hava so er tað næstan bara tað politiska arbeiðið til tann politiska ábyrgdin eftir sum mann kann heingja óskilið uppá og tað átti at í hvussu svara gevur summum flokkum tankar til reflektión takk fyri

grundleggjandi so haldi eg ati tá ið vit tosa um haldføri so gera vit ein stóran feil og tað er tað at vit bara tosa um almenna búskap hvat hevur týdning tá ið illveðurbrestur á fyri okkara búskap hevur tað ikki minst líka stóran týdning at privat húsarhald og vinna eru væl bjálvaði til at taka ímóti fíggjarligum nosum sum tað at tað almenna hevur postrað seg við pengum sum tað hevur tikið inn frá vinnuni og frá tí privata jú meiri pengar vit taka inn og leggja til síðis í almennum kassum tilsvarandi minni pengar hava vinnað og privat tí vit hava tikið tað inn frá teimum og tilsvarandi er vinna og privat verri fyri at møta fíggjarligum illveðrum tá ið tey koma og tí haldi eg at vit stara okkum blind í at gera landskassan haldføra eg haldi at vit mugu tosa um okkara búskap sum eina stóra heild tað vil siga bæði landskassi kommunur men fyrst og fremst fólkini í hesum landinum og vinnan í landinum fyrst og fremst tey mugu hava umstøður og karmar soleiðis at tey kunnu hava nakað standa ímóti við í ringum tíðum og visu vit hyggja búskaparliga nú verður sagt í bestu tíðum hava vit undirskot á fíggjarlógni altso tað nerva meg yvirhøvur ikki um vit liggja og snara um nullo í nøkur ár um vit afturfyri fáa nakað sum hevur størri virði og tað størri virði haldi eg vistu vit nú taka til dømis tvey túsund og tveyogtjúgu tvey túsun ogtrýogtjúgu sum eru teir karmarnir sum viðgera fyrií næsta ár so hava vit eitt yvirskot á fíggjarlógini upp á fýra hundrað og sjeyoghálvtrýss milliónir áðrenn vit eru farin at viðgera løgur

útbyggja samfelagið so nógv sum vit kunnu meðan vit hava møguleikar til tað vit eru á einum aldurkambi sum vit kanska ongantíð fyrr hava verið í føroyum hvar ið vit síggja eina óvanliga ein nóvanligan fólkavøkstur og skulu vit lofta hesum fólkavøkstrinum skulu vit gera tað liviligt hjá øllum teimum menniskjunum sum koma afturat hvørt ár skulu arbeiðspláss vera skal tað bera til at búgva í útjajarinu í føroyum so mugu vit sum samfelag spenna okkum ordiliga fyri og spenna báðan hart byggja tunlar útbyggja heilsuverkið útbyggja almannaverkið útbyggja skúlaverkið so vit eru før fyri at halda fast um hendan fólkavøksturin tá ið vit komu til í tvey túsund og ellivu tá bleiv ein bóklingur givin út sum at eygsitt føroyar tað snúði seg um at føroyingar flýggjaðu úr føroyum og tað vór ein tendensur sum var galdandi í øllum norðralondum at fólk flýddu úr teimum smáu plássunum til stórbýir vit settu ein politikk í verk sum snúði seg um at her má vend koma í og vit settu nakrar kraftíðar skipanir í verk sum gjørdi tað at tað kom vend í at føroyingar sum til dømis høvdu valt at búgva í norra og aðrastaðni tí tað var ikki livligt her vegna skattatrýst valdu aftur at búgva í føroyum fólk við høgum lønum komu aftur til føroyar at búgva vt haldu skatt í føroyum og vit fingu yvirskot eisini í tí almenna kassanum vit fingu yvirskot í fólkatalinum og vit fingu alt tað sum var tømt fyltist tí haldi eg vit skuldu halda fast um hettar tí gangi eg so høgt upp í at vit nú meðan vit eru á aldurkambunum at vit byggja tunlarnorðurumfjall at vit byggja fámjinstunnil at vit útbyggja landssjúkrahúsið klaksvíkar sjúkrahúsið at vit byggja glasir o miðnám á kambsdali jú neyðmet at vit spenna okkum forð soleiðis at vit hava grundarlag fyri at halda fast í tí fólkavøkstri sum vit nú síggja og tað gjørdu vit longu frá fyrsta degi vissu vit hyggja í tølini so síggja vit tað at tað fyrsta árið høvdu vit ein útreiðsluvøkstur upp á tíggju komma tvey trý prosent og tað er fyri sovítti bæði ófólkaligt ómoralst og óhoyrt men í míni verð var tað rætt vit søgdu vit geva pensjonistunum grundarhupbatna aftur sum undanfarna samgonga tók frá teimum tveyoghálvtrýss milliónir vit gera tað so at tað skal kunna loysa seg at arbeiða sum pensjonistur og betaltu kanska upp ímóti hálvtrýss milliónum áupp ímóti tretivu milliónum upp á ta kontíðina og vit hildu okkara lyftir um at partur av samhaldsfasta skuldi vera skattafríur tað kostað kanska aðrar hálvtrýss milliónir so einar hundraðogtjúgu milliónir brúktu vit bara fyri at tað skuldi vera gott at vera pensjonistur í føroyum hvat høvdu vit hoyrt um áðrenn jú vit høvdu høvtu fátækravága og hvørji vóru tey sum vóru fátækravága jú tað vóru serliga pensjonistarnir sum ikki høvdu ráð at fylla oljutangarn tað gjørdu vit nakað við beinanvegin frá fyrsta degin ein borgarlig samgonga frú forkvina tí haldi eg at gongdin hevur í grundini verið heilt fantastisk og it skuldu halda fast um gongdina tað skuldu strukturbroytingar til eg eri púra samdur um tað at vit skulu ikki til av við at tíðir hava undirskot á fíggjarlógini sjálvandi kann mann ikki tað so so so skramblaði jú kortini sín sama tað sigur seg sjálvt vit hava fingið eina framløgu frá stjóranum í almannaverkinum sum eg haldi er ein unikframløga hann greiðir frá hvussu tað ber til at gera broytingar í almannaverkinum so tað ber til at spara masivft í størvum men tú mást gera nakrar íløgur fyri at fáa tað gjørt almannaverkið veksur við ferð tí vit blíva fleiri og fleiri og tað blíva fleiri fleiri eldri og tað blíva fleiri og fleiri brúkarar tað fáa vit einki gjørt við men so mugu vit eisini vera viðlig til at gera tær íløgur sum ger tað at tú fært ein rationellari rakstur millum annað tað gera vit við at játta pengar á á løvu síðuni til at byggja stovnarfirði so at tú fært ein rationellari rationellari rakstur og tað er innanfyri fleiri slík økir at tað ber til at gera skilagóðar loysnir sum eru við til í framtíðini at tryggja ein bíligari rakstur

eg haldi frú forkvinna at vit skulu vera varin við at hótta til dømis alivinnuna við at kemur ein minsta samgonga til afta næsta val so skal alivinnan rokna við eina rokning upp á trý fýra fimm hundrað milliónir afturat eg haldi tað er altso tað ger ein sovorðnan skaða fyri okkara búskap fyri tey fólkini sum ganga undan at skapa gróðrarbotn gróðrarlíkindi í okkara samfelag tað skaðar at hótta við at koma við einari rokning tey næstu komandi árini altso tað undrar meg eitt sindur at mann sigur at alivinnan hevur risað avlop og tí eru nógvir pengar at fara eftir har samstundis sum hann sigur at landskassin hevur stór hæll alivinnan hon ger íløgur vistitú tekur bakkafrost til dømis so hevður bakkafrost eitt úrslit vey túsun og einogtjúgu o átta hundrað milliónir og teir gera íløgur fyri eina komma sjey milliónir eina komma sjey milliard í í ár tað vil siga at tey bæði tingini samanlagt gevur eitt hall upp á níggju hundrað milliónir og so sigur mann mann skal fara eftir pengum har samstundis sigur mann landskassan hevur hall tí at sjálvt um vit hava yvirskot á rakstrinum so hava at undirskot við íløgunum hví sigu mnn kki alivinnan hevur undirskot ið so telur íløgurnar uppí ella hví sigur mann iki at landskassan hevur yvirskot vist tú ikki telur íløgurnar uppí hatta er manpolatión veruleikin er tann at tær íløgurnar sum landið ger hava akkurát líka stóran positivan týdning fyri búskaparvøkstur í almennu kassanum sum íløgurnar hava fyri eina privata vinnufyritøku tunlarnir gera mobilitetin betri flytføra arbeiðsmegi betri gera tað at tað fer at kasta meiri av sær í landskassan tað sama gera heilsuverkið á almannaverki at fólk blíva skjótari frísk koma skjóta út á arbeiðsmarknaðin skjótari far at tjena pengar og skjótari betala pengar í landskassan soleiðinr skulu vit hugsa ogtí haldi at vit skulu ansa eftir vissu aksel johannesen fer út eftir fýra fimm hundrað milliónum frá alivinnuni um eitt ár so fer alivinnan at gevast við at gera tær stóru íløgurnar sumtey gera so fara tey at hyggja aðrastaðni og vit fáa eina beintøvugta reaktión av tí sum vit síggja í dag hvar vit hava eina alivinnu sum er við til at byggja land er við til at gera kempistórar íløgur sum kasta av sær í øllum liðum í samfelagnum og sum hava verið við til at lyfta okkara samfelag inn í fremstu røð sum vit eru í dag og at betala leiður fyri firðirnar tað gera tey sanniliga vit taka tøkugjald frá alivinnunivit og tey betala vinningsbýtisskatt og og allar møguligar aðrar skattir tey betala í dýrum dómum til heilsufrøðiliga starvsstovuna hvat annað weid altso tað er bara ein vinarlig áheitan frú forkvinna at mann ansar eftir at mann ikki ger skaða á tað sum í veruleikanum er við til at halda okkum á aldikambunum lat okkum heldur hugsa konstruktivt enn at hugsa so destruktift sum nøkur gera takk fyri
ja takk russvang eina viðmerking
takk fyri eg eri samd við biljustinussen í at mann kann ikki bara vaksa um inntøkurnar tað ber ikki til tað er tær sum svinga mest tá á tá ið tað eru broytingar í konjukturunum annars blívir eg ett líta sindur forskrekt av tí sum biljustinussen sigur ha haldi hvur hvørtan tosar sum ein fíggjarmálaráðharri í heilt onnum øðrum londum altso orsøkin til at vit hava so høga vælferð í norðra londum er tí at vit hava havt nakrar fíggjarligar meginreglur sum vit hava hildið okkum til tað sum tað sum biljus tinesen tosar um tað er akkraðsum vit skulu leggja okkum í selan lat okkum brúka í botn at tað so verða komandi ættarlið sum koma at betala balla tað fyri halda vit okkum ikki til í dag meðan
ja takk biljustinussen
altso frí forkvinna eg haldi ruth vang tekur alvorliga feil altso hon starir seg øgiliga blind upp á tað at tað stendur eitt lítið minus framman fyri onkur tøl vit hava ikki nøkur dundrandi hall í hesum árum vit hava nøkur smáhall í fjør høvdu vit forrestin yvirskot upp á hálvtan hundrað milliónir so at og skuldið tann almenna skuldin í føroyum er nógv minni enn hon er nakra aðrastaðni í íslandi er hon fýrs prosent av btu í danmark er hon fjøruti prosent av btu og í miðal í europa er hon hálvfems prosent av btu í føroyum er hon tjúgu prosent av btu men tað ljóðar á ruth vang sum um tað at hon umtalar eitt av hesum her í londunum sum hava heilt aðrar fíggjarmálaráðharrar sum hava hesi dundrandi hallini tað virkar so men vit hava altso ein sterkan so litan búskap og vit hava nógv at vera stolt av

ja frú forkvina at biljustinsen hevði eina góða røðu og hevði nakrar góðar strofur millum annað heta er at tað er ókey at vit svinga um nulli og tað haldi eg eisini sjálvandi ikki allar ævir vit skul ikki ha ei hall í allar ævir tað sum tað sum mann tosar búskaparfrøðingar millum annað tosa um er t hon brúkar hasa myndina av heingikoyggini at tað er øgiligt trýst á millum annað av demografiuni sum ger at vit nógv lond koyra við undirskotum og spurninig er um hann kemur uppaftur koma vit upp undan aftur um tíggju tjúgu ár í føroyum stendur rættiliga væl til nú í mun til nógv onnur lond tí at sum røðarin eisini vísti á so eru vit øgiliga væl fyri í mun til lond í europa japan hevur eina skuld á tvey hndrað og hálvtrýss prosent av pdu amerikanararnr er farinir upp um hundrað prosent so í mun til tey londini so stenda øgiliga væl til men mugu allantíð hyggja eftir um um hetta heldur í longra sigdnum og
biljustinussen ger so væl
ja og vist mann púra rætt sum steffan klein poulsen sigur ogvisti annhygur at demokrafiini í føroyum so eru vit eisini tað landið í europa sum hevur hægst burðaravlop tað vil siga at tað koma nýggj ung fólk til alla tíðina og tað er jú eitt tað sunnasta og sterkasta í einum búskapi fyri at hann skal vera haldføri og tað vil siga at demokrafiin er ein avbjóðing men honer slett iki líka stór sum í nógvum øðrum av okkara grannalondum og tað kunnu vit eisini fegnast um og tað í sær sjálvum er eisini við til at gera okkum meiri haldfør enn onnur samstundis so vís tað seg at føroyskir pensjonistar arbeiða longri og ynskja at arbeiða longri enn nógva aðrastaðni og samstundis so hava vit kanska í tíggju túsundalatent arbeiðspláss í føroyum sum er ikki útloysta enn tí at vit hava ikki nokk arbeiðskraft men vit hava møguleikar fyri at góðska og víðari virka eina rúgvu av matvørum burtur úr tí tilfeingi vit hava sum vit slekki komu til enn tí at vit burdu kanska verið hundrað túsund fólk staðin fyri tey fimmoghálvrýs túsund sum vit eru nú
útliting er bjørt ja takk so er tað rósa saman seg
takk fyrihara formaður øeg má líka við at koma við einari sovorðnar rættleiðing eg vet kihva siga rættleiðingr men tá tá ið biljustinussen nevnir at tað má sparast á almannaøkinum so er tað ómetaliga umráðandi at vit ikki fara út á spara upp á tænastu hjá borgaranum vit mangla eina ørgrynn av tænastu til fólk serliga tá hjá teimum standa á bílista hjá hjá sokialsku økjunum sum ikki hava fingið staðfest hvat tað feila í veruleikanum er tað meira enn trý hundrað g familjur sum ikki fáa teir tænast sum tey eiga at fáa so eg vóni at tað akurátsum tá ið billjustinussen sigur at vit skulu spara á almanna økinum so mugu vit ansa eftir hvussu vit akkurátsumsiga tað seiis fólkini ikki halda tað at fáa nakað tá tey eina ferð langt um leingi fáa tað men t einki ivaðist í at í síðsti hesin vælskeiðinim hevur almannaøki fingið tvey hundrað og fýraogtjúgu milliónir tilførdar so at tað undrar meg eit lítið sindur at tað skulu nakrar sparingar til sum tað verður sagt í onkur svarir sumlandstýrismaðurin svarar í dag so tað undrar meg nokk so nógv

ja takk fyri frú forkvinna egri púra púra samdur við rósa samelsen og tað var ikki til ætlaður visi eg segði at vit skuldu spara tað sum eg segði var vístu til framløguna hjá edvarden tað var at hann hevur víst á at tað ber saktans til at fáa ein rationellar raksur samstundis sum tað eru brúk fyri fleiri pengum til almannaverkið tí at brúkararnir blíva nógv fleiri enn mann annars hevur framroknað og fyri at hann eisini innan fyri sítt øki kann vera við til at lyfta ta uppgávuna so hevur hann víst á ð tað haldi eg er ógvuliga skilagott og tað er eingin ivi um at skulu vit halda fram við tí sum má tað vera henda samgongan sum ger tað tí undanfarna samgonga økti næstan einki um almanna útreiðslur tað er hendan samgongan sum hevur havt ein masivan vøkstur í almennum útreiðslum og vit vit reypa bara ikki av tí tað gera hini men vit gera tað
ja takk so er tað akcel ve johannesen ger so
ja takk fyri eg beyt merki í at biljustinussan segði beint nú at undanfarna samgonga hækkaði næstan ikki ta almennu útreiðslurnar ja jakup mikkelsen er sagt at vit hækkaði tað meira enn hendan samgongan so tað er vera áhugavert at vita hvør hevur rætt men tað sum eg skul siga biljustinussen eg eri samdur við biljustinussen at tað hevur týdning at vinnan og húsarhaldini bjálvar seg í góðum tíðum og tað halda tøl vísa at tey gera mentað hvur sanniliga týdning eisini at tað almenna bjálvar sæg í góðum tíðum tí sum billjustinusen segði bibillsigur at tað er fínt at hava undirskot nú í nøkur ár men kunnu ikki altíð hava undirskot vit seta undirskot tá t góðar tíðir so gongur tað heilt galið tá tað er ringar tíðir og tá ið vit fáa minni virksemi í samfelagnum arbeiðsloyssamfelagnum vistu tað almenna tá fer inn at minkað virksemi so fáa vit enn størri arbeiðsloysi og tá va fólk færri inntøkur um hendi fara vit tá at hækka skatnir so rakar tað ótrúliga meint hjá fólki og tað var vit noydd at gera ta tíðina var verri um vit brúka allar pengarnar meira enn tað tá tíðirnar eru góðar

srarndi við aksel johannesen men tað er ein vinkul í øllum hesum her sum vit verða noyd til at taka við og tað er at vit hava ein sterkan fólkavøkstur tað hava vit havt síðani tvey túsund og tólv trettan tað er við til at økja um almennar útreiðslur samstundis sum tú hevur fólkavøkstur serliga av yngri fólki so má samfelagið fylgja við og tað merkir útbúgvingar og tí møtir tú hasum har hasari mótsøgnini ella hasari hasum mótstríðandi áhugamálinum sum aksel johannesen sjálvandi so rættir inni á at mann eigur at leggja til síðis men eg haldi saktans at tú kanst samanbera tað at gera ein tunnil ella útbygja heilsuverkið ella gera ein ein flottan skúla sum glasir tað er at javnbera við at leggja til síðis tí tú framtíðar tryggja skúlaverkið heilsuverkið undirstøðukervi og sovíðari tað er eisini neyðugt fyri at tað skal verða livandi í føroyum
ja takk næsta røða er rutt vang ger so væl
takk fyri eg má siga at ideologiskt haldi eg at vit hava eitt nokk so áhugavert kjak her í dag og eg má siga sum eg segði viðmerking eisini undanfarni røðari biljustinussen miðflokkinum hann fó gi púra frá altso tað góða við eg eg royni sjálv erigivin við at deskutera nerta trý komma fimm ella trý komma fýra ella trý komma sjey eg haldi eg eg billi mær inn at tað gevur als ikki meining fyri veljaranum men tað sum tað er úttrúgv fyri er at vit hóast alt eru nokk so samd um hvat er góðar góður fíggjarpolitikkur at vit skulu miða eftir at hava ein rakstrarvøkstur upp á eini trý prosent gott tað at vit skulu hava nokk so javnar íløgur yvir yvir tí og ikki hava for nógv útsving í tí og so hava it miðflokkin

aso í mínari verð lógar tað sum vit skulu bara nú eru vit í ball og lat okkum snjóta tað lat okkum leggja okkum í selan um morgunbal hetta er eitt morgunbal og eg rokni við tað er sjáldan at tey sum eru í morgunbal eru tey sum rudda upp dagin eftir og eg haldi at hetta er eitt fíggjarligt morgunball vit hava nú sum vit lata komandi ættarlið gjalda eg veit ikki ordilia at eg havi altíð ringt við at plasera miðflokkin men visti hann var ein vinstra flokkur altso so so skilji eg væl tað altso og tað er eisini tað sum er eitt sindurtað sum vendir liðvendur upp í føroyum í hvussu er í løtuni men vanliga er tað soleiðis at flokkar vinstrumenna miðjuna teir leggja ikki í um tað almenna veksur og veksur og veksur jú meira ella jút størri tann almenni búskapurin er jú meira liggur í almennum hondum jú meira hevur mann at at flyta runt við og umfordeila við har sum vit liggja høgru menna miðjuna eg í hvussur havi trúð upp á at mann sum borgarligir politikarar fyri tað fyrsta vænta mann av borgarunum at hann hevur skil í sínari økonomi og vissi eg loyvi mær at vænta av borgarunum at hann hevur skil á sínum fíggjarligu viðurskiftum ja men so má eg sum tað fyrsta tryggja at tað er skil í almenna búskapinum pluss tað at mann sum borgarligur politikarar hvussu sigur seg umhugsa fyri hvørja einastu krónu liggur hon betri hjá borgarunum ella liggur hon betri í landskassanum tað síggja vit ikki aftur í fíggjarpolitikkinum hjá núsitandi borgarligu samgongu tvørturímóti sum sum billjustinussen segði man vaks um almennu útreiðslurnar við við tíggju prosentum fyrsta árið tað er fyrstu ferð eg havi hoyrt ein frá andstøðuni viðganga at mann økti um útreiðslurnar við tíggju prosentum fyrsta árið og at mann heldur atta er fínasta lagi

tað var bill justinussen sum segði tað frá frá samgonguni sum segði at samgongan vaks um almenna raksturin við yvir tíggju prosentum fyrsta árið og tað var tiltrongt og tað er man erin

eg komi slettisk at siga tað sum eg ætlaði a siga mær tað at siga tað tað dugi eg at síggja tí tí her er virkuliga neiheltdrar ein

til fíggjarlógarviðgerðina í altso til fíggjarlógina tvey túsund og tjúgu tá var búskaparráðinni og tey høvdu nokk so langtskriv niðurstøðan var tað sum samgongan ger fyri komandi fíggjarlóg kostar landskassanum góðar hundrað milliónir fyrsta árið vaksandi fyri hvørt komandi ár og tað er púra ófíggjað

tá ið vit onnur privat fólk brúka allar okkara pengar so er tað soleiðis at fyrr ella seinni so síggja vit botnin í pengakassanum her er ikki meira at brúka ella vit hava ein bankráðgeva sum ringir til okkum og sigur nú er altso ikki meira eftir á kontoðini nú fert tú á yvirtrekk vit hava ikki eina sovorðna meganismu í føroyum í dag tá ið tað kemur til almenna búskapin tí at politikarar hava møguleika at skrivað óendaliga nógvar rokningar til skattgjaldarar og tá ið mann hevur brúkt allar skattapengarnar hjá verandi skattgjaldarum ja men so skrivar mann restina til komandi ættarlið komandi ættarlið av ungum fólki eg veit ikki hvussu tit hava tað sum hava hava ung børn men tað at fáa tak yvir høvdið her í miðstaðarøkinum kostar áleið fýra milliónir visi tú ert heldieg fýra milliónir tað er tað sum tað kostar at fáa tak yvir høvdið

senda vit okkara komandi ættarlið rokningina fyri tann hákonjukturin sum vit hava í løtuni og tá ið brill snakkar um at tað tað er ókey at vit liggja har rundan um nulli so er tað upp á sigt at vit skulu liggja um null vissu vit skulu liggja upp á nullu upp á sikt so skulu vit liggja frægari enn vit gera í dag tí eg forvænti at tá ið tíðirnar venda so verður tað statvek soleiðis at vissi eg fái staðfest krabbamein so fái eg so fái eina viðgerð frá sjúkrahúsinum hvør skal eg gjalda tað tað skal komandi aftarlið eisini gjalda pluss rokningina fyri ballið hjá okkum í dag er ta skynsamar fíggjarpolitikkur útreiðslurnar vistu vit bara skulu varðveita verandi tænastustøði so so koma okkara almennu útreiðslur at vaksa meirkant tí vit gerast fleiri eldri og tað eru í eldri áðrenn vit onkursvegna koma at at kosta og eisini tí tað er gott í sær sjálvum at mann hevur fleiri og fleiri viðgerðarmøguleikar vit liva longri og longri tí vit hava eitt heilsuverk sum kann loysa fleiri og fleiri trupulleikar men vissu vit skulu fylgja við tí gongdini so verða vit noydd til at seta meira og meira og meira av fíggjarliga og tí er tað ikki í lagi at vit ikki hava ein fræðari úrslit enn vit hava í dag vit hava ynskt okkum framsókn eitt aðru ferð vil leggja fram eitt uppskot um eitt fíggjarpolitiskt regluverk eitt fíggjarpolitiskt regluverk skal leggja bindingar á okkum soleiðis at vit ikki kunnu blíva við at skriva rokningar til skattgjaldaran púra ábyrgdarleyst í danmark var høvuðsgrundgevingin fyri at mann setti í verk eina busskettlóg sum er eitt slag av fíggjarpolitiskum regluverki tað er ikki siðkset tí tað vit skuldu hava her tað var at mann ikki megnaði at halda tey fíggjarpolitisku mál mann setti sær minnist tað um okkurt her heima hjá okkum tað ger tað sum akselv johannesen vísti á hvørt einasta ár í undanfarni samgongu so lógu vit eitt sindur hægri enn vit ætlaðu okkum tí tað er óendaligur eftirspurning eftir almennum tænastum og eg haldi nok so intersamt visu vit hyggja rundan um okkum hvussu nógv og hyggja eftir hvussu nógvar hvussu nógv vit hava økt almennu útreiðslurnar og tað merkir at vit hava loyst nógvar avbjóðingar men merkir tað at tað eru færri avbjóðingar eftir at loysa tað ger tað ikki vit hava akkurát líka nógv fólk sum skríggja eftir tænastunum frá tí almenna bíðilistarnir innan fyri heilsuverk almannaverk eru tær nakað minkaðir sjálvt um mann hevur loyst nógvar trupulleikar nei tí tað er óendaligur eftirspurningur eftir tænastum og tá ið billiustinussen vísti á at stjórin innan fyri almannaverkið hevur víst á hvussu mann kann spara pengar so kann eg lova tykkum fyri at í allarallarbesta føri fara vit at fáa meiri fyri pengarnar vit fara ikki at megna at spara innan fyri almannaverk og ei heldur innan fyri heilsuverk tað er so hundrað prosent sikkurt vist tað gongur væl so fara vit at klára at fáa meira fyri pengarnar tíðin hjá mær er farin eri næstan ikki komin í gongd við alt tað sum eg ætlaði at siga men men soleiðis ær her eru avmarkingar á hvussu nógva tíð mann kann brúka

takk fyri frú forkvinna ruttvang tosaði ummorgunball eg havi onganí líviní veramorgunbald tað má veraokkur sum tey hava verið í havn men eg fari at spyrja ruttvang hon tosar um komandi ættarlið ætlar hon vissu hon hevði bestemmað hevði hon so ætlað tað at komandi ættarlið skuldu byggja tunlar norð um fjall hevði hon ætlað tað at komandi ættarlið skulu byggja fámjinstunnil hvar skulu komandi ættarlið ganga í skúla við so vit ikki útbyggja skúlaverkið hvar skulu tey fáa sær heilsu visu vit ikki útbyggja heilsuverkið tað er tað vit gera vit tryggja eitt gott samfelag til komandi ættarlið vit goyma ikki pengarnar í onkrum bunkara onkustaðni til onkran einaferðnar sum kanska bara hvørvavit vita ikki

eg var komandi ættarlið í nítjan hundrað og tveyoghálvfems tað var dagin eftir morgunballi í fýrsunum tá ið mann orðaði tunlar í massavís og mann argumenteraði við sjálvandi mugu vit gera íløgur sjálvandi mugu vit brúka pengar uttan nakrar avmarkingar eg flutti aftur til føroyar í nítjan hundrað og tveyoghálvfems tá ið í túsundatalsfólk fluttu úr føroyum sum avleiðing av væntandi fíggjarligari stýring í nógv ár í føroyum tað fari eg ikki tað upptakið fari eg ikki at bjóða nøkrum eftir mær takk fyri
ja takk so er tað beinta løga jacobsen ger so væl
ja takk fyri frú forkvina eg púra samd við rutt vang í at tað upptakið sum var í hálvfemsunum tað kann mannikki bjóða nøkrum sum helst vit sum vóru ung í hálvfemsunum vit vita hvussu tað var men nú hugleiðir ruttvang om het her við at miðflokkurin hann er farin í morgunball við hesum her fíggjarpolitikkinum her ø og so kann eg siga tað atað fólk við morgunbal so anta dettra dagav ella fara tey til hús áðrenn tey t ettur av so eg hugsað it spyrja t ruttvang nær hon heldur at miðflokkurin dettur av og vakna við ógvusligum timbimonnum tí at eg haldi at miðflokkurin hevur ein øgiliga høga promillu nú visti e góðtaka hesa herstýringina her takk fyri
ja takk rutt vang ger so væl
takk fyri ja nú segði billið juss lindstein hann hann hevur ongantíð verið í einum morgun balli eg havi helst ikki verið so nógv um morgun ballin men eg hugsi at tað kanska er ein ábending um at hann ikki kennir tekinini til at ballið er liðugt og nær ið mann skal sleppa sær heim í góðari tíð so hesa mann ikki hengur upp á uppbrottingina takk fyri frá fólkøuna
ja takk bjarni hammer geri
gersvæja takk fyri frú forkvinna hetta spyrjar ruttvang hvat hon heldur um at partar av av samgonguni blívr við at samanbera føroyar við kempikempilond tjúgu prosent av btu føroyum fýrs prosent eu fjøruti prosenti av onglandi hundrað prosent í amerika er tann føroyski búskapurin ikki so nógv nógv meira sárbarar enn teir enn aðrastaðni frá altso útflutningsútflutningsvinnuna hjá føroyingum er yvir hálvfems prosent gongur hon galið so gongur tað ordiliga galið men hesi londini sumi partar av samgonun ni við at samanbera føroyar við tey hava eitt annað stað nógvar hundrað ferðirnar meira egg at leggja í kurvurnar enn hvat føroyingar hav men allíkavæl blíma við at samanbera føroyar við at okur akkurát líka sum øll t kempa kempa londini úti í heimin takk fyri frú forkvina

takk fyri vit hava ikki stóra almenna skuld í føroyum vissu vit bara taka lands kassa skuldina so tað ví sá sjálvum er gott men men tá ið tíðirnar venda aftur tá fara vit at fáa ógvuslig hall og tá fer okkara skuld at vaksa og tí ar tað so øgiliga harmiligt at mann ikki hevur megnað at minka um skuldina hesi her góðu árini tað gjørdi mann tey fýra árini vit sótu tá megnaðu vit at at hava eitt yvirskot upp á hálvu aðru milliard og tað er so viðvirkandi til at støðan er so hampilig sum hon er í dag tað sum mann ikki tekur við oftan tá mann snakkar um umhetta her hvussu støðan er eitt nú í danmark so veit mann at pensjónsuppsparingarnar eru munandi munandi størri í danmark enn teir eru hjá okkum tað tað var eitt sum vit fingu upp á pláss í farna vælskeiði men tað at vit ikki hava líkasum brynja okkum til ta broyttu fólkasamansetingina tað ger at vit kunnu vænta fleiri øktar útreiðslur í framtíðina sammett við eitt nú danmark takk fyri
ja takk bjarni kárasom petersen ger so væl
takk fyri frú forkvina nú hevur undirritaði verið bæði í nógvum morgunmálum og viðkomandi hevur eisini arbeitt í náttarlívinum og har er tað ofta ein spurningur um at tá ið klokkan blívur fýra so er tað nøkur fólk sum sletkki finna hurðina tey mala runt aftur og fram og vita sel ikki vør hurðin er og so má mann fáa sínar vaktir til at hjálpa tær út hendan her samgongan hevur sitið síðani á midnátt og hon hevur havt eina forbrúksfest frá midnátt til klokkan trý korter til fýra nú haldi eg tíðini komu til at tey fáa eitt kalt glas av vatn og finna hurðina sjálvi takk fyri

takk fyri frú forkvinna eg kann eg kunnu ikki sagt tað betur og sum bjarni kárasom petersen vísir á so veit hann hvat hann hvat hann snakkar um og eg haldi at altso tað er onkursvegna og tað er tað sum eg sakni onkursvegna við ella borgarligari samgongu tað eigur altso onkursvegna hevur tað her við tað er væl tað sum skilur vinstra frá høgra so hevur tað alt verið mínari verð at mann onkursvegna í størri mun trýr upp á frælsi og ábyrgdina hjá tí einstaka meðan jú longur til vinstru mann fer jú meira trýr mann at tað er samfelagið sum kann ábyrgast fyri bæði ditt og datt og tí fái eg slett slett slett ikki tað at passa við eina borgarliga ideologi at hava ein so óforsvarligan fíggjarpolitikk og serliga við síðu sum sammeti nú blivu vit kallað fyri vinstra samgongan farna valskeið har sum vit vóru í samgongu tveimum vinstra flokkum sum høvdu munandi frægari fíggjarpolitikk tað haldi eg at tit eigur at fáa tykkum at hugsa tykkum væl um takk fyri
fyri ja takk so er tað sámal petur í grund ger so væl
málið sum er til viðgerðar í dag er uppskot til samtyktar um játtanarkarmar fyri løgtingsfíggjarlógina il komandi ár

bara framskrivingar og tað haldi er ógvuliga ørkymlandi eg vildi ynskt at mann sá ein ella annan politikk í hesum sum vísti okkum á at mann fylgir við tí eg haldi at tað politiska samfelagið elila politikkurin í landinum hevur ikki fylgt við í teimum broytingum sum samfelagið farið ígjøgnum tað eru onkur ting í hesum her sum eg vil hefti meg til dømis er ein av fortreytunum fyri hesum framskrivingunum at útreiðslurnar í samband við kríggið við ukraina fella í tvey túsund og tveyogtjúgu heldur enn tvey túsund og trýogtjúgu tað haldi eg sjálvur frú forkvinna at tað er ógvuliga ivt at hugsa sær tí at næststørsta landið í europa er bombasundur og saman eitt land sum vit eisini keypa frá og hvar hom longu hevur víst at tað er ein útreiðsluvøkstur til dømis landsverk til tað sum teir brúkat til til at borða og spreingja við at mann ikki roknar við at tað kemur ein vøkstur í trýogtjúgu tað haldi er ógvuliga neyðivt so er eitt annað sum og tað kanska hevur eisini forbindis tað sama tað er tað at mann roknar við heilt fram til sjeyogtjúgu í hesari heri framskrivingini at rentustøði verður tað sama men fylgir mann við í tí sum sum búskaparfrøðingar og aðrir runt um í heiminum meta so so heldur mann aitt rentustøi er hótt mann roknar við at vit fáa eitt hægri rentustøði enn vit hava í dag síðani eru eitt annað í hesum her og tað er átak at betra úrslitið við tretivu milliónum árliga men eg haldi ikki at tað skínur ígjøgnum annars í uppskotinum at mann ætlar tað vit síggja til dømis á inntøku síðuni fleiri hava nevnt tað alivinnan har har væntar mann er eina hækking upp á fimtan milliónir í trýogtjúgu og so fimm milliónir um árið áðrenn eg framyvir men hesar fimtan milliónirnar eru etnaðir upp av tí sum mann roknar frá fiskatilfeinginum hvar í tað ferrá trý hundrað og tólv niður á trý hundrað milliónir so tað er ikki nógvir pengar í tíð

vit standa yvir fyri rættiliga stórum avbjóðingum fíggjarliga vit hava í nógv ár verðu gjørt vart við at nógvur peningur fossar út á landinum vit eru so komin har til í dag at nú innføra vit at gjørt tað lagarligari at innføra mna arbeiðskraft samstundis sum vit niðurbinda føroyska arbeiðsmegi eg gav mær at far um at biljustinussen nevndi at mann hevði betrað fortreytirnar hjá pensjonistum at arbeiða í hesum skeiðnum og at mann hevði partvíst gjørt samhaldsfasta skattafría og eg stóørsai faktiskt við tí fyri tað fyrsta so hevur mann lækkað markið fyri nær ið tað ávirkað viðbóltinar hjá pensjonistunum í hesum skeiðnum og eg kenni einki til milum gott támt mær at fingið tað upplýst hvat er htað fyri partur av samhandsfasta sum mann hevur gjørt kattafría tað vóru flokkar sum fóru til valg seinast sum situr í samgongu í dag sum søgdu at teir skuldu syrgja fyri atkatfríur men tað fergðist hja mær g hvussu sær tá ið hann snakkar við pensjonistar og vist mann hyggur rundan um seg at hetta var tær royna bluff og men tá ið nú billijustinussen vísir á at teir hava gjørt sammandsfasta partvíst arbeiðs nei skattafríðan so kunni eg gott takt mær at vita hvat tað er síðani nevnir billijustinussen eisningirnar talu grundin til at leggja merki til tað serliga tað er tí hann situr í samgongu hann sigur tað ati vit fáa einki gjørt við eldra vøksturin ella hvat hann nevndi tað at nevndi ikki tey ljótu orðini sum oftan heva brúkt um tað men tað passar ikki tað er eisini nyft at halda tað at vissu vit hyggja út frá fíggjarligum fortreytumu at vit einki fáa gjørt við eldravøkstrin sjálvandi fáa vit tað vissi mann ger tað lagaligari hjá teimum eldru at forseta á arbeiðsmarknaðinum so ber væl til at hetta ikki blívur ein trupulleiki tað eigu ikkiat vea ein trupulleiki hjá fólku og eldri at tey hava betri heilsu vit hava fólk í í dag sum heilt upp til fýrs ára aldur av eitt sína fullu arbeiðsorku og so undrist eg á at so eg undrist á politikkin hvar mann ikki hvat tað manglar arbeiðskraft í hesum landinum at mann framvegis skal gera tað at pensjonistarnir føla seg niðurbundnir teir føla tað at teir fáa ikki væl lutar fyri ta arbeiðir teir at gera meðan mann so ger umstøðurnar laðarligari at fáa fremmanda arbeiðskraft inn í landi tí tað sum hendir tær fremmanda arbeiðskraftiri yrnm í landið tað er tað at pengar fossar meiri pengarfossar út á landinum pengar sum ofta koma umfara í tí føroyska samfelagnum teir fara út til onnur samfeløg í umfar

hetta her skal henda samstundis at mann tí hugsa vit um ein ein pensjonist tá ið hann blívur sjeyogfrjerðs ára gamal og fer up á pensjón so verður tað hugt eftir hvat hevur hann rætt til a pensjón grund upphæddina hava teir so sum tað bleivar víst á hvørt inn aftur men hygg mann hetta her er tað sum pensjonisturin hevur rætt til tá ið hann hevur fingið sína grundupphædd og sínar viðbóttur hví í verðini hevur mann tá ið tað her brúk fyri arbeiðskraft í hesum landinum ilt av at hesin pensjonisturin fer út t at tjena sær pengar pengar sum hann tala skaft av hví fær mann heldur út í onnur lond eftir arbeiðskraft meðan mann niðurbindur hesa her arbeiðsmegina í okkara landi tað er tað er tað sum eg havi hug at siga tá ið billjustinussen nevnir at mann einki kann gera við tað at eldravøksturin er jú tað kann mann gott man kann sakta við tað tað er nógv av teimum eldru sum eru so væl fyri í dag at tey gleðiliga forsettu forbí pensjónsárini men tey føla seg trýst út av arbeiðsmarknaðinum føla seg trýst út og eg veit ikki hvat mann kann kalla tað men men tað er ein missin stoltleiki í tí at arbeiða og at spaða til samfelagið størri stoltleikiner í tí at skula móttaka frá samfelagnum

vit hava eitt samfelag sum er væl útbygt eitt samfelag sum kostar vit eru ikki øll við til at betala hendan kostnaðin í landinum tí at skattaskipaninr og annað er gjørt soleiðis at at skatturin fella aðrastaðni og so e spurningurin um tað er rætt er tað rætt at vit ikki øll eru við til at gjalda fyri samfelag e vild ikki vera lættari vistu tað vóru fleiri herar men eg síggi einki í hesum sum vísir á teinnum politikkin og tað lysti meg at vita lat meg siga tað harra formaður at hendan samgongan fer at gera átøk fyri at spara fíggjarlógini nú tað er eitt ár og fýra nálvum mann til val eg sakni í hesum her uppskotinum hvat er fyri átøk mann vil gera beint og sagt trúgvi eg ikki upp á at tað er gjørligt eitt ár og fýraaðn hálvan mánaðir til val tí haldi eg at hetta er ógvuliga ørkymlandi og hetta er ógvuliga dapurt sum mann kemur fram við so eitt annað sum er sei nevnt í hesum her tað hevur nú s ikki sum so ikki so raði nógv at gera við við akra fíggjakarmarinar men tar eru nevnt í her um eysturoyartunnilin at mann roknar við einari øktari ferðslu nítjan hundrað og seksogtjúgu tá keypti mjólkaforsýningin í havn eitt eina bát sum kallaði tróndur tað vísti seg rættiliga skjótt at tað fekst ikki rakstur í tróndur farmaflutningurin gav ikki tað hann skuldi og og ferðafólk vóru ikki nógv so gjørdi mann tað at mann hálveraði prísin mann hálveraði prísin fyri at sigla við trónda og tá bar til tá kom rakstur í og tí skilji eg ikki politikki men vit hava fingið eina veldiga íløgu við eysturoyartunlinum men men tví heldur um ein alt ov høgan prís sum borgarin ikki góðtøkur allíkavæl roknar mann frá politiskari síðu at tað skal blíva ferðsluvøkstur og tí haldi eg harra formaður at við teimum ivamálum sum er í hesum her at mann roknar við ein mann mann gongur út frá sama rentustøði sum er númann gongur út frá at útreiðslurnar í sambandi við kríggi í ukraina tær flestu fellir tvey túsund og tveyogtjúgu og ikki framyvir og aðrar óvissur í hesum her saman við tí at hendan samgongan pyntar upp á hetta uppskotið við at siga at mann fer at fremja átøk sum betýða tretivu milliónir um árið tavil siga trýss næsta ár og so hálvfems g so hundrað og tjúgu hundrað og hálvtrýss tað er míni ivamál í hesum takk fyri harra formaður
ja takk fyri tað eru nakar tað eru fleiri viðmerkingar so fyrst er tað jakop mikkelsen ger so væl
harra formaður saa petrigund kom inn á pensjonistarnar og tað er púra rætt at tað var á eitt vallyfti at samhaldsfassið skuldi ikki skattast tí at tað var pengar á somu pengar bliv skattaðir tvær ferðinar tá ið landsstýrið fær í gongd ta arbeiðið so vísir tað seg at mann ikki kom uttanum tað at visti mann gjørdi ta broytingina at tað var tað best teir pensjonistan sum var best fyri fingu tað nógv størsta fyrimun og tí bleiv ein ein vald mann ikki at gera tað tí fór mann í eina í hált eina annað loysn vit ikki kunnua mál men pensjonistanir hava fingið knapt fimtan hundrað krónur meira liðug fyri on mánaðin sum støðin er nú vit hava eitt ár eftir eg veit ikki hvat vit nógu afturat harafturat loysir tað seg hjá n pensjonista arbeiði dag ja sán petur rætt í at mótrokningin byrjarðist sinr fyrr men eingin pensjonistur betalir meira enn hálvtrýss prosent skattur tað var ikki galdandi í tí gomlu skipanini távist man ke færa upp um trýss il einogtrýss túsund
so er tað sama petur grundgevi
ja takk fyri teir formaður tað sum eg vísti á tað mann hevur lakkað virðið og tá ið eg sprátaði við pensjonistarnar runt um í landinum so er tað ein trupulleiki at tær kunnu ikki fara til arbeiðis so seint sum í síðstu viku ringdi ein persónur til mín sum varð bilin um at koma á arbeiðis á eini almenna sektorin men kundi ikki fara tí hon kom at betala tað sjálv nærmast ein stóran part av tí sum hon arbeiddi fyri
so er tað aksal ve johannesen gersuvæl
ja takk fyri harra formaður tað sum fekk meg til gera ei viðmerking tað var tað at at samna peturugrund var innialdsni har við pensjónum og fólkapensjonistum bæði tað at ein flokkur fólkaflokkurin nevligani lovaði upphugsaðila so væl skattafríðir enda kvøldið fyri valuð at longur tá fyrsta januar tvey túsund og tjúgu skattafrøðir tað bleiv hon s ikki tsapætur er ør grund rættí sjálvandi aldrisamansamansettingi broytist vit vara eldri í samfelagum sum vaksa útreiðslurnar við tí men tað eri eisini noruturka við tí tí at dreingini iviri um at nógv fólk hava nógv byrti heilt seg í dag enn menn hevði fyri tretivuogfjøruti hálvtrýss árum síðani tí ein man at skapa møguleikar fyri at fólk kunnu vera virkin arbeiðsmarknaðinum sum hava hug og heilsuna til tess og eisini tær við at tá tað mangla arbeiðskraft o tey fólki sum ynskja at arbeiða fulla tíð men ikki hava møguleika til tað tí vit skipa okkara almenna arbeiðsmarknaðis vánaligt tað eimæ eisini at hyggja eftir soleiðis at fólk sum vilja arbeiða meira hava møguleikas
í grund
takk harra formaður ja altso eldravøksturin erðu gjørdur til ein trupulleikar men tað politiska systemið hevur sjálvt skyldina av tí at mann ger tað til ein fíggjarligan trupulleika tí hesi fólkini tey sita heima við viðbóltrunum hví kunnu tey ikki sleppa til arbeiðis við hesum viðbóltnum hví kunu tey ikki fara út og vinna pengar að føroyska samfelagið betala skapt og kanska minka um allar teir pengarnir sum fólsu út á landinum og tað er har eg haldi at hendan samgongan er smiki
so er tað pállareyn
ja takk fyri formaðurin góð røða hjá samargrund har sum hann vísti á fleiri viðurskiftir haldi sum sum tola verá viðgerðinar eg haldi eisini tað er eitt sindur løgið at fólkaflokkurin sleppur avstað við tí at bara skylda upp á miðflokkin og sambandsflokkinum sum orsøk til at mann ikki hevur gjørt seg samlandsæsta skatta síðani enn tí tað var jú eitt púra greitt lyfti frá fólkaflokkinum sum teir opin lýst hava gingið frá tað er tað er ikki tað er ikki í lagi øh tá tað kemur til spurningin um hvussu nógvar hjáinntøkur tú kann hava so hevur mann altso lækkað hjáinntøkumarkið hjá pensjonistunum týðiliga heilt betýðiliga og tað haldi er eitt skeivt kekt tá mann hugsar um tíðirnar eru tað eru samdíðispt grunda at at tað eru nógv fólk sum eru so mikið væl fyri í hasum aldrinum at tey saktans kundu gjørt sítt íkast bæði til seg sjálvan og til samfelagið
takk fyri h
ja takk hvør formaður eg merki tað í í mínum arbeiði dagliga arbeiði hvar ið í samferðslanum mangla fólk tað eru fólk sum fara frá sum hava øll pappír í ordandi fólk sum hava fullar forløkur til at arbeiða men tey aftra seg við at fara tí at tey verða trekt tey fáa so lítið burtur úr at arbeiða víðari og tí haldi eg tað er nakað sum tað er politikkur tá ið mann sigur tað at eldravøksturin er ein trupulleiki so hevur politiska system sjálvskyldina av tí
ja so er tað djóni nolsu joensen
gersu væltakk fyri harra formaður ja eg haldi eisini eina skilagóð røða hjá petre und og nógva tíð sum mann førir fram er eri púra samdur í at tað virkar kanska til at nú so stuttuppundur val at hendan samgongan hevur er kanska ikki so nera nógv meir at koma við tí tað varð líkasum nógv lagt í byrjanini við við fiskifiskivinnuskipanini og so framvegis og tað sum mann so hevur lagt fyri dagin restina er ikki so øgiliga gott og tí er tað eisini púra samdur í at tað eru dapur lestnar at síggja so stórt undirskot í so góðum tíðum men tað var hetta sum samman petur eisini er inni á í grund er inni á við eysturoyartunlinum tí flotta fantastiska íløguni sum er gjørd í tað at tað gevur líkasum ikki ordliga meining at mann hevur so høgan taskt tí málið má vera at fáa so nógvar bilar ígjøgnum sum gjørligt hvønn dag og eghaldi tað bleiv katulerað við eini seks túsund bilun um um um døgni men tað eru vit slettiki komin uppá og tí hevðihann hálverin kanska gjørt tað at vit fóru at fáa hanni fáa nógv meira at brúkt tað og at tað so kostaði kanska meira ella
takk savnar petur grundgerð
ja takk fyri frá fólum at so hyggja vit eftir nú búgvi eg norður klaksvík men hyggja vit eftir tá ið eg fari úr klaksvík og kanska skal til havnar so hugsi eg slett ikki um at eg skal hjá norðoyatunnilin eg hugsi slett ikki um at tað er eitt gjald tí tað er so mikið lítið men tá eg komi út á skipaninskrossin so ivist eg um eg havi hesa tjúgu minuttirnar meir fyri at fara hin vegin tí eg spari nógvar pengar við tað men eg hugsi tað slett ikki í sambandi norðoyatunnilin og vágatunnilin tí tað kostar einki í forhold tí haldi eg tað vera ein gongd blaðið við eysturoyartunnilina gjørt eisini
tak jaspulang
gersuvælja takk fyri frúr forkvina nú eru ógv frammi um um pensjonistarnir og lat meg siga beinanvegin at eg var púra samdur við sambetri grund eg haldi at vit burdu gjørt meir fyri at fingið pensjonistarnir út til arbeiðis við teimum betri møguleikar nógvir eldri pensjonistar í dag eru væl fyri og kunnu eisini bitrað í so máta samgongan setti sær fyri at fara inn og forbetra um umstøðurnar hjá pensjonistunum eisini og tað haldi eg svíði hjá andstøðuni men tað eru kompromi kanska onkur evit lovað okkurt onkur til okurt annað men eg haldi vit hava fingið í dag eitt gott produkt sum sum eg lyfti pensjonistarnar upp men tað manglar tað sum tú nevnir her beint eitt annað sum eg eisin kundi hugsað mær at nevnt tað var í sambandi við eysturoyartunnilin eg eri púra samdur eg haldi tað er ótrúliga harmiligt eg veit um kanska fleiri túsund bilar dagliga sum koyra runt helur en at brúka eysturoyartunnilin so eg hopi at vit innan fyri stutta tíð kunnu síggja kanska tú nevnir eina hálvering sum hevði verið eitt ein møguleiki so gjøgnum forkvinnana heði tað veriðfantastiskt viðt kundi staðið saman um at fingið eisini gjørt ábøtur her takk fyri
takk fyri sámal petur grund eitur tingmaðurin og ongantíð tú á tingi ger so væl saman petur
takk fyri frú forkvina ja altso viðvíkjandi pensjonistunum so skilji eg ikki at tað ikki skal bera til tá ið pensjonisturin er sjeyogtrýss ára gamal áseta hvussu nógv hann eigur í veiting kallar tað grunnlum viðbót ella hvat er men lat hon so sleppa at arbeiða uttan am an teka nakað frá honum so leys geva vit eina rúgvu av arbeiðskraft og tað hjálpir upp á fíggjarlig úrslit hjá okkum og tað minkar um tørvin á fremmandari arbeiðsmegi oevsturoyartunnilinum tá ið tað bar til í nítjan hundrað og seksogtjúgu at hálvera prísirnar og tann vegin fáa rakstur í eina fergu so er tað klárt at tað eisini ber til í dag tí hetta eitt veldigt bygningsverk sum vit øll burdu fingið nógv størri nyttug burturúr
tøkk biljustinussen ger so væl
sámalpetergrund spurdi nakrar spurningar millum annað spurdi hann um skattalátta í samhaldsfasta vit góvu ein botnfrádrátt til pensjonistar upp á seks túsund krónur sum svara til at helvtina samhaldsfasta bleiv skattafríur síðani hava vit eisini gjørt tað sum sáman petragund som rætt er inni á at tað skal loysa seg og vera ein fyrimunur hjá teimum eldru sum ynskja tað at vera longri arbeiðsmarknaðinum og vit hava gjørt eina skipan soleiðis at tað altíð loysir seg hjá einum pensjonisti at arbeiða og tí skilji eg ikki ordiliga pástandin hjá smapetri grund og er tað so at fólk uppliva tað so má tað vera tí at tað er ein feilur í skipanini tí at vit fingu nógvar útrokningar lagdar fyri sum søgdu tað at tað fer at loysa seg óansæð hvar tú kemur á skálanum at tjena meiri og meiri og ikki hava ikki at skula betala tað sjálvur tí tað tjenar for nógv tað var tað áðrenn og tað tað vildi sleppa burturúr so í dag hevur ein miðal pensjonistur fjúrtan hundrað og hálvtrýss krónur meir at liva fyri við teimum átøkunum
takk saman pøtur grundur
grsja frú forkvinna eg haldi tað ati tað er at reingja sannleikan tá ið mann sigur tað at eg er mann hevur minkað skattin partvísa tí sammandsfasta vist mann meinar at mann hevur hækkað botnfrádráttin tí tað er hvørt sítt tað er heilt hvurt sýtt samhandsfasti er ikki skattafríur hvørki meira ella minni enn hann vara árin og síðani hendan skipan við at pensjonistan skuldi fara til arbeiðis eitt kann eg fortelja billjustinussen tingmann hon fungerar í øllum førum ikki tí pensjonistarnir fara ikki til arbeiðis tí heta er ein forðing fyri hjá teimum hetta verður broytt soleiðis at tað ikki ávirkaði so leyskaðu vit alla hesa arbeiðskraftina og so at tú hevuður nógv meiri pengar um hvarið í føroyska samfelagn
takk fyri tann næsti at røða verður landsstýrismaðurin uni rasmussen ger so væl
ja nú er tað fíggjarkarmarnir fyri trýogtjúgu tvey túsund og trýogtjúgu vit skulu viðgera og her hevur vrð nógv nevnt í samband við tað at mann hevði viljað at hava mor politiskt í tí og har eri eg so slett ikki samdur tí eg haldi tað er ordiliga gott at vit hava hesar karmarnar sum vísa okkum ópolitiskt sum vísa okkum framskrivingar so at vit hava nakað ordiligt at fyrihalda okkum til visti tað var for nógvur politikkur í hesum so var tað ikki ta røttu tølini sum mann fekk ivisti eg ikki í so av tí eri eg glaður fyri at tað ikki er politiskt nú tá vit hava lagt tað fram

tað at øll hesi forskeluráðini fingu boð um at skaffa framskrivingarnar frá teirra stovnum og

so varð tað aftur farið at hyggja eftir tí tilfarinum sum var komið inn og tað vísti týðiliga at tað ikki var rein framskriving tað vóru fleiri sum tá høvdu onnur ting við tí var ta ikki rein framskriving sum kom inn aftur so bleiv tað aftur at fara ígjøgnum hettar og royna at taka tey tingini burtur sum ikki vóru royn framskriving tí gangi eg út frá at nú er hetta rein framskriving sum mann hevur at halda seg til og tað haldi eg ver ordiliga gott og vit síggja at útreiðsluvøksturin hann sær út til at vera forhøgur í mun til hvat eg haldi er í men tá ið tað so verður snakkað um at mann vil forbetra tað við tretivu milliónum og so vil mann eisini hava vitað hvat tað er mann vil forbetra tað tað haldi eisini er forkert at fara at koma við tí nú til karmarnar tí at tit nú vit skulu fara í holt við at kanna møguleikarnar úti í hesum forskeligu støðunum sum brúka pengarnar hvussu kunnu vit forbetra okkum so at vøksturin ikki er so ógvusligur

vit kunnu bara seta á her og nú men tað er nakað vit skulu forhandla okkum til til fíggjarlógina sum kemur í heyst so tað haldi eg er tann rætti vegurin at vit hava víst á at vit ynskja at at hetta verður betri og tá ið tað verið snakkað so nógv um undirskot og yvirskot og hvør hevur gjørt hvat rætt og skeivt so haldi eg ikki at tað altíð er tann besti mátin at royna at koyra skyldina á hvønn annan men eg haldi at tað er viktigt at vit taka tann partin við í hesum at vit hava havt koronu tí eg ivist ikki í at tølini høvdu sæð heilt øðrvísini út visti korona ikki var men tað er sjálvandi øgiliga ringt at siga

tvey túsund og tjúgu tað bleiv víst á at tað var útreiðslur av koronu fyri trý hundrað og einogfýrs milliónir í tvey túsund og tjúgu men ja knappvar trý hundrað og tveyogfýrs men tá hevur mann tær hundrað og áttaogtjúgu milliónirnar inni eisini sum als betalti út so visi vit trekkja tær frá aftur so koma vit niður á sirka tvey hundrað og og fýraoghálvtrýss milliónir sum korona kostaði landskassan og so er tað tað hvussu inntøkurnar annars høvdu verið viðs korona ikki var tað vita vit ikki men við at koyra hesar tvey hundrað og fýraoghávtrýss milliónirnar burturav so fær tað at nærkast einu nullu í tvey túsund og tjúgu og vónandi hevði tað verið hægri inntøkur tá og í tvey túsund og einogtjúgu var tað sirka hundrað og fjøruti milliónir í samband við korona og í ár ar tað einir seks sjeyogfjøruti milliónir mann snakkar um í útreiðslum til koronu men inntøkurnar hetta er øgiliga ringt hjá okkum at seta upp nú tá ið kríggj eisini er men útreiðslurnar tær ávirkast so lítið av hesum forskeligu faktorunum sum koma inn knappliga men tað ávirkar sjálvandi inntøkurnar tí er tað so viktigt hjá okkum at vit ansa eftir at útreiðslurnar ikki vaksa for skjótt og tað er tað sum eg ynski at gera nakað við nú ikki tað at mann fer at hoyggja bremsurnar í men at mann ansar eftir at vøksturin ikki er so stórur tíen mann sett hesar tretivu milliónirnar á fyri at vísa á at tað er eitt tal har álei mann ynskir men vis mann so snakkar um skattatrýstið hagstovan kom út stutt síðani við at ja tað fyri tvey túsund og tjúgu varð skattatrýstið í føroyum trýogfjøruti komma átta prosent í mun til btu og har vísti mann á bara danmark og frankaríki sum vóru oman fyri her á leið so upp á tann mátan haldi eg at skattatrýstið er nóg høgt ella kanska forhøgt tað er ikki har mann skal seta inn men sjálvandi er tað viktigt at vit hava inntøkurnar upp á pláss men í hesum førinum er tað nógv viktigari at vit hyggja eftir útreiðslunum at tær ikki vaksa so skjótt tað er í ordan at útreiðslur vaksa men mann má ansa eftir at tær ikki vaksa so skjótt at mann ikki klárar at fylgja við í inntøkuni og inntøkurnar svinga tað vita vit og at undanffarna samgonga hevði stórt yvirskot tað vita vit eisini men tá varda góðar tíðir allan vegin ígjøgnum og nú er da góðar tíðir men vit hava hesi tingini at fyrihalda okkum til sum skinera

vónandi gongur tað skjótt við at fáa etta kríggið yvirstaði og at tað javnar seg aftur mann væntar ein búskapavøkstur upp á kanska eini tvey prosent í ár tað er ikki nógv og so væntar mann at fara upp á kanska trý prosent í næsta ár tað er tað sum mann kanska kalla fyri nøkulunda normalt men vøksturin hevur verið so nógv størri í í nógv ár í kanska eini tíggju ár so tað er sjálvandi ein avbjóðing tí at vøksturin hevur verið í nógv ár útreiðsluni og hann hevur verið forstórur í nógv ár men tað betýðir ikki tað at mann ætlar at oyðileggja nakað í vælferðini men mann verður noyddur at slakka eitt sindur av

sum er sær að út til at blíva eitt undirskot í tvey túsund og tveyogtjúgu men vit vita ikki hvussu tað fer at arkta seg sum r sær tað út til at blíva eitt sindur betri við ella ja nakað væl betri við inntøkunum enn mann hevur sett út í kortið men nú er so stutt fráligið at tveir teir fyrstu mánaðirnar tá var sjálvandi ikki kríggj ella tað kríggið kom tá ið tann næsti mánaðin næstan vær liðugur so tað er øgiliga ringt at brúka tað sum barametur enn hvussu inntøkurnar fara at vera í ár
javn takk fyri teg nógvar viðmerkingar tann fyrsta er frá jákupi mikkel
hnn ger so væl forkvin á mær dámdi sera væl røvna hjá una rasmussen sum kom væl runt um og gav eina gerealistiska mynd av tí støðu sum vit eru í og mær dámdi eisini sera væl at hann sum landsmusmaður hóast vit hava koma út alt annað líka við einum halli komandi ár at hann vísir á at at tað hann fer at gera tað sum stendur í hansara vakt at fáa tamarhald á útreiðsluvøkstrinum so eg kundi hugsað mær spurt unar rasmussen um hann hevur umhugsað sum tann fyrsti landsstýrismaðurin nakrantíð at kalla allar flokkar á tingi saman til fundar fyri at finna otav um tað eru møguleiki fyri okvum um tað er grundarlaga fyri at fara inn í samráðingar um eina avtalu um útreiðsluvøksturin tey næstu fimm til tíggju ár tað kundi eg hugsa mær at hoyrt ug ná rasmuorsens var
tað kunnu rasmussen
er so væl takk fyri eg vil siga tað soleiðis at tað hevur tankarnir hava hvussu særverið har ja tað hava teir so akkurát hvussu tað verður við tí tað tori eg ikki at lova men tankarnir hava hvussu serverið har man hevur snakkað meit her við fíggjarpolitiskum regluverki eg veit ikki ordiligan um tað er tað rætta ella ikki eg eri bara eitt sindur bangin fyri at tað er so øgiliga skjótt og lætt at fara og víkja frá men tað er tað er í hvussur í tonkunum tann vegin eisini takk fyri
øksian er tað sama petur grund
ger sovæltakk fyri frú forkvina var eg ørkymlaður áðrenn so er tað verri nú tá ið uni rasmussene landsstýrismaður sigur tað at hann er glaður fyri at hetta royna framskrivingar at tá ið heitt arbeiðið bleiv gjørt so komu nakrar broytingar við annar broyttar fortreytir men tað bleiv pilkað burturúr tí havi eg hug at spyrja er hetta so bara roynt spælfyri gallarínum altso er er tað faktuella er tey faktisku tølini ikki víst fyri løgtinginum er hetta her ein matematisk framskriving uttan nakran realitetsans

køgni hoydal ger so væl
ja frá vorkvinna eg taki tráðin hjá i grund nú havi eg verið rættaleingi politikki og sigur tólv ár landsstýrinum eg havi ongantíð hoyrt nakað líknandi vit fingu framt hesa skipanina við at fáa fíggjarfarmar sum vit kunnu viðgera her millumtey fólkavaldu hvussu ið vit kunnu leggja fíggjarkapmarnar frameftir og landsmaðurinsitur og sigabarat tær hetta e bara framskriving og hanner bara glaður fyri framskrivingar altso hvat er endamálið viðsviðgerðini altso fyri fyri memmfkhatla su ar landsstýrið er upploystog um ræsmushoyni uttan hevur gera got at arbeiði her er eingin að fremsta punki er ikki at landsstýrisfólk iskt dagari veld iki upplíva tað fyrr undir viðgerð av fíggjarkørmumlandslise men skul royna at fáa eina semju so so í veiggivundnum rastusa kann ig kann igs an siga mr um mann meinti tað veruliga at ann var glaður fyri hann barhan legði upp skot fram sum bara vóru fmskrimarðr ella eg kann spyrja øðrvísi hvat høvdu tú høvur gjørt í landsstýrinesin í árini uttan bara at lata latta slúsurnar upp og geva nøkum fáum alt hvat havd tú gjørt
takk uni rasmussen ger so væl
takk fyri jú tað er akkurát tað at mann hevur verulig tøl at vísa á í mun til tá ið tjóðveldið sat við fíggjarmálum síðst sum eg havi fingið at vita tá var tað ein ordilig fíggjarlóg mann sat og viðgjørdi staðin fyri at mann viðgjørdi karmar men mann fór í detaljur sum um at tað var ein fíggjarlóg mann viðgjørdi men tað vardi ikki tað var karmar mann skuldi viðgera og tí haldi eg at tað er nógv betri at mann sær hvat tey veruligu tølini eru í einari framskriving hvussu stórur útreiðsluvøksturin er uttan at gera nakað takk fyri
síðani er tað helgi apronsen ger so væl
frí fólkini eg var ikki ordiliga samdur við una rasmussen tá hon tosaði mær teg er at tað er gott at bara framskriva at so tí hví skulu vit gera framskrivingar í løgtinginum at tað tað er bara eitt tal sum eitt hjá til so eg haldi sjálvur at tað átti at verið meira politisk men eg prøvi samdur tí at onkuntíð at tað verður for nógv politikkur at so onkuntíð hevur tað verið ein onnur fíggjarlógarviðgerð so tað er balansið har ímillum og sum sum eg haldi at mann skal finna men so havi eg mugu spyrja nú stendur í uppskotum at mann skal spara tretivu milliónir fyri at koma á tveyoghálvfems og hvønn fimm milliónir altso hví hevur mann valt akkurát tað talið altso hví er tveyoghálvfems og hvønn fimm milliónir so interessant takk fyri
takk uni rasmussen ger so væl
takk fyri nei eg eg haldi ikki at tað skal vera politiskt serliga tí at so blíva tølini bara slongd um oyruni og eingin veit hvat ið tey røktu tølini um tað passar ella ikki og tá ið helgi abramsen spyr um hesar tveyoghálvfems komma fimm milliónirnar tá er tað slett ikki viktigt tað er bara at mann hevur sett sær fyri at mann vil forbetra at mann vil lækka útreiðsluvøksturin tað er tað tað gongur út uppá tað er ikki um tað er tveyoghálvfems komma fimm ella mann fer upp á áttaoghálvfems ella mann fer niður á fýrs tað er ikki tað sum er tað viktiga og tað er heldur ikki tað mann vil at tað skal halda seg til tretivu milliónir hvørt ár hesi árini frameftir men at mann vil hava hetta forbetra takk fyri
takk og síðani er tað kristian andreasen
takk fyri eg skal eisini takka una rasmussen fyri eina góða røðu eina semjusøkjandi røðu sum legði fakta fram sum tað er hetta eru ikki reinar framskrivingar hann er hugt eftir tølunum hann er tikin burturav og so víðari og mann kundi gott fingið eina yvirskotu á karmarnar við sum hann legði í við at bakka íløgum við hundrað milliónum so var á pappírunum eitt yvirskot hetta vísir ein realistiskan vilja frá fíggjarmálaranum sum síða av at spara og sveðari minka um útreiðsna fíggjarlógini og tað er tað sum hann hevur sagt og tað tykkur eisini at gera hann rættur maður til tað eitt annað sum at tú hevur merkt til tað at inntøkuvøksturin er øgiliga lágur í mun til áðrenn hundan mann er bara kalkuleraður við einum økta inntøku um hundrað milliónir krónur tað haldi eg eisini at eg eri útrykk fyri at mann er øgiliga forsiktigur er tað er tað rætt forstaði eg
gun rasmussen gers
takk fyri ja tað haldi eg persónliga at tað er ein ógvuliga varin meting við inntøkunum men sjálvandi er tað betri at mann fær meira inn enn hvat mann metir so upp á tammaslarnar er tað gott at vera varin og kanska ger tað eisini at mann lættari ansar eftir útreiðslunum hvussu mann væntar inntøkurnar vera minni men men ja eg haldi eisini at tað er ein ógvuliga varislig meting av inntøkuni takk fyri
seðan er tað pállareynatúgvu
afyri forkvinnan eg kundi kundi hugsað mær at spurt um tað er rætt skilt at at uni rasmussen utilokar at mann roynir at útveðja fleiri inntøkur hesar tretivu milliónirnar í átøkunim tr altso bara sparingar men ikki meir inntøkur o so vildi siga tað eisini at teð hevði gjørt eitt sindur lættari at tikið undir við hesum karminum visti mann fekk eina ábending um hvar mann skuldi raðfesta hesa sparingarnar innan fyri hvørja grein tey hóast alt gjørt tar rættiliga nógv betri at fyri hildi svisi mann skal tosa um at finna semju millum samgongu og andstøðu er tað altso er tað bara er tað útilokað at koma við fleiri inntøkum takk fyri
kunu rasmussen ger so væl

akk og tann seinasta viðmerkingin er frá rósu samuelsen ger so væl
takk fyri hara formaður ein av ein av uppgávunum hjá landstýrisfólkunum er tá ið karmarnar varða ar givinur út tað er at finna útav hvussu pengarnir skulu brúkast og tað er jú aðalmálið yvir hvussu mann skal gerast soleiðis t pengarnir varð tiknir í úr tí tá ið til dømis fíggjarlógin verður gjørd og endamálið er til ein og hvørja tíð at eg ikki borgarin tænastu tm borgari sum tað skal ganga út yvir men heldur tær kanska skriviborðsarbeiði sum kanska er í í nøkrum førum er óneyðugt sum skal gerast sum sum heldur skal minkast
takk unu rasmussen ger so væl
takk fyri ja eg haldi ikki at eg eg fari meir inn á handan partin hvar mann skal ansa eftir útreiðsluvøkstrinum tí tað tað er ikki tað at mann skal taka av tí sum er í forvegin ttað er vøksturin sum mann skal ansa eftir at hann ikki blívur við at vera so høgur takk fyri
takk fyri so var hetta umfarið av og tann næsta røða verður beint á løgu jacobsen ger so væl
orkvinna frú forkvinna føroyski lønmóttakarin skal stríðast við hækkandi matvøruprísir føroyski lønmóttakarin skal stríðast við hækkandi orkuprísir og føroyski lønmóttakarin skal stríðast við hækkandi bílisprísir og frú forkvinna nú skal føroyski lønmóttakarin eisini stríðast við pengaoyðsli hjá fólkaflokkinum og sambandsflokkinum frú forkvina her endar galið hjá føroyska skattgjaldaranum tí peningn hjá føroyska skattgjaldaranum verður ómetaliga illa umsitin av fólkaflokkinum og sambandsflokkinum tí tað má vera niðurstøðan í hesum her uppskotinum til játtanarkarmar tí samgongan sigur at aftur komandi ár verður hallsostatt hava tey havt hall øll tey árini tey higartil hava sitið og hetta samstundis sum mvg og skattainntøkur javnan seta met frú forkvinna fyrst var tað korona sum fekk skyldina og tá ætlaði táverandi landsstýrismaðurin í fíggjarmálum at strika eina avtalaða lønarhækking til limirnir hjá starvsmannafelagnum og millum hesar limirnar t til dømis læknaskrivarar og fólk í sjúkraflutningstænastuni og onnur sum øll máttu vísa eina eyka stóra ábyrgd undir koronufarsóttini og nú skulu millum annað hesi somu starvsfólk rinda rokningina fyri fólkaflokkin og sambandsflokkin nú er tað so kríggið í ukraina sum færið skyldina men eg vil siga at sama hvør orsøkin er so endar rokningin altíð hjá lønmóttakaranum og tað ber ikki til politiska skipanin hon má vísa størri virðing fyri føroyska skattgjaldaranum frú forkvinna eg veit at tað bæði í fólkaflokkinum og í sambandsflokkinum eru ábyrgdarfull og skilagóð fólk og tí er mín áheitan á tinglimirnar gerið vart við tykkum tí at tit mugu ikki góðtaka at tit fáa eina samábyrgd fyri hesa rokningina sum nú verður send til føroyska lønmóttakaran frú forkvinna føroyski lønmóttakarin megnar ikki fleiri eyka rokningar fyri skilaloysið hjá politikarum takk fyri
takk fyri tað eru tvær viðmerkingar tann fyrra frá djóna nolsøe joensen ger so væl
frú forkvina ja sera góðu rámandi røða hjá baetti løgi har hon nemur við nøkur vesindilig ting eisini í mun til heta her við tí ja ár aftaná ár við undirskoti og tað er sindur dapur lesnaður nógva av tí men tað er eingin loyna ati og samstundis hoyra vit eisini at um sparingar á almannaverkinum vit hoyra um vaksandi bíðilistar á á á sjiguratsku økinum og so framvegis so tað er ikki serliga hugaligt so mann kann ivast í hvar pengarnir eru farin til tað røttu tu økini og sum beinta løgu eisini nevnir sínar røðu so so er tað ein sannroynd at tað er ikki farið til tann meinaga føroyingin við teimum lág og miðalinntøkunum men kanska til nøkur fá útvald og tann politikkin eiga vit at gera upp við ongantíð for skjótt takk fyri frú forkina
takk beinta løgu jacobsen ger so væl
takk fyri ja eg eri púra samd við gjónna nólsoy joensen at tað fer til nøkur útvaldi eg haldi ikki tað er til lagið og eg trúgvi heldur ikki tað sum flest fólk í løgtinginum halda eg tað rætta so tí hugsi eg at tí haldi eg at tað er tíðin upp á at at politiska skipanin eisini er í løktinginum byrjar at hugsa um teyð sum enda við rokningini og taða júr júði føroyski løldimóttakarin og føroyski skattraldarin takk fyri
takk og síðani er tað helgi abramsen ger sovæ
frú forkvina nú fæst til beinta løgu hvaslaatir sambandsflokkinum og fólkaflokkinum ikki í miðflokkinum eg fór líkasum iva sum kanska ver á veg í miðflokkinumen tað fór ikkivið tíðin am at vísa men men hon nevnir nøkur ting sum sum er neyðug at gera ø hugsaðiutm an spyrja eitt sidur meira ítøkiliga tí eg havi sæð hana skrivað nokk so nógv um ymiskt sum sum mann skal gera sum kostar pengar hvørji ítøkilig ting ætlar han altso hvat ítøkilig ætlanin at spara ella vil hon kanska halda fast við bloksstuðulin takk fyri
takk beintat løvi jacobsen ger so væl
ja takk fyri helgi abramsen hevuver púra rætt ið eg nevndi ikki miðflokkin men eg hugsaði um at hann varð avstottin í morgunballinum hjá ruttvangonei eg veit ikkinei eg taki ikki undir við at í dag hækkar blokkin men eg haldi at vit onkursvegna kunnu gera nakrar broytingar soleiðis at tað verður meira rúmsátt og liviligt hjá føroyska skattgjaldaranum og hjá føroyska lønmóttakarunum og tað vóni eg so eisini at helgi abramsen sum er formaður í tingbólkinum hjá sambandsflokkinum eisini fer at gera okkurt við tí eg veit at formaðurin í fíggjarnevndin hevur gjørt vart við nøkur ting men tað er sum um at so kemur taðikki longri so eg vóni at øll fara at kunna vera samd í at vit mugu gera okkurt fyri føroyska føroyska lønmóttakaran takk fyri
takk fyri tann næsti røða verður høgni hoydalger so væl
eitt og hvørt fólk sum klárar at sum klára at hóra undan undir teimum stjørnu tær stjørnur vit hava havt tað eru øiliga sterkt fólk og eg má siga tað at hyggja vit eftir hvat hendir í føroyska samfelagnum so er tað heilt einastandandi hvat hesi seksoghálvtrýss túsund fólkini í føroyum kunnu skapa tann vanligi løntakarin lá og miðallønt brinda alt gildi ela skatt og mveg og til pensjón og til barsusgjald og hygg hvat tey skapa

bank nordic sjey hundrað milliónir í vinnusbýti

sjeyinrelnonur vinnugsbýti tað er farið út á landinum og til nakrar heilt fáar eftir fáum árum tey hava skapt eina milliard um árið kanska vinnusbýtið hjá alivinnuni eina milliard hvar fær tað

hvør tað einasta ár fantastiskt hvat hev ta føroyska fólkið skapar a heilt heilt heilt ótrúligt og samstundis byggja t gjalda tey alt gildi við síni vanligu lønum við sínum høvdi og hjørtum og hondum gjalda tey fyri alt vælferðarsystemið fyri sína egnu pensgjón fyri samhaldsfasta fyri barsusgjald fyri kringvarpsgjald skatt til kommunurnar skatt til land arbeiðsmarknaðargjøldi heilt heilt annastandandi føroyar eru av so ríkkland har so nógv fólk og tar fáa at prógva aftur aftur har so nógv fólk skapa við tí tey orka og kunnu og vilja og vit hava ov mikið av virðin í landinum í náttúruni og ikki minst í fólkinum og kortini standa vit aftur her nú

har vit hava ásannað sum pollareynatigvur segði at tá ið tú einki mál og ongar hugsjónur hevur so er vegurin ruddaður til forfallið í fólkaræðinum og til tað fullkomna ábyrgdarloysi og tað er tíverri tað vit hava upplivað aftur nú fóra fólk at upplivað tað í hvussu ein tríggjar ferð bara í mínari livirtíð hr tey hva rindað alla rokningina fyri henda fullkomna ábyrgdarleysa politikkin har vit hava fingið eina samgongu sum kom til búgvuborð fullkomna bygvuborð hr vit havt yvirskot yvirskot avlop avlop avlop hvørt ár tað hendir hvørja ferð tjóðveldi sita ríggjarmálin nú koma teir til og teir ferða akkurát sum akkurát sum børn sum sleppa inn í ein leikotershandil og halda at ter kunnu taka alt av hillunum og fara avstað uttan at betala standa nakar fáar vørur eftir og so lova teir ty vanliga fólkini inn at betala okurt prís fyri tey fáu teir fáu molarnir sum er eftir men tað er bara tað sum er hent og tað hendir aftur nú altso hava tú hugt eftir at eg hugt efti sjálvarfrágreiðingini hvussu stór undirskotini hava verið meg at fólkaflokkurin og sambandsflokuni hava sitið í

eg kann bara setat upp ímóti mær nú skal eg ikki altíð reypa á tjóðaltsorkinim eg havi trúliga stoltur av tí sum bæði karn hansens sínum tíð kritina háfoss gjørdu frá áttaoghálvfems til tvey túsund og trý spardu vit upp høvdu yvirskot upp á til samans tvær komma fimm milliard pluss tað fingu vit endurgjald fyri fyri bankamálið tí vit stóðu fast upp á aðrar tríggjar milliardir so kom aftur ein samgonga til futtaði heilalorstið av heilalorstið av og fekk undirskot niður á sjey hundrað og átta hundrað milliónur krónur um árið so kom eg sær til í ellivu fimtan undirskot undirskot undirskot undirskot so kemur cfsamgongan yvirskot yvirskot yvirskot o yvirskot upp á eitt ár tað tók bar eitt ár fóru tær frá einum avlop á seks hundrað milliónir lata latag iga fimmhundrað miliónir fir skal vera heilt rætt til eitt undirskot upp á trý hundrað tað sum næstan milliardi skeivara vegin upp á eitt ár og orsaka meg frú forkvinna eg haldi vit klára tað væl vst vit kumdu bara at fáa eina aðra stjórn her er eingi stjørn nú tú situr ein landsstýrsmaður her hetta ber ikki til hava tit fullkomlig at kasta frá tykkum altso her er eingin ábyrgd av nøkrum so roynirmannat siga ja vit muga hava t nýtt regluverk ja álvara sor sigt eg koyri for skjótt og ger gera eina vanlukku sum tíverri enn hendir oftani so eg fari ikkia skylda upp á at siga ja men tit burdu bara havt strammað ha il ferðslureglurnar meira ábyrgdin er hjá hjá tí sum situr við róðri og tit hava slept henni fullkomiliga og hvat tá taðr gjørt ja tit hava amstundis sum sum vit nú hava hesir stóru hallini tosað um at seriga hjá teimum við serligum tørvi ja so víst eg á hava tær fáur stóru fyritøkurnar í føroyum yvirskot yvirskot yvirskot í nógv størri klassa enn hvat landskassin hevur hall

so tit hava kollveltinntøkusíðuna til framman fyri nakrar heilt fáar fyritøkur og tit hava givið teimum ríkasta pensjonistunum meira tit hava ikk
so tí frá forskrivna tað er bara eitt at gera tað her at fáa eina ábyrgdarfulla stjørn at tað ábyrgdarfulla stjørn til har ið vit aftur hava mál um at vit skulu standa á egnum beinini í føroyum vit eru tann ríkasta tjóðin um okkara leiðir vit kunnu ikki býta fyri einum pæra og fáa alt og tann vanligi føroyingurin enn eina fær rokningina fyri tað fult komna ábyrrgdarloysi sum henda stjórn hevur víst frá degi eitt og tólv við takk fyri kristian andreasen ger so væl
íveður er faktiskt eitt ringulag av at hoyra andstøðuna í dag so tey tosa um forfall og ábyrgdarloysi og tey reksa upp við árstøðuna so eg kann bara minna høvdu høvdu teir hótt at tjóðarflokkurin koyrdi landið heysin frá seksogfýrs og tíggjuogfýrs sum var orsøkin til at mann fekk kreppuna í tveyoghálvfems men henda samgongin hevur raðfest íløgur av útbúgjans samfelagi vit hava raðfest heilsumál vit hava raðfest almannamál og vit hava havt koronu hvat eisini her vildi høvdu høvdu hoyta at vera í fjuttan takk fyri frá fólkum
høgni høyaa ger so væl
kvinna nú fór at kriktan andreastan haldri aftur í fýrsuni har eg kann lova tær fyri at tað var aftur fólkaflavspolitikkurin sum koyrdi landið í eini so stóra kreppur sum nakað vestursam samfelag hevur verið tí at teir brúktu landskassan til at stýra vinnulívinum akkurát at gera nú og tað var taskoyrdi landi í hevðisin tað veit ein og hvør sum tími bara at lesa lísnanararsøgu men fólkaflokurin hevur útviklað eitt ovurviðkvæmi yvirfyri sannleikanum tað vita vit í ta er kanska einans kjans tar at hava men ja eg skal siga fyrít handra hsundog tað vit skuldu ikki havt givið tøn ríkasti pepensjonistunum so nógvur pensjón ikki neyvtat hækka grundarupphæddina heldur koyr uppá vinðbotina til tey sum mangla vit skuldu tjóva tit hava meira inntøkur vit sulu ikki gjørt allars íløgurnar eg kenn og longu tað hevði hvussu her betra hesar fíggjarkarmarnar við minst tvey trý hundrað millónir krónur og vit hava prógvahna fítandr ega skal siga hatta við tjóaflokkurin ú prógva tað førjafranur og fíggjarmál so hava vit yvirskot hvørja tí eg við einastu ferð tí vit hava eitt mál vit trúgva upp á landið vit trúgva upp á fólki og vit halda tað at tey sum hava mest tað breiðast herin skuldu tala meira og tí hava vit yvirskot og tí kom vi eisini havat nokkstunur fyri uttan men við hesum politikkinum saman við sambandsforkinguri hjá andreas u nýggu formar á fókaloysnum so koyra tit løgstút av at titmunu niur at beda biddum blokkstuðul aftur sum jørgun gjørdi fyri hongrum fánum árum síða
at leggja ein heilan flokk undir at vera ovurviðkvæmur yvir fyri sannleikanum kann nokk ikki leggjast undir góðan málburð á tingi jaspur langar ger so væl
ja takk fyri frú forkvina eg haldi tað var dafurt at hoyra røðaran eg haldi attey flestu av okkum vita sjálvt um korona fyri kort síðani er liðugt her hjá okkum so havi vit vitað tað í tey tvey tey síðstu árini hevur korona a leika tað er kostað landskassanum milliónir kanska milliard og allíkavæl havi eg klárað til dømis hjá einogtjúgu koma út við enum plussi og næstan null í í tjúgu hyggja vit eftir grannalondunum so hava øll koyrt við stórum stórum undirskotum eg trúgvi vit er tað landið her í okkara parti av verðini sum hava havt best úrslit so tað kann virka eitt sindur misjavnt at hoyra røðaran nú áí mun til tann veruleikan vit veruliga liva í eg eg skilji ikki ordiliga hesi tølini takk fyri
takk høgni hoydal gjørt so væl
fr forkuna tað e ikk s rætt sum jaspur langord sigur vit hava brúkt øgiliga øgiliga fáar útreiðslur í koronu og tað hevur ikki tíbetur ikki ávirkað vinnulívið so nógv men hugsa tað nú tað sama siga vit hava eina dugnaligt fólk og dugnaliga vinnu í føroyum hvat hevð jaspur langord sagt eitt av tammum fyrium nógvar vinnur um nógv fólk hava vrið rakt hart áv koronu komu til at tey tað fyrsta tete áðrenn koronu høvdu eittlat meg a siga eitt eitt eitteitt avlop upp á fýra hundrað túsund krónur og næsta árið høvdu eitt minus eit vanligt húsarhald upp á fýra hudrað túsund heldur jaspur langurd hevdi gjørt tað nei tí tey hava eisini ábyrgd ímuti til umstøðurnar og hjá teimum flestu fyritøkuni hava tey klárað eisini tey nosini sum eru og landskassin hevur st hevur slett ikki lagt nógv út í føroyum og tí hava heldur ki hjallinin verið so stór evðtað farið til tað sohøvdu vit skilt tað væl men hugsað um tey sum hava klárasð tey vanligu húsarhaldini sum hava klárað ígjøgnum koronu sum endá mistu arbeiðið fingu bara als høvdu tey stóru undirskot nei tey betaltu sínar rokningar og spolaðu ikki bara skuldina upp eftir lær av tí
takk helgi abransen ger so væl
frú forkvina nú nevni høgni hoydal hann sum stoltur av fíggjarpolitikkin hjá tjóðveldi tá seirara fólk hava stýrt so nevnir han nítjan hundrð o áttaoghálvfems til tvey túsund og trý ja tvað fyrru árini gekk tað væl men frá tvey túsund og eitt til tvey túsund og trý fór avlopu frá sjey hundrað milliónum knapl um sjey hundrað milliónum niður í nøkru tjúgu milliónir á tvey ár tí mann skav blokstuvulin tvey túsund og tvey og hvat gjørdi høgni hoydal tá hann skundað sær andstøðu og gomdi sær næstan trettan ár tað var líka einaferð í kæsamgongu er kom inn á vøllin men so kom fíggjakneppan hann leyp út aftur út gjøgnum ein lyklarhol takk fyri
høgni hoydal ger so væl
ja tað er rætt sum helgi abransen sigur at tey tey hallini ela tey avlopini sum vóru tá minkaðu tað var góvar íblokslinu g jóvendi gjørdi tað tí vit høvdu spart upp til at gera tað men samstundis fór alivinnan á heysin øll sum hon var og kortini hevði landskassin yvirskot ein heil vinna tann størsta vinnan við hav í tað so at siga í útflutningini fóru á heysin upp á eitt ár og kortini kláraðu vit tað og at hhelga abramsinir eisini skal eg havi altíð havt álit á at sambandsfólk høvdu ávíst ávíst fíggjarligt skil tað hava tey ikki havt undir bárður nilsen hvørki fíggjamálarheita sum løgmanni og tað er øliga keddur av tí at so kemur eldar apas var við sínir søgunaum var vit rýmdir nei sjóast okurn rýmdi ikki fyri samgonguni tvey túsundog trý tað var fólkaflokkin su blakaði tjóðveldið út tjóðveldið hevur ongantíð rýmt úr landsstýrinum nakrantíð og tí er heldir abansenhált var við upp á hesir ósagnini hjá fólkaflokkinum sum tað einasta sum teir kunnu krøkja seg í valdu við hvat søgdu ter áðrenn valið eftir kristana háfóst pengarnir hfossar og kassanir lugu ter fyri fólki nógv fór lítil yvirskot søgdu teir hygg hygg í dag hava alt var bluff og lygn úr enda í annans teir fóru til væl upp á teð vita tit væl
takk siri steinberg ger so væl
takk fyri frú forkvinna ja tað sum eg haldi stendur eftir tað er tað at mann fer ikki eftir inntøkunum um mann setir eina røð av tiltøkum í verk sum ikki eru fíggjað og so sær mann sjálvandi úrslitið av tí og og nú er er undirskot og omaná tað so havi havi eg eisini fingið eitt svar í dag sum vísir á at mann skal nú til at gera stórar sparingar innan almannaøki so tað vístir seg bara tað at tá ið tað sansar at so er tað altíð soleiðis at tey sum hava minst ella hava mest størv skula betala fyri eg vetkimann kann siga politiskan ódugnalskap ella hvat er tí at við m við so góðum tíðum sum okur hava í løtuni sum burdu ikki verið neyðugt at gjørt skerjingar til tey sum hava brúk fyri umlætting og øðrum samstundis sum mann hevur ommu ikki av pengum sum mann ikki n ganga og fara eftir
takk høgni hoydal gjørt so væl
frú forkvina ja tað er akurát tað sumfer at henda sum at tað altíð hevur hent altso tíverri er tað so at tann blandingin av flokkum sum nú sitar í landsstýrinum er tann ringasta sum kann vera tí at sambandsflokkurin prógva tað á føroyingarflára seg sjálvar so teir leggja einki í útreiðslurnar fólkaflokkurin prógva at tað almenna fór dýrt teir spála útreislurnar up og siga tað hyg nú mugu vit spara um miðflokkurin gevur tað og gevur tað onkra soveina ligitimatión beri bøt laikað fyri tað við onkrum í ekstremur reologiesiteti hendan blandingin er øgiliga vandamikilðtað var hann eisini frá elivu ig fimtan tá teir ætlaðu at geva amerikanar eysuroyartunili taðhevi gloymt tað havi teg gloymt tað amerikanarar skuldu a í eysturoyartunnilin í hálvtrýss ár og fáa tíggju prosent u rentu hvørt ár og nú ætlar tær at selja føroyabanka ella v baknordik og tjaldur og smyjilein fyri at fíggja tað her nei tað má ikki koma á tað tað má eitn nýggj skjót tit o eg eg skilji ikkihvt tan stjørnurni situr kann nakar forklára mær tað hvat situr hon her til framskrivaðar fíggjarkarmar hvat er ætlanin lova onkurt framat sum kann steðga tí at að ikki aftur verðir rokningin fyri ata her ábyrgdaloysi sum fer út til tað vanliga føroyingi tað má ikki henda
gjørt væl
takk fyri forkvinnan til formannin í tjóðveldið so haldi t vit mugu viðurkenna demokratiska mandatin hjá stjórnuni hóast alt tey fingu tað umbáðandi tað høvdu á síðsta vali um vit eru nøgd við tað ella ikki eg haldi ikki at eg veit ikum eg skal royna uggaformannin í tjóðveldi men altso vit nýtast ikki at at at trætast rópa so nógv um ein part av hasum her veruleikin er at avlopið hjá seinastu samgongun var ein komma fimm milliard higartil hevur hendan her samgongan bara arbeitt við halli og tað sær út til at hon kemur at gera tað restinaá tíðarskal tað talar fyri seg ein stjórn sum leveraði góð úrslit og eitt samfelag við góðum hondum tað kann man ikki siga um hesa samgonguna takk fyri
takk høgni hoydal ger so væl
nei eg takki pola renatøkur fyri hatta far meg eittsindur á jørðina men eg er eit sndur uppøvstur um hatta tí at at tað eru øgiliga øgiliga skulu vit siga tað hugstoytt at eygleiða hvat gongur fyri síví forkipo tikin hvussu tað hendir kann henda so skjótt tí sám polarenateku sigur so varð varðavlopið hjá undanfarnu samgonu eina komma fimm milliard og hesi longu eru farnir meir milliardini hin vegin og fara tað aftur til ellivu til fimtan táøgdu teir tá tátá var tað yvir tvær milliardir teir góður til okkum at rudda upp í hann og teir gera tað hvørja ferð og tað er øðrla lætt at síggja tað men kortini fara tær til væl upp á og billa fólki inn at nú skuldu teir gevas geras sahandsfasta kattafrían upp á stóðu familjurnar skuldu fáa tað gott familjurnar betala alt kilda fyri hetta her meðan nakrar heilt fáir nakrar heilt fáar fyritøkur nar heilt fáir persónar í føroyum hava fingið virðir fyri milliardir frá hesum somu politikarum
aksolæ johannessen ger so væl
y frú forkvinna tá mann hoyrir viðmerkingarar í salinum frá samgonguni so hoyrir manst um eg vrði í ringum lag at hoyra andstøðuna eg verði hugtungur av at hoyra andstøðuna øh ja altso hendan samgongan arvei yvirskot fá slaka hálvar miliard tá han kom til vit havt undirskot oman á undirskot oman á undirskot nú mann aftur undirskot yvir hundrað milliónir mann hevur tikið eitest ekstortert minnisbýti í bant norðdigg sum kanska er kaos í bankarnar á trý orsøk mann tekur selur ognina hjá landskassanum í í smyrjilein og tjaldur allíkavæl hevu man undirskot tá mann selur út á arbeiðshilminum tað er ein politikkur sum kanska altso mann pissar í buks hitar eina lítla løtu at tað var skjótt kalt so eg haldi at samgongan skuldi verið hugtung og ringum lag av at lesa fíggjarpolitikkin hjá samgonguni í staðin fyri at tað sum andstøðan sigur andstøðan vísir bara hvussu illa tað stendur til við fíggjarstýringini hjáundir hesau landsstýrinum takk fyri
høgni hoydal ger so væl
ja og eg fari at vísa á til akselvel johannesen at hendan andstovan heur eisini verlað konstruktiv undir koronu undir øllum roynt at fingið ikki verið úti í buldra við øllum men minnast seg hvussu hesi hesi somu fólkini stóðu og róptu eftir undanfarnu samgongu at her var einki skil í fíggjarstýringini eg minnist a lýsada formannin í fólkaflokkinum fór til væl upp á tað nú máttu skilfosup á fíggjarstýringina men tit mugu bara at viðganga tað at at úrslitið er so vánaligt at tað er eingin orsøk til ein slo slík stjórn situr hvat skal hon sitað til tá hon ikki gongur megnrnar at hava yvirskot í hesum tíðum tað sum alsul johanneses sigur altso eg fram skrivaðu ætlanin her um at sl ak mas skal fáa yvirskot tá teir eru farn frá tá roknar tað atso framvegis við hesir uppoðsskotainntøkurnar sog ter ha skeldaðt nógv inná sum detta burtur tá so eg i yvirskot um nakrar yvirskot yvirhøvur er tá ter far e at syrja landstýrsmannin um vist tú tekur tær trýss milliónirnar av at vig kalkulera við fram til tvey túsund og fimmogtjúgu seksogtjúgu sjeyogtjúgu
takk fyri tann næsta røður edva jacobsen ger so væl
áhugavert at viðgera bæði fíggjarlóg og karmar tað er so nógv sagt í sambandi við hvat ið fíggjarstovan er tað er tveyoghálvfems milliónir í undirskot vist mann fær tretivu miliónir inn í ætlaðum úrslitum eg havi hugt upp á nøkur tøl sum eg haldi eitt sindur áhugaverd hvat kom hendan samgongan til hvat arvaðu vit frá undan frammanundan samgongu sum sat áðrenn og tað eru nøkur ting sum sum eg haldi eru sera áhugaverd í hesum her sum sum eg haldi sjálv og tað er tað at vit fóru beinavi inn og hugt eftir serliga almannamálum og heilsumálum og har hava vit í okkara tíðarskeið brúkt hundrað og níggju milliónir meira enn undanfarna samgongan brúkti og tá ið vit koma til almannamál so er tað økt frá hundrað og fimmogfýrs milliónum upp í fýra hunrað g níggju milliónum tað vil siga at vit hava økt raksturin innafyri almannamál við tvey hundrað og fýraogtjúgu milliónir til trý hundrað og trýogtretivi mliónir som vit hava brúkt meir púra bevíst brúkt meir innan fyri almannu heilsumál landsstýriskvinnan sum sat í almannamál sprcmct gunlesdóttr við tosa um hetta her tá ið samgonguskeiðið byrjaði at vit máttu seta fokus vit máttu vit máttu lata nakað henda á hesum her økunum tí at mann kann ikki liva aftaná fýra ár í einari ætlan í nakað sum man kundi hugsa sær sett í verk uttan at koma til at seta tað í verk visti tú ikki byggi nakað sum helst og so tað sær mann eisini á ílegukarminum vit hava eina íløgukarm sum er knappar sjey hundrað milliónir hægri hava vit brúktu íløgum í forhold til undanfarisamgongu bara fyri at vea eitt sindur aftur afturat lítandi eisini so hava vit í almanna heilsumálum og íløgum brúkt eina góða milliard meir og tað hevu verið rættiliga bvíst at vita økt íløgurnar tí at eitt nú brendu vit fyri at fáa nakað gjørt við tunlam norðunfjall og tað bleiv ført ígjøgnum rættiliga tíðliga okkara skeiði fyri iki at siga beinanveg og byggingin gongur væl áleiðis vit hava eisini í dag havt triðju viðgerð um tunnil til fámjin tann tunnilin hann bleiv líkasum broyttur av skrá í síðstu samgongu og tikin av aftur skrá tað var ein ætlan mann arbeiddi við og nú er hann so blivin til veruleikio vit hava havt triðju viðgerð í dag tað eru nógv góð ting sum eg haldi eru sett á breddan vit hava sett tveir flokkar av sjúkrarøktarfrøðingum vit hava sett tveir flokkar av heilsufrøðingum og ímeðja hart ímóti at setta tveir flokkar av námsfrøðingum og málið er at fáa sett tað longu í august tað vóni at tað fer at bera til ætlanin o bi tað var ein kanning sum skuld gerast í tí arbeiðinum og tað arbeiði er liðugt nú so nú mugu vit royna at fáa sett tað av so at vit kunnu fingu ein flokk beinanvegin tí hetta er alneyðugt tá i eg hugdi eftir nærri upp á tølini so er einogfýrs prosent av allari fíggjarlógini er til almanna heilsu og mentamál la skúlamál so tað er so rættiliga stórur partur av eini heilari fíggjarlóg sum fer til hesi málsøkini so kann mann spyrja sum so eftir tann retorikkin vil eg siga sum hevur verið her í dag til dømis vit hava sum eg nevni akkurát er flokkar í sjúkrafrøðingum skuldu vit hava lativera við tí vit hava sett stórt fokus á reabilitering og nú kann mann fara eitt nú suðura sjúkrahús og vera har í tvær heilar vikur og tað hevr mann gjørt upp í fleiri ferði og tað sama er í klaksvík skuldu mann kanska bíða við tí mmann mann kundi bíða við øllum og harvið finguð eina nógv betri úrslit í fíggjarlógini men eg eg eri sera glað fyri nóv av teimum tingunum sum eru sett út í verkt mann arbeiðir miðvíst nú við at fáa rásin o útbygdna tað var eisini komin stíður í og soleiðis er tað fleiri mál sum vita eg fegnist tá eg koyri til havnar og síggi ein bygningu sum tekur skap sum er eitt heim innan fyri tey sum hava serligu avbjóðingar hvar vit hava valt at koyra tað ígjøgnum og seta spakan í áðrenn mann setir spakan í áðrenn eit bygningurin verðr liðug kann eingin búgva í einum slíkum einum slíkum felagsskapi og tað er fantastiskt at mann fær framt nøkur ting men tá ið mann fremur nógv nú bleiv tað sagt av høgna hoydal at hetta var alt talan um bluff og lygn og hvat meir tað sum bleiv sagt um um tað tað er soleiðis sat mann sær upp á tað tað bleiv eisini sagt í áðni at tann vanligi borgarin kemur at føla ábyrgd visti mann lækkar stuðul úr danmark tað tað erso eini man eisini kan diskutera um at eg trúgvi ikki at vanligi borgarin hugsa soleiðis eg haldi føroyingurin altíð tikið ábyrgd úti á hvørjn tí einasta arbeiðsmarknaði og hvar viðkomandi hevur staddir so hann tikið ábyrgd líkamikið hvat ríkie ikki so haldi á føroyingurin er altíð verður fantastiskur til at taka ábyrgd bæði góðum og ringum tíðum og kempa fyri at at hildu samfelagið uppi men
góð átøk tí hon var farin nú so eg kann hava onkra viðmerking seinni bara takk fyri frá fólkum takk fyri elsbotnársev skunnleikstøður ger so væl
ja takk fyri harra formaður og takk fyri eina góða oglívsjáttandi røðu frá edvar jacobsen og akkurát hetta her sum hon er inni á at vit hava raðfest nøkur ting hendan samgongan borgarliga samgongan hon er raðfest ting eisini innan fyri sum røðarin sjálv nevnir innan fyri almannaøki til dømis er tað nú nevndi eg sjálv mýrina tað er tað fyrsta heimið í fjøruti ár sum bygd til fólk við menningarterni bara so høtda ikki verið nøkur misskiljing til við menningarteirni tá seinasta eyðrargarðir og teir danir sum bygd og taðn næsta er verður spakin nokk settur í fyrsta dagin út í reynstún eg bara her í suðurstreymin nú snakki egum suðurstreymoy og tað sigur seg sjálvt at vist mann raðfestir umann vil hava ting ígjøgnum líkasum pensjonistan fór hálv fjúrtan hundrað og hálvtrýsskrónur umr útbetalt um mánaðin í dag ja men so kostar tað men tað er ein raðfesting hjá okkum sum vit hava valt takk fyri
takk edva jacobsen ger so væl
e frú forkvinna eitt sum eg ikki hevði við í áðni tí er tað at eitt dagtilhald fyri mens inni í eysturoynni tað var eitt av tí allarfyrsta sum sum landsýriskvinnan setti á breddan og sum bleiv gjøgnumført og har er til stórar gleðir fyri nógvar borgarar vita mens tað er tá ið tingini henda at tað gevur líka sum aftað seyðirhar út í samfelagið sum nakað sum sum mann fær gleði av sjálvandi ger tað so tað at vit hava vit hava valt at raðfesta nú núdámdi eg faktiskt ikki tað svarið sum sigur stenberg fekk tí at mann sigur at mann skuldi spara á almannaøkinum og eg hugsaði trý hundrað og trýogtretivu milliónir hava vit økt í fýra ár trý hundrað og trtrý hundrað og trýogtretiv mli ónir tað skal eingin tænast at sparast á almannaverkinum men at onkur okkurt verður samanlagt við nýggjum stovnum og tað kann gerast tað mán fara raini ella rakstur onkustaðni tað skal mann altíð hyggja eftir men tað skal eingin tænast at smarast út til borgaran tað er so púra vist ikki so leingi sum sum eg kann hava mína og okkara ávirkan á tí sum gongur fyri takk fyri frú forkvinna
aksel vellenson johannesen ger so væl
ja takk fyri frá forskvinna eg haldi at edvar jakkobsen segði tað so væl hon segði at hendan samgongan hevur brúkt trý hundrað og níggjuogfýrs milliónir meira upp á almanna og heilsumál enn undanfara samgongan hendan samgongan hevur brúkt eina miliard meira til íløgur enn undanfarna samgongan og samstundis hevur mannlækkað inntøkurnar millum annað við at strika uppboðssølum tað er orsøkin til vit er farin frá stórum yvirskot eitt undirskot í allar allarbestu tíðum tað svarar til at eg fór inn til bankan hjá mær og segði veitst hvat eg hætt mær arbeiða minni eg vil gjarna hava eitt lán til at keypa nýggju hús nýggjan bil ein hitapott og fór á suðureftir við familjuni hvat heldur tú a bankin hevði sagt beintkinsa veitst eg hvat hatta ber ikki til tú kemur fíggjarligt óføri um dir gjørt tað takk fyri
edvar jacobsen ger so væl
takk fyri frá forkvinnanum og segði seks hundrað og seks milliónir í íløgum og hitt varð samanlagt men tað er nú einaferð so at uppiðsølan var ikki nakað nøkur suksess tað vóru lottarí hjá sjónmanninum og sjónmarin hevur soleiðis týdningin hjá sjónmanninum til at vita hvar hann flýtur og hvat hann hevur arbeitt við og tað er nógvur sáttmálurumskapur tá nógvur lán veitt til til flotan síðan uppiðsølanívur vekk so hon hevur ikki havt tað effektina sum hann kanska droymdi um men vit kunnu fegnast um nú at mann kann nokk so róliga kann mann siga handla við við at keypa sær nýtt skip tí at mann hevur trygga karmur so tað fegnist eg um og og tað er rættiliga nógv annað sum vit kundu tikið fram men tað sum eg vildi inn á tað er tað at tá ið tú kemur inn og vilt hava fokus á nógv góð mál innan fyri almann heilsu so kemur tað síggjast aftur í úrslitinum mann kann ikki bæði brúka og goyma eg haldi at undirvarpssamgonga gomdi í so nógv takk fyri frá fólkum

takk fyri frú forkvinna og til viðgerðar eru játtanarkarmarnir fyri tvey túsund og trýogtjúgu og nú hevur verið øgiliga nógv sagt um hvussu dugnalig hesar ymisku samgongurnar hava verið og hvussu ódugnaligar tær hava verið og tað havi eg so hvussu hevir hoyrt hoyrt nokk um í hesum førinum draga tað seg um fíggjarkarmarnar fyri tvey túsund og trýogtjúgu og tað sum vit hava fingið borið niðan stum landsstýrismaðurin eisini vísti á so erðu tað framskrivingar og tær vísa eitt hall upp á hundrað og tjúgu milliónir og síðani hevur mann sett sær fyri ella hundrað og tveyogtjúgu milliónir og so kemur mann við mann á at nakrar tretivu milliónir í sambandi við at gera nakrar batar soleiðin ar mann kemur niður á nakrar vhálvfems milliónir í undirskoti politikkur er fyrst og fremst at at yvirorðna at spyrja seg sjálvan hvat er tað mann vil hvat er tað mann vil í einiri samgongu setu hvat er tað mann vil í einari setu í einari kommunu og tay yvirorðnaðu tingini og tað er sum regul út frá tí sum mann hevur til at desponera við í sambandi við við pengar afso inntøkur og tað sum eg haldi visti mann hyggur eftir hesum her so haldi eg tað tað sum er kanska er mest eygufellandi tað er tað at tað virkar sum á munurin millum tað sum mann fær inn og tað sum mann brúkar til tann vanliga raksturin hann minkar soleiðisnar at tú fært minni og minnir pengar til at gera íløgur við altso summi brúka pengar at gera íløgur við av tí sum leypur av og summi brúka tað við til at petil at læna pengar vit síggja tað innan fyri kommunurnar øgiliga nógvar kommunur tað allarflestu noyðist at læna sær eit sindur av pengum men so gongur tað inn íaftur pskettuni hjá kommununi fyri at visti mann skal gera eina stóru íløgu so noyðist mann at fara út at læna pengar og men tað er sjálvandi við einum atliti á at at tað hangur saman eisini í rakstrinum og eg haldi sjálvur at í teimum tíðum sum vit hava í dag so eigur tað absolutt at vera eitt mál sum eigur at seta av sær sjálvum tað er tað at vit skulu koma út við eina fíggjarlóg sum gevur ein eitt ella eitt yvirskot og eitt javnvág tað er íteimum tíðum sum vit hava verið í tað er tað ringasta burdi verið tan ringasta tað so bara spurninguri hvussu stórt yvirskot skal vera men tað er eingin ivi um at at tað tað svara í eina uppgávu tað er at fara inn og at justera raksturin tað er øgiliga nevnt at skrúva rakstrina upp tað er straktsverji at skrúva niður aftur og visi mann ikki er rættiliga rættiliga bevístur um at tað er har mann vil vera nemliga tað at mann vil í góðum tíðum koma við einar fíggjarlóg sum gevur eitt yvirskot nær skal ho so geva eitt yvirskot við sær ikki gera í góðum tíðum tú kanst ikki geøra tí ringu tíðtað vita vit og vit fingu ait vita tá ið kreppan kom frá øllum búskaparafrøðingum at tú skuldi fara út til at læna pengar til at koyra inn í raksturin av samfelagnum tí tað var tað rætta og tað endaði við tí at tað mátti koma út til endnm og siga at nú mugu tit líkasum bitjana passa uppá tí at tað er ein spurningur hvussu leingi tú kanst tað og og tí má mann siga at út frá nógvum av teimum sum sum á tí sum evur evur sagt taki undir við meni tá ið tað so eisini verður ført fram hetta her at mann hevur verið inni og givið virðin til tey fáu altso upp á ein ellannan máta virka tað øgiliga niðurgerandi í mínum oyrum tá mann tá mann tá mann umtalar vinnuna soleiðis nú havi eg verið t havt eitt lítiðsindur við vinnu at gera og at at at kempa fyri at skaffa sær nakrar pengar fyri at gera íløgur ogsovíðari altso tað er ikki so nevnt at tað er bara sum sum sum segði hann tað kemur burtur úr ongum og eg haldi eisini at tað annað at tær fyritøkurnar sum í dag eru vist vit taka uppisjóvarfyritøkurnar vit taka alufyritøkurnar ogsovíðari tær hava havt ein kolosalan týdning fyri tað føroyska samfelagið bæði ísíni dagliga raksturi og ikki minst við sínum íløgum og harvið skaffa eina rúgvu av inntøkum til samfelagið og so er spurningurin hvussu nógv tú kanst staka frá teimum afturat og ikki tað er so nakað annað men búskaparráðið vísir á at tað eru strukturbroytingar skula til í samfelagnum soleiðisnar at raksturin ynskir framhaldandi veksur og at tað einki hevur sum so við við við inntøkurnar at gera og vissu vit nú taka og trekkja tær inntøkurnar úr sum hevu verið tiknar inn teiy síðstu árini nemliga tilfeingisgjaldið og og og og tøkugjaldið so hevði tað staðið illa til í samfelagnum og tað kann vera rættiliga skjótt tað so verður mann noyddur at gera tað tí tíðirnar broytast tað ganga upp og niður so tað var í grundini tað sum eg vildi bara leggja afturat takk fyri
takk síðani er tað jóhannes joensen ena viðmerking ger so væl
takk fyri frú forkvina ja eg eri samdur av nógvum av tí mcsakreesin førur fram við tí at at bara hyggja eftir at mann skal leggja gjøld á fyri at fáa inntøkur tað tað tað loysir ikki altíð í sær sjálvum mán mán eisini hygga etir útveiðslunum men eg hugsi eitt annað tað er tað at mann sigur tað at politisk o byggimannaherðarnir á samgonguni frammanundan og eg fliberat spyrja hinsjacareasen um tað er góður skikkur at mann letur eitt ein tómanskassa ið hendranar á teimum sum koma aftaná altso tað er akkurát sum at at mann roynir at gera tað so besverligt hjá teimum sum koma framat aftaná væl sum gjørligt tað er ein eg tiki ein óskikkurtakk fyri
kein zachariasen ger so væl
tak fyri takk fyri viðmerkinna g tað er eingin ivi er púra samdur í tí at generelt haldi eg at at mann hevur tað vísar at mann hevur eitt sindur av arukæru at tað sum so man levera frá sær at tað er í so mikið góðum hondum at mann kann vera stoltur av tí sum mann hevur gjørt og og tí sum man lesur frá sær so at tað er vælvæl eingin ivi um at tað er ógvuliga umráðandi haldi eg sjálvur at at tað at tað er tann vegin mann fer og eg haldi eisini at at at visti mann hyggur eftir so haldi e tað er altso vit eiga at kunna blíva samd um hvussu stórur vøksturin hevur verið ella skal vera frameftir tí atum at vil tað ella ikki men vit vit hoyra øgiliga nógv hetta her at at vit hava ikki ráð men vit hava helt ikki ráð at bíða at so vit sveta hyggja eftir teimum íløgunum nú haldi eg absolutt tað at íløgurnar er tað sum er øgiliga viktigt at halda fast við men tað má væ vera soleiðsinar at tú roynir at halda raksturin niðri solisitr at tú klárar at gera hesar íløgurnar soleiðisnar at tey tingini sama samdpakka takk fyri
takk fyri tann næsta røður bjarni hammer ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna tað er eingin ivi um tað at her er vísur sjálvtum játtaðrarkarmar ella fíggjarlógina at tað eru óalmindiliga dýrt at reka eitt framkomið vælferðarsamfelag sum tað føroyska samfelagið tíbetur er tað er tað r at gleðast yvir at mann kann búgva í einum so góðum og ríkum landi sum føroyar men eg haldi ikki at í hesum førinum ein andstøða skal gleðast yvir at tað gongur so óalmetaliga illa at stýra búskapinum í tí føroyska samfelagnum tað er ikki nakað mann skal gleðast yvir tað er óalmindiliga syrgiligt tað sum er mest syrgiligt og ræðanti tey sum sita og stýra afkrá nú í dag at tey veruliga halda at her er einki galið at tað gongur gott tað sum hesum syrgil um hann vísir á tað er hall um eina hall um eina hall og so kann mann pakka tað inn í hvat tað sum hann vil og sum millum annað framsøgumaðurin hjá fólkaflokkinum sigur at hatta er heilt fantastiskt tað gongur heilt fantastiskt í allarallarbestu tíðin hann fór so langt eisini at siga at faktiskt er tað s ikki verulig eitt hall tað evur eitt yvirskot á fýra hundrað milliónir eg sá eina sending í dar danmark radio í í fyrradagin har sum tað vísti hvussu mann førir propaganda í russlandi har sum mann tekur veruleikan hetta e veruleikinsum hon er men so tekur mann bara vendurn um fullkomiliga høvdið og tað er tað mann fortelur fyri fyri fólkunum í samfelagnum tað er ikki í lagi tað er ikki í lagi at mann stendur her og royna at forrangla veruleikan sum hann er tí tíverri er veruleikin eina heilt annar eg má líka taka nøkur ting við afturat at at landsstýrismaðurin varur uppi segði at inntøkurnar hava einki

biljustinussen segði at tað er gott at liggja á einum nuli eitt lítið undirskot tað er gott at liggja á nullu í allarallarbestu tíðina føroyum altso landsstýrismaðurin sigði tað eru inntøkurnar eru ikki viktigar og ein í fíggjarnevndini viljustsinussen siga at tað er gott at liggja á nullu í allar allarbestu tíðum har má eg spyrja har má eg spyrja eg veit ikki um ikki hava e fylgt við men eru allar búskaparligar reglar í heiminum broyttar vanligvíst plagar tað t vera í øllum førum fá sær tú skalt royna at fáa so høgar inntøkur sum møguligt og so lágar útreislur sum møguligt soleiðis at tú øllum førum roynir at skapað eitt yvirskot tað plagar taðat vera bæði eini húsarhaldi og í eini hvørjari fyritøku men her er tað fullkomiligani aftur nú sum sagt at veruleikin sum hann er hann er vendur í høvdið man sigar inntøkur er ikki viðtaðar og tað er gott at liggja á einum minus ella null og sum eg nevndi fyrri at umboðvir fólkaflokkin sigur at tað hevur ongantíð gingið so gott og tað hevur verið eitt yvirskot upá fýra hundrað milliónir tá roknisskapurin sigur jamen tað hevur verið eitt undrandi hall

so verður tað eisini nevnt at tað er gott at tað er eingin ivi um undanfarni røðari heðinzachariasen hann virkar sum at vera øllum førum t vera veruleika at kenna veruleikan at síggja tí eyguni at hatta her gongur fullkomiliga skeiva lagi og tað sum hevur verið samanumtikið kann mann siga at øll framframsøgufólkini tey allarflestu hjá samgonguni eisini serliga siga at hetta okur noyðast at gera nakrar strukturbroytingar ella enda tað enno meira galið okur noyðast at lekka raksturin inntøkurnar eru líkamikið okur noyðast at hugsa øðrvísi okur kunna ikki bíða longur altso tað siga tey nú men har má eg líka siga nakað við øll hesi fólkini tað er tað at tíðin er farin altso hetta her okur fara okur fara í gongd við ta fjórða árið hsári setuni og nú beint áðrenn mann skal heim no sigi mann vatst okur muga fara at hugsa øðrvísi sum teng hav gjørt tey síðstu trý árini har suman hevur tikið inntøkunar vekk um mann hevur váksið útreiðslurnar kolesalt men nú sigur mann okur kuna at hugsað øðrvísi strukturbroytingar kunu ikki bíða longur tað er eitt sindur keðiligt at at mann skal koma og siga tað nú tí at altso øll vistu av tí at tað var eitt yvirskot p á fimm hundrað milliónum áðrenn samgongan tók við og okur vistu av at longu nakrar fáar mánaðir seinni á i tað árið var farið so var man en undirskot up á trý hundrað milliónum og tað er ikki nakað sum annkann gleðast yvir tí tað er syrgiligt tað er óalmindiliga syrgiligt og eg trúgvi øgiliga bittur fyri nokrá teimum føroysku teimum føroysktu vanliga føroyinginum kann mann siga tí at tað tey sum betala gildi tað eru tað allar allarflestu tað er føroyingarnir sum betala skatt og inntøkur og leggja emvige eftir sær eisini fyritøkuna sum kempa tey síggja tað at tað verður einki lagt til síðus tí øll vita av at tað einaferð verður tað verri tíðir okur vóna ikki t kemur at raka okum so hart men einaferð verður tað verri tíðir men tað vóna okur ikki men sum sagt tað er ótrúligani syrgiligt at síggja at mann fór reingda veruleikan og mann fyrst nú beint áðrenn lukkutíð sigur nú munningur fær at hugrsa øðrvísi nú munnu k fara stúrva øðrvísi tá ið tíðin er farintakkri
græðan formær illa frú fólkini takk fyri ein viðmerking frá helga abrahamsen ger so væl
ja fyri fórsvinna nú er nevnorð i bjørni hamaeitur týdningi av av inntøkum og so framvegis og onnur úr sagongurnar úr andstøðinsum havt orði í dag hava víst á at ja men eg forert so nógv til nakrar fáar tansaman avtøkt uppboðssølum av fiski men minnist meg rætt so varð bjarni hammer tann sum var harðasta mótur uppboðshovr av fiski o farnu danskara var ísamgongu er tyiski so at hann var di tann harðasta móti tí altso hvat hvat meinar hann um at er at forera nakrar fáar sum okkara annar ansaðu nú sigur takk fyri
ja so er tað bjarni hammer sum fær orðið gersov
ísíne sum onkur segði nei tað er eingin ivi um tað at hann eg var ímóti at man skuldi selja alt uppboðssølu tað var eg og tað eri eg faktiskt toltur av enn men eg haldi tann lítli parturin sum var eftir hann var góður tað vóru fimtan prosent eftir fimmogtjúgu prosent í svartskjafti og so var tað ein partur har sum túg fór yvir a mark av sild fimmoghálvtrýss túsund tons tað tekur mann bara hála burtur tað var hóast alt yvir trý hundrað milliónir um árið sum tú kundi fingið eyka inn tað bilar einki um ann fær nann stóran part inn hesar so kallaðu trygga karmarnar tað vóru tær og ein lítil part far eftir hvat var gamlið við tí eitt má eg líka minna helga abramssen um og kanska øll hini eisini at vistu okur í føroyska samfelagnum ikki trúgva at teir breiðastu herararnar skuldu berja teið tungasta lessini so eg má koma á posert tað okur liva ein demookratiskum samfelagi einum einum einum framkomnum vælferðagsamfelagi har sum okur hava givið einum parti øgiligan framíkjarætt gongur tað gott so sjálvandi kunni tey betala eitt sindur og bera ty tyngstu bilarnar taið noyast kul gera tí annars eru okkurt galið tey veikastu kunnu ikki blíva við at bera ella kunnu ikki vera tey sum skula bera tey tyngstu leyssini tá eð ter nøkur onnur sum hava nógv sterkar breiðar herar tað haldi eg helgi abramess eisini vildi giva mær rætt í

gersuvæl ja takk fyri harra formaður ja til bjarni hammer tað sum hann nevnir sínai røðu eftir her við ati politikkurin hjá samgonguni tað er ofta mann skal tá ið væl nærkast og tað er komið í móti endanm á hesum vælskeiðnum so verður tað gjørt upp hvat hvat liggur eftir og og tað er eingin loyna sum bjarni hammer eisini er inni á ati tað var fiskivinnan sum albleiv lagt í í byrjanini av á skeiðnum og annars hevurmann ikki sæl sum reellan politikk og flokkarnir sambandsflokkurin hevur halt aftan á fólkaflokkinum sum hevur lagt støði fyri fyri hesum samgonguskeiðnum og og mann hevur sæð tað at atsum bjarnihammer eisini sigu æ sínar røðu at tað eru kanska bólkar sum sum hava nokk í forvegis sum hava fingið í ríkiligt og kanska er tað popikosting av teimum sum sum lág og miðalinntøkunum sum eru í landinum og og tað má gerast upp við tað má og og hetta er at síggja at undirskot í góðum tíðum ferðaftina fer tað er altso ikki gott nokk og tað er ikki góðtikið takk fyri harra formaður
hava mær
harra formaður tað er tað sum er nemliga at altso tá ið tíðirnar eru so góðar sum tær eru so mást tú leggja pengar til síðis tað vita øll av øll men sum eg nevndi áðni eg veit ikki um búskaparreglan og roknskaparreglarn er broyttar men tú má leggja til síðu so góðum tíðum til at standa ímóti við til íløgur og so víðari eftir her er ein hjáttanarkarmur hetta er framskrivingar politikkur eru ikki men landstýrismaðurin siga tað er eisin í ordan men ta tað er tað siggur utan iva men tað vísir so aftur at hallið blívur við at vera og tað eru atfinningarnir allastaðnir frá ikki bara ímóti hesim her játanarakarmum ella fíggjarpolitikkinum men mann hoyrir eisini hjá andstøðuni sum djóni nóls joensen vísir á at nú nærkasta valið tíðini við at renna út tíðin er farin tað er sum at síggja tey sum hava sæð film um titanik tað eru for nógv ferðafólk til forfáir rættinsbátar og mann roynir bara klættur uberjast upp í at sleppa upp í ein ella annan rættninsbát og vónar at hann klárar at koma ú rætninsbátin tað er tí okun síggja síni útbrot at markitiserar eisini samgonguna innanhýsis í løtuni vánaliga stýring og og mann vil hava fíggjarligt regluverk nú altso nú tá tíðin er farin tað er for seint takkfyrhara formaður
samuelsen
takk fyri ja eg legði merklað bjarni hammer og eg hava fest okkum við tað sama at mann kom við einum uppskoti her eg haldi tað var framsøgumaðurin hjá fólkaflokkinum um at nú skuldi fíggjarmálaráðharrin fara at samla allar flokkar og seta seg niður og og sakliga kjakast um hvussu kann mann líka sum avmarka hesar heri rakstrar útreiðsnar sum sum spola uppeftir og hugskotið sjálvum sær er jú sjálvandi gott men eg ætla at spyrja bara um hann mær um tað er ikki er íriks og nasadjarvt tá mann hugsar um at mann fyrst hevur brúkt eitt øgiliga stórt yvirskot sum var síðani hevur skapt eitt stórt undirskot og so tá mann kemur inn í val árið ætlar at kalla flokkarnar saman fyri at finna ein skilagóðan leist hóast mann sjálvandi skal vera konstruktivur og skal samstarva men eg eri ikki at marka har gevur tað nakra meining at gera tað nú
so er tað bjarni hammer
honkur vildi kanska sagt skulu okur fara inn og dálka fingarnar nú so seint framsóknin legði her uppskotið fram fyri langari langari tíð síðani altso hví kom hann ikki út tað og próvaði at samla flokkarnar siga latið kunnu standa saman um at gera nakað langtærarætlanir um yvir og mørk soleiðis okur hava sum hann kallar tað fíggjarliga regluverkið seta nakað mark á og so víðari altso mann arvar at kempa yvirskot mann brennir tað av skjótt heilt skjótt heilt skjótt lekkar inntøkurnar munandi og biljur stinussen sigur at hann segði tað her uppi frá eg hoyrdi tað og tað er uttan tí varð band tí mann kann spyrja harra formann um tað aftaná hann segði at okkum kláraði sigur at hann samgongin kláraði at hekka raksdagarútdragaðirnar tíggju prosent fyrstu ár segði biljur stinussen tað er flott og tað er øgiliga gott eisini tað at mann at mann stendur við tað sum mann ger at mann hevur klárað tað men men eg haldi tað er øgiliga keðiligt og og sum aftur syrgiligt at mann kemur nú so seint beint á lukkutíð og sigur nú burdi mann farið og gjørt nøkur ting nú mann ser at
at mann er á veg út av eggini ella útvasknar eru farnar yvir góð vind og mann kann ikki steðga teimum takk fyri harra konuni so er tað næsta orðið siri stendur bara hvat orðið gjørs væl
takk fyri harra formaður eg haldi ikki ati te ljóðar serliga betryggjandi teir seinastu dagarnar í í miðlunum mann hevur hoyrt bæði búskaparráðið og mann hevur hoyrt miðlar og mann hevr hoyrt politikarar og yvirskriftirnar hava verið hl í landskassanum ávaringarklokkurnar eiga at ringja undirskot um eina undirskot í bestu tíðin og so framvegis tað haldi eg ikki er serliga betryggjandi og eg haldi eisini at viðgerðin í dag hevur heldur ikki verið eg veitkki eg má visti mann kann siga at hon hvur erð í ørkymlandi so tá tað frægasta orðiið kann koma til taðr verir brúkt nógv tíð upp á at siga hvat onnur gera skeivt ø eisini frá samgonguumboðum hóast tað eisini hevur verið borið fram bæði frá landsstýrismannunum og eisini áðrenn viðgerðina her frá formann g fíggjarnevndini har hevur mann sagt at støðan er ikki nøktandi í dag tað var ein komma fimm millión í avlopi í seinastu samgongu og tað vórðu pengar í búskapargrunnunum eisini settir av til verri tíðir og allíkavæl so kláraði mann at lækka skattin til lág og miðallønt og at mann gjørdi tað soleiðis at fólkapensjonistar fingið meira at liva av um mann fekk raðfesti heilsu o almannaverk útbúgvingar og annað og okkurt riggaði sjálvandi og okkurt riggaði ikki líka gott sum tað burdi og okkurt náddi mann ikki o soleiðis men allíkavæl í tað kom til fíggjarpolitikkin so haldi eg mann kann siga tað at tey sum sita nú tey komu til skorin gleðir og so av hevur mann sjálvandi í eini nýggjari samgongu gjørt nakrar aðrar raðfestingar enn enn ella hvussu gjørt tað sum mann hevur ætlað mann eur broytt fiskivinnuniskipanina mann hevur broytt pensónsniskipanina mann hevur hevur givið skattalættar og sovíðari og tað er í lagi at mann raðfestir men men men trupulleikin blívur bara tað at tá ið mann ikki hevur fíggingina við og tá ið mann hvørki vil fara eftir inntøkunum men samstundis letur ger stórar raðfestingar sum mann ikki er væl tað sum er høvuðsavbjóðingin pluss tað at mann skal gera alt í senn tað er ikki tað at nógv av teimum tingunum sum verða gjørdu ikki er neyðug men tað er meira tað at alt verður gjørt í senn og tí eri okur nokk komin aftur í ta støðuna at tað er undirskot og so kann mann spyrja at hvør er tað so sum skal betala er tað so tey sum hava ráð til at betala sum mann fer eftir nei er tað ikki eg kann hava fingið att svara í dag har mann er víst á at nú eru tað almannaverkið sum skal betala almannaverkið skal spara nú skal umlatng til fólk við serligum avbjóðingum skerjast taænastustøðið í almannaverkinum skal minkast tað verða ferri fólk sum fáa stuðul og eindá sigur mann tað at fyri at gera tænastuna eitt sindur javnari um landið so verður faktiskt verri allastaðni altso har sum thar sum tað var gott tað fer mann enda á inn um minkar um mann hevur ikki pláss til at taka nýggjar borgarar inn í skipanina og at tað fer at viðføra at tænastan fer at lekka og mann vil ikki brúka pengar heldur uppá at viðlíkahalda teir bygningar sum verða sum sum fólkini búgvu í og eitt sambod verður lukkað tað er eitt svar sum eg komi frá landsstýrinum í dag samstundis m mann veit at okur liva í øgiliga góðum tíðum og mann hevur valt at raðfesta til kanska bólkar sum høvdu havt ráð til at goldið nakað sjálvur men so latur mann tey sum mann kann siga er tey veikastu til at betala prísin tað má eg siga haldi eg eru óðanstendigt visti mann hevi loyva at brúka tað orðið okur vita eisini av at tað standa yvir tvey hundrað børn á bílista til barnasjúkulatrina tað er eisini nkað tað er eisini ein raðfesting sum vil nakað manglandi raðfesting sum vil nakað so tað sum stendur eftir tað er eitt sindur tað at tað er tey vweiku sum verða rakt og tann raðfestingin er upp á einanan máta boygd í niðon og so er tað tað t at at t hvat vil mann so gera framyvir fyri at fáa viðurskiftini betur okur síggja ikki at tað verður lagt upp til nakrar politiskar reformar ella at tað er lagt upp til at mann hyggur eftir hvussu mann kann hyggja eftir inntøkum ella hvussuskal mann hyggja eftir at minka útreiðslur í felag tað einasta sum hannhevur hoyrt nevnt ta síðstu tíðina tað er at mann kann selja sín part í bant nordikk mann kann selja partabróv í smyrlein og í tjaldur mann kann flyta útreiðslur av fíggjarlógini ast mankann lata bústaðir byggja barnaheimi mann kann gera strandferðsluna til almennt partafelag og alt annað sum sum sum bara flyta tingini eitt stað uttan at mann ger nakað við tað tær avgerðirnar sum mann tekur í dag til koma at mynda framtíðina men teru avgerðirnar sum mann velur ikki at taka tær koma sanniliga eisini á mynda framtíðina og tað sum okur standa frammanfyri í løtuni við tað at tað eisini eru kríggið úti í stóri ver og tætta upp á okum sum eisini fer at gera tað at oljuprísirnar verður hægri kostnaðarstøðir verður hægri og sovíðari tað kemur sjálvandi eisini at raka harðast tey sum hava tær lægstu lønirnar og tað verða tey sum koma at betala prísin av av tí støði støðum sum okur eru í í løtuni har mann hevur latið útreiðslurnar vaksa virhøvdið og ikki ikki hevur valt at farað eftir inntøkuni tað sigr seg sjálvt at tað hhongur tað ikki saman so so eg má siga akkurát sum er at eg haldi t at okur hava alla grund til at vera stúrin serliga fyri fyri teimum sum treingja mest takk fyri
ja so er tað nakrar viðmerkingar fyrst er tað eygum samuelsen
takk fyri harra formaður ja tað er nokk so løgið at at lurta í dag eftir hvussu nógv mann hevur frá sær í samgonguni hvussu nógv mann hevur uppraðfest almannaøki og heilsuøki tá ið vit samstundis nú hoyra at almannaøki skal spara her kemur ein eyka játtan men tær sparingarnar standa við og bíðilistarnir teir halda fram at vaksa og heilsuøki tað skal eisini verða so øgiliga nógv raðfest men tar stadvek tvey hundrað íbørn av bíðilista ella meir trý hundrað til sigatriuna so tað er hvussu er nokk so løgið at vita hvar his pengarnir eru farnir sum mann hevur brúkt í pengar er um mann brúkt nokk av
ja so er tað siri stenberg
takk fyri harra formaður ja tað er eingin ivi um at mann hevur eisini sett meira pengar av bæði til heilsuøki og til almannaøkiti bæði hesari samgonguni og í seinastu samgongu og tað eru tvey økir sum ikki fara at blíva bíligari so tað snýr seg eisini um hvussu mann í hvørfall best kann also fáa so som mest fyri hvørja krónu men eg haldi at tað er nokk so undarligt tá ið mann hevur gjørt at til dømis tann pensjónsreformin mann valdi at gera har mann gevur øllum líka mann hevur valt ikki at deferensera til dømis at tey sum hava høgar pensjónir tey kundi kanska fingið eitt sindur minni tað tað er eitt val sum mann hevur tikið tað betíðir millum annað tað at nú mást tú inn at skerja tænasturnar á almannaøkinum og tú hevur ikki ráð til at lata børnini sleppa framat í í barnasigadriginum tað haldi eg er ein øgiliga skeiv raðfesting og ta tað er kanska høvuðsmunurin ímillum tann politikkin sumverður framdir nú og tann sum var í seinastu samgongu takk fyri
ja bjarn
bjidihammerh takk fyri harra formaður eisini eisini ætla at gera tíverri eru tað er øgiliga ræðandi fyri okum sum búgva í suðuroynni eg veitikkum er fari at flyta fokus men tað er báði fyri at halda íløgur uttanfyri og fór at hækka einn rakstrin munandi ætla at at gera strandferðsluna til eitt privat ella til almenn partafelag tað er ein vil vera tað vild vera á skandalu að er eingin ivi um tað øllum førum visum hann býr í suðuroynni tað hava okur ikki álit á at mann fer at gera nú tá tá ið okur hava sæð tasum nokk arasum hvusu tað gongur og hvat heldur sigur stenberg um at mann ætlar at selja eitlanastað at gera standferðsluna til eitt annaðt partafelaga og grundin sum eg skilji er til at halda íløgur uttan fyri uttan fyri fíggjarlógina og at men men tað fylgist bara við at mann hækkar útreiðslurnar munand takk fyri harrao

takk fyri harra formaður eg eri samd við bjarni hammer at hetta her við at gera strandfersluna til alment partafelag ú hvørfaleika sum tey sum eru dagligir brúkarar av strandferðsluni eru øgiliga stúrin um og eg haldi eisini at okur sum politikarar skulu síggja tað sum ein møguleika til til atflyta nakrar útreiðslur akkurát sum hann eisini hevur valt at siga um barnaheimið til dømis mann mann leggur tað eitt annað stað tað tað er ikki serliga betryggjandi og visti mann hyggur eftir tað sum hevur verið høvuðs argumentatiónum ofta við hesum almennu partafeløgnum tað er at at nevndin ásetir stjóralønina og tað er ikki alment innlit og at tað liggur akkurát sum uttan fyri politiska ávirkan tað er ikki sikkurt at tað er rætt til eina so grundleggjandi tænastu sum strandferðsluna tað eg haldi at tað ger einki at politikaran ávirka nær tí allars høvd okum í hvørfall havt nógv færri túrar
takk fyri ja so fær aksel johannesen eina viðmerking ger so væl
ja takk fyri harra formaður eg eri rættiga samdur við siru stenberg nn kemur inn á altso tá tey tosa um kera bygnaðarbroytingar so er tað rætiliga kreativt o eitt er fa her við strandferðsluni at í staðin fyri at byggja nøkur nýggj standfersluskip og seta pengarnar av á fíggjarlógini so skal mann skipa almenn partafelagan og skepa pengar utt um fíggjarlógina upptaka lán sum ikki særa fíggjarlógin at tað er framvegis skattaborgaranum umvegis fíggjarlógina skal betalast lánini aftur tað sið man kemur at tyngja raksturin hjá landskassanum enn meira at selja bakn norðdigk at selja smyrjillein og tjaldur tað gevur eina eingangsinntøku fyri at dekka undirskotið men tað er altso sum eit pissa í buks tað hitar millum ein stokkoterhiti tí tað er leypandi inntøkunar mann fær í vinnusbýtunum landskassin tæð hvørva
fyri esemberg
takk fyri harra formaður ja mán ferðast sor fornevmisi av at at er kanska fyri at sleppa at brúka meir at visti mann flytur hetta her barnaheimi út og um at flyta strandfersluna vekk um umann ruddar it sær eitt sindur vegin fyri se reða lymparanum sum mann kann gera upp aftur meira sjálvt um mann veit at visti nakað sum mann átti at gjørt so var tað kanska at dríggja nøkur ting og hildið hildið eitt sindur meira aftur so sjálvandi eta somu pengar og og og tað kundua jú ikki brúkast fleiri ferðir so ati eg haldi at av staðin fyri at flyta tingini út av av fíggjarlógini so skuldi mann heldur roynt ati at at koyrt yevir longri tíð og ta veit eg eisini kristinaháfast arbeiddi nógv við nú snakkaðr mann um hetta fíggjarpolitiska regluverkið hon samlaði allar partar inn um tað fyri at vita um an kki kundi dríggja íløgurnar út eitt sindur som alt ikki bleiv gjørt í senn men tað var tað runnu øll skríggjandi untan tað einas sum helt aftur tað var á landi og tað er so langt síðan farið tað fór við henni kann mann siga tí hon fór út her frá takk fyri
svart á tjóni nolsøe
joensenja takk fyri harra formaður ja eg haldi siristenberg rækarar øgiliga plett tá ið hon í sínari røðu førir fram nøkur ting sum sum kunnu undra tí at tað verður ikki nevnd tað er sjálandi erag hugaligt at tosa um undirsko undirskot og tað vel hat vita tosa um allan dag og og og tað er sjálvandi men tá ið mann so fer inn og kanska og og diskuterar hvar mann so kann kann hyggja eftir ella at spara so er tað tey veikastu sum sum enn einaferð eru við svioso og og sum svarið eisini framgongur í dag til sidistember frá almannaráðnum so er tað jú á almannaverkinm har tar skal sparast men vit hoyra ikki um nakað annað ráð sum skal taka nakað tað kann undra í øllum altso hví hví hevur mann ikki ítøkiligt kanska nakað sum kann vísa á so tað blívur kanska meira javnt býtt út og at sparingarnar og ikki bara raka tey tey nærmastu ella er tað kanska bara ímyndin av hesari samgonguni eð veit ikki takk fyri
eri vit saman
takk fyri tað formaður ja eg má siga at tað svarið sum eg fekk í dag var ikki ikki gott fyri tey sum eru brúkarar hjá almannarverkinum tað eru fólk sum hava ílast vera trupulleikar og til dømis tað ikki at kunna sleppa til umlætting tað kann kanska vera tað sum ger at tú kanska at tú verður so vánaliga at tú kanska verður brúkfræn plássið altíð tað at kanska skerja stuðlar tað kann eisini vera við til at gera tú ikki kann búgva heima longri altso tað er altíð dýrari faktisk í síðsta enda at fara eftir akkurát har so tað haldi eg ikki er nakað nakað gott ting og eg má siga eisini at tá ið fíggjarovn var fyrri og mann visti at tað vóru gjørdar spælingar inn í almanna økinum tá haldi eg at landsstýriskona var óvanliga rólig tað má eg siga hvat tað sum var útrið tí tað veit eg ikki men men tónutræmi

jákon mikkelsen ger su væl harra formaður eg haldi at tað er nokk so nógv politiskur dirykkur tá ið andstøðan líkasum málar ein dag framind og brúkar orð sum bera brá av at tingini ikki eru so góðir sovíðari tað er sjálvandi teirra leiklutir at prøva at seta tingini kanska í eit eitt keðiligari perspektiv en ta í veruleikanum er eg eg má siga akkurá sum her at vit hava onga orsøk til at stúra vit eru eit ríkt land vit hava ein høga livirstandar vit eru okkara skuld er tað almenna skuld er munandi men fleiri ferðir minni enn taðhasum londini í tað annars samanlokna okna við so eg haldi at siru stenberg kann vera púra rólig og tað er eingin ivi um at at hetta her góða samfelagi sum vit hava vt fara at varutaka tey málini hjá øllum pørtunum so væl sum kunna og tí er absolutt eingin orsøk til at

takk fyri harra formaður ja eg veit ikki um vindan er so døpur eg haldi at hon at hon er bara tað sum stendur í uppskotinum altso veruleikin er kanska ikki altíð so væl lýddir men men men hetta her við at okur ongar orsøk hava stúrað ja tað eru nógv góð ting eisini vis sú hyggur eftir hvussu húsarhaldini til dømis ru eru fyrri í føroyum so eru tað nógv góð ting í tað er einki við tað men tað sum egstúrin fyri tað eru tey sum hava tær lægstu lønirnar og tey sum til dømis hava brúk fyri almannaverkinum barnasúkuratriuni og annað attesum mann kan iga veikastu borgaran tey hava tað ikki gott í løtuni vissi mann í so góðum tíðum skal lata te betala prísum tí tað verða eisini tey sum koma att svíða viðsær hetta er kríggið í ukraina vara leingi tí at sooljuprísirnar hækka og og gerandis vørður hækkað og so víðari so vírða tey eisini tey sum koma apetal á prísim menheva svarið í dag og sparingarnir á almannaverkinum tað haldi eg ikki tað haldi eg ikki vara gott takk fyri
ja ja ein viðmerking
og hon er frá helga avræðingarum gjørdisvápu harra formaðurin hevur nevnist sigur stevnberg at ja tað gekk so væl í farna valskeið mann hevði avlopað eina komma fimm milliard eg haldi at hatta talið er ein komma fýra men lat tað fara men tá er ein komma tvær milliardir til forkætta persónum við og tað plagdu kristina háført at siga at tað eina ikki telja við tí tað er lán frá okkara eftirkoma so vit súgu telja tað frá so eru bara null komma tríggjar milliardir eftir og so hevur mann fingið tvey komma seks milliardir við bloksstuðli sum eg meini at siga steinberg heldur ikki er so ræðuligt gott og vit sum telja tað frá so er tað undirskapað tvær komma tríggjar milliardir so har manglar ræðulógvur enn eitt fullveldisfíggjarlóg og teir vóru tosaðar um at avlop er ikki avlop altso vit býtta um í reykjufelgjuna viðst hendan samgongan sat farnavalskeið og farnavalskeið í samgongum nú og fór tað akkurát saman politikk so hevur tað eisini avlop farnavalskeið og einki nú takk fyri

tenberg ger so væl takk fyri helgi abramsen tað sum eg haldi er aksum esensrin av tí heila tað er tað at ein og hvør samgonga vil gera nakrar j nýggja raðfestingar og fremja sín politikk og tað má tað sjálvandi vera pláss til men poangi bara tað at tað má vera fíggjað og tá ið okur gjørdu nakrar raðfestingar í seinastu samgongu so vóru tær allar fíggjaðar til raðfestingarnar tframtíðin kom ikki at betala fyri tað okur fóru eftir pengum har sum tær vóru og fingu fíggjað tey tiltøkini so hvørt tað er tað sum er trupulleikin í løtuni at mann um framt stórar broytingar og tað eru ikki fíggjaðar og tí hevur mann eina langa skuld hangandi ípiísir og hon hon skal betalast óðansað takk fyri

takk fyri harra formaður eg minnist ein f4 tátt sum hevði eitt niðurlag sum var tað sum vendi niður vendur upp og eg haldi at mann kann siga at vanliga hevur mann hildið at borgarligu flokkarnir vóru kanska eitt sindur av garanti fyri at mann hevði stramma fíggjarstýring í øllum førum at mann ikki hevði eksplosivan vøkstur í almennum útreiðslum eg haldi at niðurstøða at vit kunnu gott keglast her um um tøl aftur og fram men faktasøgan fer at vísa at undanfarna samgonga hevði eitt yvirskoti upp á eina komma fimm milliard tað var so ymiskar orsøkir til ta góðar tíðir og so frameftir men henda samgongan kom til eitt yvirskot uppá eina hálvan milliard og hevur klárað at vent tí til eitt rættiliga stórt hall so skal mann sjálvandi geva teimum bæði at t eyka útreiðslur vegna korona og vegna at mann nú er komin í eina eina krígsstøðu men faktartølini vísa eisini at írokna tað so átti mann kortini at ligið á einum javnvág nú og so er tað tað fleiri ferðir í dag hava umboð fyri samgonguna a sagt nevnt ølltar góðu tingini bg gjørt og so av t eg sagt hvat av hesum ev andstøðunm ikki vilja havt og til tað er bara at siga at allar útreiðslurnar sum hava verið gjørdar bæði á almann og heilsuørkjum hava verið góðar bæði hjá hesari og øllum undanfarnum samgongum avbjóðingin er tað lættasta í allari verðini hjá øllum politikarum og øllum flokkum tað er at brúka pengar tí vit fara ongantíð at koma har til at t ikki er brúk fyri at brúka ófatiliga nógv fleiri pengar enn vit gera til almanna øki til heilsuøki til skúlaøki og so frameftir og so frameftir avbjóðingin fyri einhvønn politikara og einhvønn flokk tað er at skapa javnvág í at raðfesta at tora at siga jamen vit útbyggja her og samstundis umleggja vit einum aðrastaðni tí tað má hanga saman ella siga a vit útbyggja her men vit skaffa hesar inntøkurnar sótu javnvág í og tað er slett eingin ivi um at tann fíggjarmálaráðharrin sum sat í undanfarnu samgongu o gudarnir skuld vita táð sótu fólk og nærmans grótu tí tey ikki fingu tað tey vildu hava upp á fíggjarlógina hon helt púra fast í ja tú mást gjarna gera øll hasi ynskini tú hevur landsstýrisfólk cx men finn pengarnar onkustaðni kom við einum boði upp á hvussu vit fíggja tað og tað haldi eg er avbjóðingin her tað er at mann vil so gjarna alt og tað skilja vit øll men mann vil ikki fara eftir pengunum nakrastaðni um mann vil heldur ikki gera nakrar umleggingar tí tað krevur rættiliga nógv og vit vita væl at tað eru rættiliga nógv økir hesum landinum vit kundu vist mann orkaði tað politiska stríðið farið undir at umlakt og skipað soleiðis at tað hóskaði betri til tað føroyska samfelagið harra formaður tað syrgiliga er ella egveit ikum eg skal siga tað e syrkiligt eg eri sjálv kanska tað sum mann kann kalla fyri einum klassiska klassiskan miðvallar politikarar altso eg eri hvørki serliga langt til vinstru ella sær langt til høgru eg haldi mann skal taka skilvísi frá báðum síðum men eg haldi tað syrgiligur at borgarligu flokkarnir hava prógvað ogheta e ikki fyrstu ferð het r aðru ferð aðru ferðir á rað hava teir prógva at teir ikki megna fíggjarstýringina otað haldi eg vera álvarsamt og tá ið eg nevni aðrurferð á rað so er tað tí tað sær út til at vera blivin eitt system at tá ið hesi nú hava eg blokkpolitikk í føroyum hava havt tað í nøkur ár eftir hondini og tá ið hesir flokkarnir sita tá fer tað heilt út at koyra tí hvat hendi seinast orsaka harformaði eg fari aftur eftir tíðina men tað er neyðugt fyri at síggja mynstri jú seinast hesir flokkarnir sótu tá fóru teir á forskattapensjónir tí teir heldur ikki orkaðu stríðið at rationaliserað ella umleggja ella krevja fleiri inntøkur og teir fóru andá til danmarkar fyri at royna at fáa blokkin sum annars havð verið fastfystir tíggju ár at hækka við tvey hundrað milliónum og teir royndu at leggja eysturoyartunnilin yvir ti eitt privat felag sum skuldi havt kent tíggju prosent í inntøkuna um árið soleiðis at mann ikki hevði ta útreiðsluna á fíggjarlógini og harvið hevði mann ikki bygt sandoyartunnilin sandoyartunnilin hevði ikki verið veruleiki við tann samgongan hevði fingið tað sína upprunaliga ætlanina gjøgnum sum hon ætlaði eysturoyartunniln hevði verið veruleiki men inntøkurnar høvdu ikki farið til at útbyggja samfelagi mum at høvdu farið til eitt privat felag við útlendskum íleggjarum amerikanarum og danskarum og øðrum so harra formaður so spurningurin og eg fari at enda við at hava ein hálvan minutt eftir meg eg fekk faktiskt at rósa núverðandi fíggjarmálaráðharra og eg fri eisini ein rósa formannin sum situr fyri samgonguna í fíggjarnevndini tí tað tarbeiðir hava gjørt hesa seinastu daguna dagarnar tað er at viðurkenna at formaðurin í búskaparráðnum hevur rætt tá ið hann sigur at hetta gongur ikki longni hetta gongur ikki longni og og tað visti mann ikki takur tað í álvara so tað einasta sum fer at henda tað er alt tað mann hevur útbygt más sparast inn aftur tí at landið fer simpultenn á heysin tað fer ikki at ganga nógv ár afturat at mann ikki hevur samanhangd millum útreiðslur og inntøkur og tað hevur mann ikki í løtuni og tað er eingin sum hevur tikið orðið í dag sum er klárað sannført meg ella nakan annan um at tað er samanhangur ímillum inntøkur og útreiðslura hjá hesar samgonguni takk fyri
hjøgnum hoytaðu teir farna við mær ein sang
gersvæltað er sára rætt sum bjørt samelsen sigur at atar ja at eisini t leggja leggja útreiðslur utan fyri fíggjarlógina um man royndi at gera eysuroyartunniní privatan síðar eingin sandoyátunnilr verið og so slett ongantíð hevði ta komup at tala hjásæran suðuroyartunlilm altso bara tað ætlar tær at gera og eg fari bara at minna ella bjørt samuelsen sigur maður tey tey hava eisini allar selt sev føroya á teli tú ælar selja bankan so at tað er tann stóra útsølan fyri at fíggja hetta undirskotið sum eftir mínum tykki bara hevur til endamáls há føroyan politikk har mann trýr uppá at visti mann gevur fýra fimm fyritøkum í føroyum alt so fær okkrt atdreppa niður til ressuna og tað er har trupulleikin er og har kundi eg ynskt mær at búskaparráðið eisini fór inn á teirstrokturarnar har haldi eg ikki ordlig at teirra teir hava givið samongumd uppkári tær men kundi eisini farið inn á hvat er tað sum hendir í samfelagnum við hvar virðini liggja tað hopi eg eisini at fara at gera
bjartsvík

altso mann hevur aftanir um at leggja samfólkið blansins í ein eitt partafelag og tað er væl møguligt at mann sakliga kundi diskutera fyri munni vatnsevi tí men tá ið mann ger tað faktist við tí fótunutini at mann ger tað tí mann vil hava lagt tú dum fíggjarlógina so er tað enn at dømi um tað sum eg segði tað vísir at hesir borgarligu flokkarnir hava ikki sum mál at hava eina fíggjarstýring har inntøkur og útreiðslur hanga saman tvørturímóti vil mann gjarna vera kreativur at finna alternativar mátar at fíggja tú uppá tá ið mann valdi forkatting av pensjónum tað vóru eisini skilagóð argument fyri at gera tað um mann setti teir pengarnar í ein grund til at standa ímóti búskapuligum sveiggjum so vóru tað faktiskt argumentir fyri at fara eftir forkating men tá ið tað varð gjørt bara fyri at fíggja vaksandi útreiðslur so hevur mann eitt problem og fyri okkum hevur tað sjálvan serliga pínufult at tí fólkaflokkurin sum hóast alt plagdi at vera ein flokkur ið vildi búskaparligt sjálvbjargni at síggja tað við sjónum at fara longur longur burtur tað tað tað pínur okkum takk fyri tað so er tað altso bett mær sær
pedes gulestóftir gersovæl ja takk fyri harra formaður eg legði merki til at røðarin segði tað at at landsstýrisfólkini rundan um fyrrverandi landsstýriskvinnan í fíggjarmálinu o kristina haføst gróti tí tað fingu ongar pengar at gera innvesteraingar fyri so skilti eg hana tað vil siga at vissu ið tey skuldu byggja hút heim ja so finn pengar onkra aðrastaðnar ella skaltgera okkurt so mást tú finna pengarn ur onkrar aðrastaðnar vit vita øll tað at hendan samgongan hon fyrsta dagin fyri at seta spakan í tað triðja heimið bar her í suðurstreym oy heldur bjørt samuelsen tað at vit ikki skuldu gjørt tað at vit skulu bíða kanska fýra árar afturat ella hvhvat er tað sum bjørt meinar við altso tað kostar og tað kostar nógv tá mann skal geva heim til fólk við serligum avbjóðingum og tað er ein raðfesting so einkilt
bjørshavn
takk fyri harra formaður eg vísti á at undanfarni fíggjarmálaráði kravdi at mann var skilavísur og hevði boð upp á inntøkur eisini tá ið mann vildi hava útreiðslur at útreiðslur mugu fylgja inntøkun má fylgjast við útreiðsluni og tað er har sum avbjóðingin er eg haldi at allar tær útbyggingar sum øll landsstýrisfólk millum annað almanna økinum og elsbet mersetis gunleygstótir sevur vera tær hava verið góðar og tær átti at verið nógv fleiri men vit hava akkurát verið til eina framløgu uppi í almannaverkinum og sæð hvussu mann kundi havt fingið nógv meira burtur úr pengunum vissi mann skipaði tað soleiðis at mann hevði raðfest hesi tingini í nógv størri mun og samstundis tryggja at tað var effektivt og tað var gott og tað var nógv betur enntað er í dag tað nyttar iku mann púra viðsjónsleyst bara sigur at mann vil seta spakan í visi mann ikki tryggjar at inntøkurnar eru har tí tað merkir at knappliga skal tað sparast aftur á hesum økinum
so elsbett mersetis gunleysdóttur burdi komið við boðum upp á hvussu mann fær javnvág í tað fíggjarliga tí annars gongur tað harast sút yvir júst tey almannaøkielgiabramsen
harra formaður nú segði høgni hoydal í eina viðmerking at hendan samgongan ætlaði at privatisera sev alto tað máána púra misskilt tí at at altso landið oigur slekki sev og tað er eingin t ætlan við um tað lat tað bara at standa fast øh nú rósari bjørt samelsen landsstýrismanninum og fíggjarnevndaformanninum tí at teir viðganga ati ne sona fast øformaður í búskaparáðnum sigur tað at útrarðslur vaksar for nógv eg far spyrja bjørt samalds nú váksu útreipslurnar seytjan komma seks prosent undir undir rakstrarúundir farnu samgongu hon vil gera teimum tað eftir og eisini viðganga at tað eisini var alt ov nógv øh annars eg púra samdur í tí ati at etta er eibalansígongd hvar vit bæði mugu bæði mugu bæði hava nøkur ynskir og eisini mugu hava fíggjarstýring takk fyri
ja so er tað bjør samuelsen
ja takk fyri nú gangja út frá tingmaðurin meinar yvir fýra ár og og har haldi eg tað stendur rættiliga greitt at útreiðsluvøksurin hevur verið á leitað tann dupulta hjá hesari samgonguni og tað er nógv tí t undanfarna samgonga hevði ikki ein lágan útreiðsluvøksturi men lat okkum vera púra púra ærlig her fólkavøkstur vur fólkavøkstur hevur eisini verið og tað kostar nógv vit vita øll at vit skulu útbyggja nógv meira á almannaøkinum undanfarna landsstýriskvinnuna í ella hjá undanfarnu samgongu gjørdi eisini eitt risa arbeiði at fáa útbygt nógv á almannaøkinum og nógvar tíðir sogu sett í svingu undir hesari samgongu eisini men tað er ikki tað sum upp anga upp á anger tað má vera samanhangur millum inntøkur og útreiðslur vit mugu útbyggja nógv meira á almannaøkinum vit skuldu brúka hundrað tals milliónir afturat at útbyggja almannaøkinum men tað má vera inntøkur tí vistú ikki inntøkur so er tað einki annaðn ábyrgdarleysur politikkur tí so fer alt á heysnum nøkur ár og hvør betalir prísin tá tað eru jússt tey á almannaøkinum júst tey sum eru ringast fyri
so er tað bilju stinsen
ger svæltað skal vita heilt ófatiliga illa til vissu vit fara á heysin um nøkur ár so skulu vit hava milliardaundirskot í nógv ár lond sum vit samanbera okkum við eru ikki á heysunum og tey skylda hálvfems prosent av btú lond í europa væl rikin lond og so standa tjóðveldisfólk sum faktiskt skuldu umboða bjartskygni og framtíðarvisjónir og spáa deyða og dóma yvir samfelagið at vit fara á heysu bara tí at vit hava nøkur pinka lítil hall okkurt árið inn ímillum í fjør høvdu vit eitt yvirskot uppá hálvt ann hundrað milliónir við masivum íløgum eg skilji ikki hesar dómadagsprofetarnar hjá tjóðveldi
bjørt samolsen
eg haldi at biljus dinesen setti júst orð á tað sum vekir mín innara ótta og tað er hetta eg tá ið sjálvt skilagóðu fólk sum biljus dinesen tingmaður tosa upp á handan mátan heldur enn at vísa á at samanhangur má vera ímillum útreiðslu og inntøkur í einum búskapi sum er so stórt sveiggj sum okkara í einum búskapi har vit vita at fiskiskapurin svingar upp og niður í einum búskapi har vit vita at alivinnan kann koma fyri bakkosti og at orsaka sjúkun øðrum í einum búskapi har vit vita at vit gjarna upp á longri sikt vilja gerast búskaparliga óheft og sjálvbjargin fíggjarligaeg skuldi ynskt harra formaður at harra harra bilju stinussen gjøgnum formannin tosaði um nettupp í hesum góðum tíðini at seta pengar av so mann kundi standa ímóti sveiggjumtað er skjótt at ganga báðar vegir serliga hjá opnum búskapum sum okkara og eg veit at tað veit biljur sínist eg minst líka væl sum eg so harra formaður lat okkum hava fokus á tað sum hevur týdning og tað er faktiskt ikki stríðið inni her men tað er at tryggja framtíðina
a hjá føroyingum ikki minst teimum mesta útsettu takk fyri ja takk so er næststøðari á skránni og tað er landsstýrismaðurin uni rasmussen ger
ja nú kjakið farið rættiliga víðað

snakkað um hettar at at bara hava framskrivingar og faktiskt havi eg inndrikk av at tey somu høvdu nokk eisini gjørt røvn vis mannhaða politikk í tí so tað er fyri mær viktigt at kritisera

bjørt samuelsen hevði í einari viðmerking og bjarni hammer nevndi í sínari røðu komu við tí at mann hevði brent hesa hálvu aðru milliardina av sum tey høvdu spart upp men tað haldi eg mann kann viga hyggja eftir hvussu roknskapirnir hava verið at tað passar hvussur ikki vit komu til í nítjan so ein part av tí yvirskotinum tað haldi eg at vit kunnu siga at vit hava fingið og so var eitt undirskot í tjúgu upp á tvey hundrað og hálvfems milliónir og so er aftur eitt yvirskot í einogtjúgu upp á sirka hálvfans hundrað milliónir so tað vísir at hálv onnur milliard er ikki brenda av og so er tað hetta her við kovit nítjan at har er tað ikki nógv í andstøðuni sum gera nógv burturúr at taka tað við mann snakkaði um ella mann tók faktisk eitt lán upp á eina komma seks milliard tí man væntaði eitt stórt hæll orsakað av kovinítjan og tað hava londini rundan um okkum havt stór hædd í mun til hvat taðhevr verið hjá so við at taka tann partin við sum hallið hevur verið hjá okkum

nógv hædd á fíggjarlógini men vit hava brúk fyri at hava yvirskot í so góðum

sovorðni ting sum kom vit nítjan hava verið so burdi mann nokk havt betri úrslit men tað betýðir ikki at støðan er katastrofal hjá men útreiðsluvøksturin hann er forhøgur og bjørt samuelsen var inni á at tað skal samsvara við inntøkun og útreiðslum men tað riggar ikki bara at fokusera tann vegin at jamen so takav bara meiriinn sum tað hevur ljóðað á aksel johannesen sum at tað er einki problem at taka nógv meira inn bæði frá alivinnuni og fiskivinnuni men gongur tað nakað galið hjá teimum jamen so er beinanvegin nógv verri statt hjá okkum tí útreiðslurnar tær eru ikki so skjótar at regulera sum inntøkuni tí er tað so viktigt hjá okkum at ansa eftir nú tey komandi árini og so hugsaði eg eisini um at bæði bjørt samuelsen og bjarni hammer ljóðaðu til ikki at vera serliga intersseraður í at gera semju um við útreiðsluvøkstrum tað sigur mær so mikið sum at har er rættiliga ivasamt hvat tey ynskja við útreiðsluni tá tey ikki eru serliga við upp á at halda aftur har saman við øllum flokkum so út frá tí so sær tað út fyri mær sum tað er minst líka gott at vit sita við ræði sum at andstøðan kemur til so tað er støðan hjá mær í mun til hvussu hetta sær út í

sáma petres grund var inni á við pensjonistum og at arbeiða at har eru ein av orsøkunum til at mann gjørdi akkurát sum hann gjørdi tað var tí aftan á

aturat pensjónini so fingu teir faktiskt undirskot av at arbeiða eitt lítið sindur afturat tí gjørdi mann hesa broytingina at mann heldur fór eitt sindur lægri við nær mann brjintiðat mótroknað men at tað soleiðis var altíð at mann hevði yvirskot av tí sum mann fór mann skuldi mótroknað tjúgu krónur av hvørjum hundrað aftan á at mann hevði kent fjøruti túsund so tað vil siga at tær fýrs túsund nei tær fýrs krónurnar av hvørjum hundrað tær vóru kentu pengar blivið skattaðir sum vanligt so tað er tað sum eru gildi í dag og tað at mann mótroknar jamen tað er eisini fyri at tey sum eru best fyri fáa mótrokningina tíðliga so hetta er eisini fyri at verja um tey sum eru ringastædd so at inntøkan hjá landskassanum heldur stand fyri tað um tey sum eru best fyri verða hart mótroknaði í pensjónum takk fyri
ja takk fyri so eru her fimm viðmerkingar fyrst er tað sámal petur grund gjørt
takk fyri harra formaður kom aftur til at tað við pensjonistunum so er tað tað sum er grundleggjandi í hesum her broytingunum sum er gjørdar tí skipanini sum er tað er tað at ferðan pensjonistur til arbeiðis sum kjena meira enn hasar fimmogfjøruti túsund krónurnar so fær hann minni løn enn onnur fólk á arbeiðsmarknaðinum og tað er tað sum eg haldi at pensjonistarner prostera ímóti annars má eg siga tað um hetta uppskotið nú heldur landsstýrismaðurin upp á at hann er glaður atir ettbara framskrivingar men fyri at minna á heta r eitt uppskot til samtyktar um játtanarkarmaraktskíggjarlóguini tá ið hetta løgtingið hevur samtykt at tað er so er taðintensiónin at soleiðis verður tað um mann veit at tað allíkavæl kemur sikkur politikkur í tað og tað verður ein annar karmur tí landsstýrismaðrin hevur víst á at tað er tað er stovnar og ráð sum hava víst á at tær skulu hava størri játtan tí haldi eg tað eitt sindur vann virðisligt at mann leggur nakrar karmar fram bara sum ein royn framskriving tá eið má veita fortreytirnar í nakrar

takk fyri nú veit eg ikki hvat sanapetur í grund meina við at fortreytirnar eru nakrar aðrar tí hetta er framskrivingarnar og hetta vísir at visi mann einki ger so verður hetta vøksturin í útreiðslunum og so hevur mann møguleika at gera nakað fyri at vøksturin ikki skal vera so høgur so up á tann mátan hevur mann møguleika út frá hesum tølunum at gera nakað við støðuna og tað er tað sum meiningin er við hesun her takk fyri
javnsarta bjørt samuelsen
takk fyri landstýrismaðurin endgav meg ikki heilt rætt eg vísti á at vit yvir fýra ár høvdu yvirskot á ein komma fimm milliard og tað vóru fimm hundrað altso ein hálv milliard sum stóð tá ið henda samgongan tók við og tað er so brúkt og so christin andreasen vísti faktiskt á hetta her inntøkuhækkingin sum verð uppá sjey hundrað milliónir tað er so eisini brúkt men eg haldi nú eisini eg var við ærligu og vísti á bæði korona og tað kríggið sum er nú sum eisini fer at skapa eyka útreiðslur men eg haldi tá eð vit vísa ella tá eg nevndi hetta her við at tað er løgið nú at fara kalla flokkarnar saman og royna at finna útav hvat mann ger nú so er tað meira úttrúgv fyri at tað skilur ein og hvør sum hevurið leingi í politikki at mann fer ikki inn í at royna at at rudda upp teiman følir at ikki verðið fíggjarstýring í trý ár tað má uni rasmussen ikki taka okkum illa upp men eg fari at spyrja hann hvørj visjónur hevur hann fyri at venda hesin her hvat heldur hann sum fíggjarmálaráðharrið er tað týdningarmesta at gera nú sámal fær betri stýring á samanhang millum inntøkur og útreiðslur
uni rasmusse
takk fyri nú nevndi bjørn samuelsen aftur eitt stórt beløp sum varð brúkt sjey hundrað milliónir pluss fimm hundrað milliónir men tá ið undirskotið ikki hevur verið størri enn tað er javen so er hasir pengarnir ikki brúktir og tað sum eg havi víst á eg vil tað er at halda aftur í útreiðsluvøkstrinum og at koma inn á konkret ting hvørji hvørjar útreiðslur mann skal minka um ella ikki lata vaksa so skjótt so haldi eg at tað hoyrir heima í samráðingum at fáa tey tingini at ganga upp takk fyri
ja g so ver tað jaspur langaard gerur kvalm
jtakfyri hara formaður eri sera fegin um at uni rasmussen minnir afturá tað sum støðuna vit hava verið í eg haldi stuttligar minni hjá andstøðuni verið sera vánaligt at vit tá lontu eina komma seks milliard til at kunna standa ímótir hjá árini tá e korona allíkaði og eg haldi eisini at eg minnist at búskaparráðið bæði í tjúgu og einogtjúgu heitti á landsstýrið sum tá sat um ikki at seta ferðina niður men men tvørturímóti halda gongd í samfelagnum tí mar væntaði eina stóra afturgongd tíbetur lev vað v so mikið væl stýrt at vit seppa undantíð men eghaldi htað er eisini umráðandi at vit taka ikki bara orðini sum hoyra nú í tveyogtjúgu men eisini tað sum vit hoyrdu bæði tjúgu og einogtjúgu
takk fyri uni rasmussen
takk fyri ja tað er púra sannheit sum jaspur langaard er inni á at tað bleiv ávara tá í tjúgu einogtjúgu um ikki at bremsa for nógv við útreiðslunum fyri at tað ikki skuldu enda galið í tí sambandi men nú verður tað snakkað hin vegin og tað haldi eg eisini er rætt at vit nú eru meira varin men sjálvandi ávirkar hetta her at kríggið er brotið út og og tað er so øgiliga ringt at siga akkurát hvat tað fer at ávirka í tí nærmastu
amtíð ja so er tað elspett mær setir í kundleys óttur sum gjera
ja takk fyri harra formaður eg vænti at uni aun ella fíggjarmálaráðharrin hann minnist til hvussu tað var tá ið mann royndi at spara til dømis í tíðliga starv ella onkrum øðrum serliga tíðlaga starv hvussu heilt forferdiliga tað illa at tað varð móttikið o mann ætlaði tað var tað snúði seg ikki um nógv mann skuldi spara somu fólk sum eru uppi á talarstjólnum dag og og bravera ella halda tær heilt fantastiskt ta ið tey høvdu fíggjarmálaráðharranm at at hini landsstýrisfólkini næstan grótur rundan um tey tí tað ev ikki finguð nakrar játtan til at gera íløgur eg haldi at vit skulu gleðast um at vit hava fingið eina borgarliga samgongu sum er bygt til okkara fólk við serligum avbjóðingum og eg haldi at mann skal vera positivur og glaður fyri tað tí eg veit at nógv har úti er glað fyri at loksins verður tað bygt til fólk við serligum avbjóðingum takk
so er tað uni rasmussen
tafyri ja arbeiðsfremjandi tiltøk tað at mann broytti tilleyga starv tað bleiv nógv snakkað um at so fóru fólk ikki at velja tað tí tað bleiv skorið so nógv har og so fór mann yvir á pensjón fyri teatbensjón heldur men tað er ikki tað sum tølini vísa tað er ógvuliga nógv sum sum arbeiðsfremjan tiltøk veksur so so tað er gott at fólk kunnu brúka ta skipanina men men tað var viktigt av at broyta tey tingini takk fyri
og tann seinastu viðmerkini fær bilju stinussen gerst væl
takk fyri harra formaður eg haldi attað eri eitt skilagott uppskot sum uni rasmussen lagt fram andstøðan tosar um at tað er eingi fíggjarstýring men vit vita at tað eru nógv ting sum uni rasmussen verður noydtil at sagt nei til fyri at kunna liggja umleið nullu samstundis so er tað a fíggjarlóg sum raðfestir tað at útbyggja samfelagið tað valdi undanfarna samgonga tíverri ikki at gera tey valdu ikki at gera fámjinstunnilin tey valdu ikki at gera tunlar norðum fjall tey valdu at gera dalstunnilin við einum yvirskoti upp á tvær milliardir siga tey sum valdu tey at brúka níggju milliardir um árið til dalstunnilin nei níggju milliónir um árið til dalstunnilin altso soleiðisnar kalla tey at mann stýrir einum samfelag eg haldi ikki tað er góð stýring
so er tað uni rasmussen
afyri ja tað er gott at tunlarn norð um fjall ganga væl men tað kostar nógvar pengar men men hatta er ein viktig íløga og sjálvandi fleiri íløgur tær hava rakstur við sær eisini sjálvt um tunlar ikki hava endiliga so høgan rakstur við sær men tá ið mann fer at byggja bygningar tá hevur tað oftani nógvan rakstur við sær so so tað er viktigt at hugsað um tann partin samstundis takk fyri
so ja so var ikki fleiri viðmerkingar so fær høgni hoydal orðið eg kann siga tað at tá ið hetta orðaskifti e liðugt so eg ætla han at leggja trý uppskot fram og at atkvøða um at víkja frá tíðarfreistini tey verða so viðgjørd í morgin men høgni hoydal fær orðið nú ger sovæl
vformær tað var mestan viðmerking tí at egeg haldi ikki tað sømir seg yvirhøvur at at bæði landsstýrismaðurin og elspet mersetis gunlegsdóttur fara inn á og siga og gera tað til eitt bragt at tað einasta hendan samgongan hevur spart tað einastsamgongan spart tað var at skerja játtanin til tillaga stórv altso fólk sum ikki í arbeiðsfør sum hava fingið eina góða skipan at tey skóru tey tað standa at reypa av hvat spardi ta tvey hunrað túsund krónur megan meðan sigur og skrivar at tá ið hendan samgongan fan til á ein dag tað gav hon teimum størstu reiðaríunum í upsjóvarvinnuni ein skattalátta upp á runt rokna tvey hundrað og seksogtjúgu milliónir krónur um árið teir góvu teimum nýtt tilfeingi sum tey ikki høvdu áðrenn bæði barenshavini o uppsjóvarog uppsjóvarflótanum fyri fimm hundrað milliónir um árið og so stendur elspet mersetis gunneystettir og reypar av at mann skar tey í tillagaðum størvi og spardi tvey hundrað túsund krónur á upp á á fíggjalóginum altso httað vís hvusu langt úti vit eru komin og eg sigi tað enn eina ferð harra formaður at standa og viðgera fíggjakarmarnr her í dag uni rasmussen hevur so hevur so tikið orðið løgmaður iki at síggja her er eingi landsstýrisfólk er eingin stýring á landinum yvirhøvur tað er bara hvør er hesar sjálvum næstur hvør fær hvør fær at rubba á til sín og soliði at tað verað við øllum fíggjarlóginum sum hendan samgongan hevur fingið st við tað vita vit tað hevu ikki verið nøkur ætlan eingin hugsjón eingin avtala um hvussu nógv útreiðslar skulu vaksa tað einfalda okkum eg eg taki fult undir við at fáa eitt fíggjarpolitskt regluverk men tað skal r ikitað e ikki neyðugtvið einum fíggjarpolitskum regluverki fyri at einam samgonga samtykkir at útreiðslurar mugu iki vaksa meira enn lat o kun siga tvey trý prosent tað gjørt undanfarna samgonga vvið tógvistur í og so vil eg eisiniviðmerkja tað sum elspett mersetes gunnleysdóttur førir fram um at hon skalt hava bygt til fólk heim til fólk við serligum tørvi vit høvu akkað t fingið at vita nú frá frá nýggja landstýrsmannunum í almannamálunum at mann skal steingja sambýlir mann skal skerju heimatænastuna og tað sum skuldi verið bygt á fíggjarlógini tað var nakað sum eykum samuelsen og undanfarna samgonga fekk á fíggjarlógini sum sjálvandi ikki alt kundu seta s í verk í senn tað eru tey heimini viðs akað latið upp sum spetmrceterssendi sendi sínari sínari síni pressuskrivu út um tað er tað og sum mann annars ætlar tað at nú skulu nú skuldu bústaðir byggja teir stovnarnar eisini fólk við serligum tørvi tað tað koyrt mann eisini út á fíggjarlógini fyri at kunna brúka pengar uppá ymiskt annað sum mann ið samgonguni helt seg kunna býta til se og síni sum mann setta bygvduborð so tað fóra bara hsa viðmerkingarnar atí eg orki ikkit hoyra tá ið tað verður sagt so nagkað ósagt og teið mann stendur og reypa sær av at mann hevur skorið sum tað einasta fólk við serligum tørvi meðan mann hevur givið teimum ríkasta pensjonistunum teir sum høvdu teir sum hava ommur hjá pensjónum sínar teir skuldu par tú fáa grundarupphæddina hví svst man enlaga vlda gera nar hví koyrt man kki kom emn á viðbótina fólk inni her fáa pensjón grundarupphæddina sum kjena ja nógvar nógvar nógvar túsund krónur um mánaðin tíggjutas mur tíggjutalstúsund mánaðin so hvat reypar mann av altso eg havi sagt tað áður mann hevur sagt mann hevur sløkt ikki bara tann sosiala radaraum man hevur s sløkt tað sosiala eykkolátu tit tosa um pensjonistar sum ein bólk tit tosa um familjurnar í føroyum sum ein bólk hygg eftir hvat hendir nú við krígsstøðugøllum har ið stórvfyritøkunar heiminum fara at skrúva allar prísir upp hvør ge an betala tann vanligi føroyingurin og eisini tey ið tilagaðum størvi sum hendan samgongan skar við harðari hond við harðari hond tað var faktisk so misti up til seks túsund krónur um mánaðin av teirra avgerðini og tað var ikki tí um man var bangin fyritet fóra yvi at blíva fyritógunarsonistrar nei tað var bara tað bara eitt sor stórt inntriv í lívi og familjuna og lívsumstøðurnar hjá einstøku familjum sum mann framdi tá við einum hóggi og so standa fólkaflangsfólk innanhýsir og reypa sær av tí at mann spardi tvey hundrað túsund krónur sum kanska kostaði lívskvalitet hjá fleiri fleiri familjum í føroyum tað hoyrir ongastaðni heima tak fyri hara formaður
tvørla nakrar viðmerkingar sigar í steymund berg vestgeva
erhardur ja eg haldi helst rætt at reypa av at mann hevur skert játtanina til fólk í tildjóðanum starvi tað haldi eg vera ein dáræðagerð men neyvan hevur tað verið til vildarlátt tí at tað er aftur tann bólkur mann fer eftir nú nú skal mann aftur gera skeringar í almannaverkinum tað er einasta støð sum mann yvirhøðugt kann finna upp á at fara eftir pengum tað er til teyð sum hava brúk fyri hjálp so tey tað hava serligar avbjóar so so at eg veit ikki hvat mann skal siga um tað men men óanstøndugt haldi eg hvussu er eitt orð
takk fyri hagnhavadjal
í royndi veru haldi eg rætt at brúkatað orðið óðanstendigt eg havi ikki nakað betri orð enn tað sum siri stemberg segði men tað er óðanstevndig tí at tann umfordeilingin av virðum av okkara felags ogn sum er farin til nøkur heilt fá í landinum er so ekstrem tað var hon eisini frá ellivu til fimtan nú er hon eykaekstrem tí am mnnhevur givið fiskin mann ætlar at geva teimum bankan hann skal sjálvandi keypast teimum sum hava fingið alt hetta forrerandi mann ætlaði at mann ætlaði at privatisera sev fór á á teli ætlar mann at kilja sundur nú ætlar mann at at gera strandfersta til almenn partafelag tað var siga at tað e in samgonga sum bara hevur sitið ov býtt su so um tey hava sitið oð búgvað borð og býtt út til s og sýni eg ein stóran túen lítlan og tá ið tá ið borðið er tømt ja so er tað bara ag ein stóran og eingin fær ein lítlan tað er tað sum er politikkurin hjá samgonguni
jákup mikkelsen
gersuvælharra formaður tað sum eyðkennir tosingalagið hjá høgna hoydal er at so leingi sum hann situr í andstøðu so ljóðar altso øgiliga gott hann hevur loysnir og i degir og øll hesi tingini alt ljóðar øgiliga gott trupulleikin hjar tann at tá ið hann fær ábyrgd so kemur einki burturúr og so sigur høgni hoydal ósatt tá ið hann blívur við at siga at tað er endan sitandi samgongan sum hevur givið loyvini til nakrar fáar veruleikin er tann at tann sum fyrst tók frá verandi aktørum í fiskivinnuni fimmogtjúgu prosent tóku býttu tað út sjálvur og tá ið høgni hoydal sæð sum fiskimálaráðrarn tað gav hann av ogn føroyafólx millum

ja harra formaður vit hava hoyrt hvør gevur øðrum skyldina fyri sínum egna fullkomnu ábyrgdarloysi tað stendur svart upp á hvítt í hesi her hesin játtanarkørminum sum landsstýrismaðurinog uni rasmus senhevur lagt fram at tit eru farin frá eg kann bara nevna hvat meðan tjóðeldsflokurin hvurveriðí samgonguni tey síðstu fimtan tjúgu árini tá hava vit fingið havt yvirskot á fíggjarlógini fyri tilsamans fýra komma fimm milliardir tit hava havt undirskot fyri umleið tríggjar milliardir so hvør avrikar tá tey fáa vald og hevði fiskipolitikkurin hjá undanfarnu samgongu hildið fram og tað vr vesturgard sjálvur svara í einum skivligum fyrispurningi so høvdu í minsta lagi trý hundrað milliónir komu inn afturat bara í avgjølduna á fiskatelefeingi so spurningurin er hvør sigur satt og hvør sigur ikki satt og hvør ger nakað tá hvør hvør ger sum hann sigur eg kann gjarna biðja fólk spola aftur og lurtað eftir hvat jákund mikkelsen segði tá hann var í andstøðu hann hevur gjørt alt øvut av tí familjan skuldi hava tað gott ja kanska fýra familjur í føroyum
vinnan skuldi hava tað gott ja kanska fýra fimm fyritøkur ikki tann vanliga vinnan yrikki tað smáa vinnan tað bjørt samelsen
takk fyri altso tað sum eg hugsi kanska er tann størsta avbjóðingin her tað er at mann heldur enn kanska at taka tann ta veruligu avbjóðingina fram sum tølini eru eitt øgliga gott prógva um tað er ikki samanhangur millum inntøkur og útreiðslur mann brúkar um man brúkar mann brúkar men mann vil ikki hækka innreiðslurnar inntøkurnar og mann vil heldur ikki finna mátar at fáa meira burturúr hvørjar krónu og tað kann jú bara undra tá ið tað situr ein borgarlig stjørn sum mann kanska hevur nakrar aðrar forvantingar til so allaði at spyrja høgna hoydal hvussu sær hann fyri sær mann kann koma burturúr hesum her tí at visu eingin inni her sum situr við valdið vil taka ábyrgd og siga ja hetta er
hetta er ikki nógv gott nú fara vit at rudda uppi í sner so dugi eg øgiliga illa at síggja hvat framtíðin verður tí vit vita væl bæði harra høgni hoydalur sjálv hvør kemur at gjalda prísin vissa kemur at sansa at og føroyar ætma út at læna og fatla nógvar pengar og fáa tað trongt fíggjarliga so eru tað ikki tey við teimum góðu inntøkunum sum betala prís høgnum
ja ta tað einfalda svarið er sjálvandi mum at hava nýggja stjórn tað vit skuldu havt leingi handan samgongan situr nú ja síðani rokis var á jólum og áðrenn tað sat hon bara býtti virðir afelags virðin hjá føroyingum út til nøkur fá og so sigur hon ra elja viktum o sita víðari eg havi spurt fyri hvat hvat er tað sum týdningarmiklðan samgongan situr tú slepst fíggjarstýringini so tað er tað eina vist tað ikki ber til so vil eg fegin gera vilja vil í tjóðeldi fegin gera semju við við una rasmusi men tað var ikki bara nú at halda aftur í útreiðslurnam sum hendan her samgongan hev spola upp s muu vit eisini hava ávirkan á hvussu virðini verða fordeild í hesum samfelagnm henda samgongan er er vurovurgrov tá hon sigur tað nú hava tey nú hava tey í tømt landskassan tømt allar grunnarnar býtt út til nøkur fá nei nú mugu vit hava breiða semju um at halda aftur í útreiðslunum eg havi góðan morgun so vv vil eisin ávirkan á hvussu virðini verða fordeild í hesum samfelagnum sum tit hava givið út til nøkur heilt heilt fá til promillur av fólkinum høvda givið okkara felags ogn og tit ætla a halda fram viðs vit seppa til bankan
tjaldur smiðilin alt so er tað beljus stinesen sum føroya viðmerkir
takk fyri harra formaður ja vit hoyra høgn heital reypa sær av at undanfarna samgonga tók nógvar pengar inn frá nøkrum fáum og gav út til tey nógvu hvat siga tølini tølini siga tað at undanfarna samgonga økti útreiðsnar til almannamál við hundrað og fýrs milliónum henda samgonga hevur økt almannamál við fýra hundrað milliónum er tað til tey fáu altso er tað bara fýra reiðarar sum hava fingið pengar av kontuni fyri almannamál tað sama er galdandi fyri heilsumál undanfarna samgonga øktir raksturin við tvey hundrað milliónum henda samgongan hevur økt raksturin við trý hundrað og fýraogtjúgu milliónum er tað bara til nøkur fá hetta er bluff høgni hoydal hetta er hetta er returrikkur eg skal ikki siga hvar høgni hoydal hevði riggað væl at spunni sum hann ger nú men hetta er reinur hetur rikkur og hetta er køldsvørt lykt tað sum høgni hoydal ber frá
jaa eg haldi við fransa eitt sindur eftir orðalagnum so er tað høgni hoydal
ssinse má gjarna brúka hørorð móti mær tí ati teg skal jarna svara hon aftur tað er rætt at bæði útreiðslurnar til almannamál og heilsumál eri eisini vaksan á hes samgongun mest við framskrivingum eg sígi ikki tær stóru prioriteringarnar og eg fari bara at spyrja fólk um tay um tað tað er møguligtat ganga út frá at fólk gloyma frá degi til dags men men bæ bæði tá ið vit tóku inn frá vinnuni altso uppisjóvarvinnan alivinnan hevði hon trupulleikar um undanfarna samgongu tað hevur ongantíð gingið betur ongantíð gingið betur hjá fiskivinnuni enn undir undanfarnu samgongu sum bleiv so spilt út og og ja vit kundu eisini ynstóknur brúkt meira pengar í almanna heilsuverkinum á á nógvan hátt í skúlaverkinum aðrastaðni tí tað er tað sum r tað sum í tóran mun kemur fólkini til góðar men við góðan skattalætta tey til lagsløntu og miðalløntu og vit høvdu varisliga vøkstur á teimum útreiðslunum og eg kann lova tykkum fyri at fólk høvdu ikki verja í almannaverkinum og ikki verja íheilsuverkinum undir undanfarna samgongu tí at tit hava onga stýring á fíggjarstýringini og vit tordu at halda aftur eisini á teimum økjunum
ja takk fyri so er tað elsbett mersetis gunnvetsdóttir sum far orði
takk fyri harra formaður eg beit merki í at bjørt samelsen segði nakað soleiðis at fyrrverandi fíggjarmálaráðrin hjá tjóðveldinum tá hon sat so tá ið landsstýrisfólkini sótu umborðið so grótu tey ella næstan grótu tey tí at tey vildu hava eina játtan har tey kundu raðfesta nøkur ting og eg skiltað soleiðis at tað er tann vegin vit skuldu í dag og og so var hetta yvirskotið upp á eg veit ikki onkuntíð ljóðat upp á eina onkuntíð uppá ein komma fimm altso tað virkar sum mær sum taer anð upp á hvør sigur tað næstan men tað varð eitt yvirskot meni eg kann siga fyri mítt viðkomandi at tá ið eg kom til so fekk eg at vita frá fíggjarnevndini bæði andstøðuni og samgonguni at tað mátti og skuldi sparast í tilligani starvi og jú eg so gjørdi men eg kann heilsa og siga at tær vóra ikki teir stóru sparingarnar tí ati nei tað var ikki serliga hugaligt tað má eg nokk kenna so eg royndi at gera tað so lempuligt sum tað ber til og tað er soleiðis ella var soleiðisnar at tey sum vóru í skipanini at tey blivu ikki rørd av hesum her men boðskapurin hjá mær er at tað var so stórur mótstøðu ímóti tí nú veruleikin gekk upp at nú komi eg við einum uppskoti um at spara eftir áheitan bæði frá andstøðu og samgongu og tað kundu tit eisini vitna tit í sum sita her í løgtinginum í dag at tað var ein áheitan til mín um at gera so tað er ikki bara bara so kann mann stander og spæla kongularót her betalarstólinum og siga tað at mann skal spara og spara men táið mansigur altso tá ið í veruleiki upp rennufrø fyri løgtingslimunum so er tað ikki so lætt tað men sjálvandi taska vit og skil í økonomiunum tað vilja vit øll sjálvandi og tá ið høgni hoydal er er uppi sigur at eg reypi um at mann hevur sett spakan í tað sum eg segði er at henda samgongan hevur fer nú at seta traðja spaka í til eitt heim til fólk við serligum avbjóðingum um ikki so langa tíð bara her í suðurstreymi og tað er veruleikin tað er veruleiki og tí og tað kostar tað er tað sum eg altíð havi sagt tað kostar og tað kostar nógv og tað kostar eisini rakstri og tað er ein raðfesting øtað blivi pengar settir av í seinastseti og man ætlaði eisini og byrjaði eisini upp á at gera hesi heimini men mann kom ikki so langt og tað er so fleiri av teimum blivi til veruleika og eg eru í veruleiki nú og tað vil siga at so eru pengar settir av og tað kostar og eg eri glað fyri at hetta er blivið til veruleika tí eg haldi ikki at vit skult býa í fýra ár afturat ella átta ár afturat fólk standa harúti desporat og bíða eftir at fáa nakað at búgva í og so tá ið tað kemur til hetta her við at nú skal mann sum eg skilti í sambandi við onkran fyrispurning at at tað er okkurt ella tilboð shar lykilin skul snarast um men sum eg havi skilt að landsstýrismanninum er hann ikki her tíverri annars hevði eg hugsað mann koma upp og greidd frá ati tað er fyri ati hesi fólkini skulu hava nakað betri at fara í eg havi skilt tað soleiðis nar at har sum tey eru tað er ikki nóg gott soleiðisnar at tar fara í eitt betri stað soleiðis havi eg skilt tað men men tað kemur hann nokk at greiða frá seinni og eg haldi eisini ati tá ið rættir tað at innan fyri almenna øki er raksturin og í løgurnar tær eru hækkaðar rættir tað og tað vita vit øll at tá ið vit tosa um hetta økið so raka tey tey sum virkuliga hava brúk fyri einari hjálpandi hond einum stuðli eitt heima búgva í ella hvat tað skal vera og eg haldi veruliga at vit skulu gleðast um tað og sum eg havi skilt so ella veit so kemur ein eykahjáttandag ella ja upp á eg meini tí trettan milliónir fjúrtan milliónir til almannamálaráðið so akkurát farát kalla la fyri sparingar so tað tað skilji eg ikkiordilig takk fyri
ja takk her vóru nokk so fitt av viðmerkingum billjustinussen ger so væl
tað er tað tað er undarligt at sita her tí at fyri tað mest at hava harmaljóðini í andstøðuni verið tað at útreiðljurnar bara spola uppeftir men so hoyrdu vit høgna hoydal hann brúkti mest av sínari sínari talutíð til at tosa um at vit høvdu spart tvey hundrað túsund krónur og tað var forferdiligt so tað er lík sindu trupult at finna útav um vit nú gera rætt vistu vit hava spart eitt sindur ella um tað er rætt at vit hava koyrt fleiri útreiðslur á eg haldi í hvussur at elsbet mersedes gunlegsdóttur hevur gjørt eitt fantastiska arbeiði tá ið hon sæt út í almannamálaráðnum og veruliga sett ferð á at fáa gongd í tað sum vit hava bíðað eftir í so nógv ár at vit fáa góðar bústaðir til fólk við serligum tørvi o tað er tað sum hevur størstan týdning tá ið samanumkemur
ja takk elsbet mersetis gunlagsdóttur ger so væl
ja takk fyri harra formaður ja tar við tiíllagast starv hatta var mest bara fyri at vísa á hvussu hvussu ja eg veit ikkum mann kann siga hvussu lítil viljin er til at spara tá ið mann roynir allíkavæl meni eg eri samd við billjustinussen sum eg eisini veit brenni fyri tí sosiala økinum at tað er øgiliga neyðugt at hesi fólkini fáa eitt virðiligt lív og hava nakað gott at búgva í og eisini tá tað kemur til se bíilistar har tey skulu hava hjálp av ymiskum slag at tey sum ikki skulu standa í kanska áravís og bíða so eg haldi tað er harra forkvinna eg haldi hetta er ein góð raðfesting og tað sum eg altíð hevur so øgiliga glað fyri tað er tað at tað altíð hevur verið eitt samt løgting sum tikið undir við tá tað kemur til tað sosiala økið til at hjálpa hesum fólkunum sum virkuliga treingja til og tað situr stóran prísiá takk fyri
ja takk djóni nolsø joensen ger so væl
takk fyri for forkvøddaða tað er ikki eitt samt løgting sum sum sigur at vit skulu sum tað fyrsta spara á almannøkinum tá ið undirskotið er stórt og forbrúkið er høgt ja so sparar mann tær ikki til at skilja altso eitt mann ætlar at tapa eitt val so ger mann tað og tað er hendan samgongin fult í ferð við tí tí er tað sterkir til at skilja at mann leggur hvat við nýsøk eisini eitt morsetti sjálv situr við við borðið úti í landsstýrinum og sigur at hon fekk boð um frá bæði frá andstøðu og samgongu til at spara men har sita eisini aðrir ráðharrar har sita eisini ráðharrar so tað er uppá tíðina at mann stendur upp fyri hesum økinum og sigur at nú er nokk men vit ikki hvørja ferð eftir tí lægsta felagsnevnara fyri at spara men tað eru eisini onnur ráð sum sanniliga eisini kunnu spara takk fyri
ja takk elspetmersietiskum leysattur ger so væl
ja takk fyri harra formaður eg vænti at djóni nólsoy minnist eisini til at tað vóru onnur sum royndu eisini og tað gekk heldur ikki so so gott øhtá mann snakkar um at spara sovítt sum eg veit so er ein eykajáttan á veg ella er longu sum eg kanska færá sum vit fara at diskutera um ein a løtu og til almannamálaráðið ella til hetta økið sum vit hava snakkað so nógva um í dag tosa vit um meina hækkan upp á fjúrtan milliónir so so kanska at landsstýrismaðurin kemur at greiða frá tá i mann snakkar um sparingar eg vænti teg meira hetta her við at effektivisera og tað haldi er gott til dømis skálagarði í í í klaksvík til fólk við seinheilarskaða sum opnar møguliga ár ella januar komandi ár at tað eru ein effektivisering tí at tað at fólk fáa ella heila bløðing at tað skuldu fleiri fólk til at passa eitt fólk í staðin fyri tú fært eitt heim har sum tú fært eitt stórt arbeiðspláss og kanska fimtan sekstan fyri at búgva í sama heimi tað haldi eg um mann kann kalla tær ein sparing ella effektiviseringtakk
ja takk so er tað bjørt samuelsen ger
ætakk fyri ja nú er tað jú fíggjar karmarnir við viðgera og har blívur tað mest sentrala sjálvandi hetta vit í búskaparliga samanhangurin millum inntøkur og útreiðslur og sbet messetes gunleyesdóttir hevur víst á fleiri heim sum eg opnaði og fyri hvørt pláss i hvørt heim so eí tað jú ein stór hending ikki minst fyri tey sum tað snýr seg um men vit vita øll inni her at tørvurin á útbyggja almannaøki er sera stórur g tørvurin at hækka løninar til tey sum arbeiða har tørvurin á tryggja arbeiðsmegi tørvurin at tryggja fleiri útbúgving og so frameftir so frameftir tí ætlaði spyrja elsbpet mersetes gunlestdóttir um hon kanska kann koma við ein boði upp á hvussu framtíðar tryggja vit hetta økið fíggjarliga hvussu tryggja vit at vit hava neyðugu inntøkurnar tí tað sýnist ikki á nakar í samgonguni kemur við boð upp á tað men kanska elspett mersetes gunleygsdóttir ger tað hon hevur sitið við hesum her økinum takkfyri
gunnleiðisdag tí ger so væl
harra formaður ja innan fyri tað sosiala økið haldið bestemt eg kann koma við boðum um tað og nevndi nemiliga akkurát nú fyri løtu síðani skálagarð sum skal lata upp har í klaksvík til fólk við seinheilaskaða í dag er tað soleiðis at vofta t fólk verður rakt og vr púrasta ófullført so kann tað fáa hjálp kanska í heiminum heimi skal gerast um tað skal hjálpara kanska fýraogtjúgu tímar um døgni og nú fer mann og gera tað heim soleiðis ati pláss fyri fimtan fólkum sekstan fólkum og har fer t arbeiða kanska eini tretivu fólk ella meira enn tað sum longu eru úti í samfelagnum soleiðisnær mann pp á tann mátan kann effektivisera og eisini hetta her við ati at vit mugu fáa eitt samstarv við kommunurnar tað almenna ma fáa samstarv við kommunurnar soasa vit effektivisera okkara arbeiðskraft tað tað er har vit eg eri øgiliga nógv er effektiviserað eisini tøkni tað er eisini ein máti
tað nú er í lið at koma í við men ja takk bjarni hammar
gersuvælh takk fyri frú forkvina tað er eingin ivi um at elsbet mersedes gunnlegsdóttir hon brenni fyri hesum økinum tá hoyrigur hon er ágangandi ella ikki ágangandi hon er hon vísir í at hon veruliga ata her er nakað sum hon tímir o hevur skil fyri tí frú forkvinna tí er tað øgiliga trupult at skilja at elsbet mersetis gunlegsstótir av egnum og fríum vielja valdi at fara úr almannaráðnum tað haldi eg er trupulgt at skilja og og eisini eittlanastað eit sindur sinn takk fyri frú forkvinna
ja elspet mar setes gunleysa at túr eg geri ovæl
ja takk fyri at vera formaður og eingin er sum formaður sum eg sjálv men tað er soleiðis nær at onkuntíð so so er tað ikki eins egnu persóni sum skal koma framum og gjørdi eg ikki tað so var eingin samgonga og tað havi eg greitt frá eisini í fjølmiðlunum fleiri ferð at ja eg gjørdi tað eg var noydd til og ikki at siga tykkum tit kenna eisini mína meining tá tað kemur til grundveruni men tað eisini tað at tað var eingin samgonga við síðum mann ikki tók hetta stigið men tað er rætt sum spyrjarin nevnir eg brendi og brenni fyri arbeiðið tað er ikki tí at eg fór eg hevði virkuliga hugsað mær at forset tað
ja takk sorta rósa savlaðus eina viðmerking
takk fyri frú forkvinna tað er enki ivast í at elsbett gunlagsdóttur gjørdi eitt stórt arbeiði í almannamánaráðnum har komu nógv á skafti vit fingu eina nýggja lóg sumvii almannatrygdog tænastur og vit fingu eisini fleiri bústaðir og við hálp meg siga um við lógini um beiðisalmannatrygd og tænastun var jú eisini forkvinnan sum situr í formalsplástinum dag eisini rætt skal vera rætt men tað sum erð kanskahsær ófrætta kent tað er tað at at nú mann kanska skal til at taka og gera nakrar draskar sparingar sum ikki er meiningin og at mann kanska niðurleggur eitt sambýli tað er ikki tað sum eg havi tað ringasta við tí at tæy sambýlin r nógvur av teimum hava er øgiliga øgiliga vánalig og visti mann kann koyra fólk inn í í í í hølur ella úbývur sum eru munandi munandi betri og meira nýmóta sjálvandi skal mann tað og ikki minst at fáa fáa dygdina á fakliheitini uppraðfesta
ja takk elspett marsetis gunnagstóttir ger so væl
ja takk fyri harra formaður tað er øgiliga hugaligt og gleðiligt at lógin um álmanatrygdkom ígjøgnum og hon bleiv ein mælt samtykt og eg kann ikki lata vera við at nevna at hon atvælferðarlógin áðrenn og tað bleiv gjørdar nakrar justeraingar og har haldi at vit skuldu ikki gloyma fyrrverandi samgongu eygum samuelsen sum arbeiddi nógv við tí men hon skal ígjøgnum og vit vóru ella tá ið vit komu til so gjørdu vit tað men tað varð stórt arbeiði gjørt áðrenn tað tað skal øtað er snakkað um stórar sparingar innan fyri almannaverkið álvara tosa altso nú kemur landsstýrismaðurin niðan her skal h hava eykajáttan pær fjúrtan milliónir har haldi eg veruliga at landsstýrismaðurin skal koma og greiða frá hvat hann meinar við og sum eg havi skilt tað honum so koyrir hann skuldu nøkur fólk flyta og tað er tí at tað er eitt betri stað altso tað er betri karmar og tá ið tað kemur til vánaligar bygningar ja men hendan samgonga tað eitt tað llaallaallarfyrsta hendan samgongan gjørdi tað at seta trýogtretivu milliónir til at halda hesarr bygningarnar vðlíka so tað eru ikki verri enn ilt altso vit ikki komið mál og koma tað heldur
fyribils takk fyri ja takk næsturða røða er aksel williamson johannesen ger so væl
takk fyri frú forkvina fyrsta ølla skal eg siga ati adi eg haldi ikki at tað pp á nakan hátt er eitt lætt arbeiði hjá landstýrsmaðuin fíggjamálinum hevur tí tað er eingin ivi um at trýskið á útreiðslurnar er stórt av fleiri í orsøkum ein orsøk er nakra av skipanum sum hendan samgongan hevur gjørt sum ger tað útreiðslar automatiskt fara at vaksa tað komandi árini eitt annað er tað broytta aldurssamansetingin sum eisini leggur trýst á útreiðslurnar øhorsakan tók orðið annars tað var at billjustinussen var inni á nøkrum tingum við við við í sínum viðmerkingum ta eina var at hann lat nøkur tøl upp eg haldi tey tølini vóru røtt um hvussu nógv hendan samgongan hevði brúkt upp á heilsuverk í mun til undanfarna samgongu husu eykundu rúktp á almannaverkið í mun til undanfarna samgongu o steðgar umn íløgur í mun til undan farna samgongu og sum biljustinusen sigur so hevur samgongan brúkt nógv meira enn undan farna samgongu up á hesi økini men samstundis er tað onnur samgongu sum pástanda tað at undanfarna samgongan brúkti meira pengar ltso eg veit ikki orlga huss tað hongur saman men tað var ein viðmerking til at høgna hoydal biljustinsem kom við hansara hvat brúkti altso høgni sigu vit umfordeildur pengar frá tá im sit fóru hægst upp til hini og tað var bilustinusr itt sindur ósamdur í skalt vísa á nøkur ting undanfarna samgongan tók áleið trý hundrað milliónir og krónur um meira inn frá uppissjóvarvinnuni og alivinnuni har góvu veg millum annað skattalátta sum gjørdi tað vanligur arbeiðari við arbeiðsinntøku fekk sirka átta túsund krónur meira at liva fyri uárið at ein fólkapensjinistur fekk sirka átjan túsund krónur um meir a liva fri um árið ein fikarpensjnistur fekk áleið tólv túsund rónur u meira at liva fyri fyri um árið ein lesandi fekk áleið tíggju túsund krónr m meira at liva fyri um árið og sum fingu familjuískoyti til barnafamiljur sum livdu í fadracravoa sum eisini hjálpti væl til kundi kanska muna betur ntað hjálpti eisini væl til og so spyrji billjustinussen hví taptu tit so væl hví taptu tit so væl jú vis kulu eisin taka egnan barm tað kann vera at vit kundi gjørt okkurt øðrvísi og okkurt betur men ein orsektiv við tapti valið millum anað fólkaflokkurin vann val tað var tað akr ein flokkur sum lovaði at sammands fast tú skuldi skatta fríur fyrsta januar tvey túsund og tjúgu at eingin skuldi rinda meira enn tretivu sent skatt fyrsta januar tvey túsund og tjúgu at tað skuldi brúka minni pengar enn undan farna samgonga og tey yvirskotin sum vóru tá skuldi vera størri enn tey vóru lat okkum hyggja eftir úrslitinum eg eri sambaldsfastik skattafríir nei rinda vit tretivu sent skatt í dag nei brúka tit minni pengar undan farna samgonga ella farru pengar nei teð brúka næstan tvífalt so nógv og eg eru yvirskotini vorðin størri nei yvirskotini tey stóru yvirskotinisum vóru eru vorðin til stór undirskot tað var ein orsøk til at undanfarna samgonga tapti væl eg haldi í politikki su øllum øðrum ýs viðurskiftum heva stóran týdning bæði at kunna hyggja sær sjálvan spegilin og hyggja at veljarum í spegil tá mann hevur lovað størri yvirskot brúka minni pengar samhandsfastur skattafríur og eingin krinda meir enn tretivuosenti skatti og hevur gjørt tað mótsatt áv øllum økjunum so hevði eg ikki kunna hugt mær sjálvum í spegli tá eg leyði mi áðrenn eg leyðimeg sovin á kvølda mær og tað er ein orsøk til vit tabdu væl men skalesini va egnabarm vit kundu uttan iva gjørt okkurt betur takk fyri frú forkvina
ja takk heru nakrar viðmerkingar elsbett mersetis gunnlagstóttirer
gers vælja takk fyri harra formaður fyrst skal eg siga at er samd við røðaran um at saktans gjørt okkurt betri nei ella skemt ein arbeiðsmaður í dag fær trettan túsund og níggju hundrað krónur er uppetalt um mánaðin vissi hann fær fjøruti tímar tað er ikki sikkurt hann fartað og visu vit nú taka ein sum eru fyritíðarpensjonistur ein sum ikki hevur mækað og so fær hann fjúrtan túsund og tvey hundrað krónur er upptælt um mánaðin og eg haldi tað tað er í ordan at fyritíðar pensjonistur farast pengarnar men eg eri samd við røðaran um ati vanligur arbeiðsmaðurin eigur at fáa meira uppitalt tí av hesum trettan túsund g níggju hundrað kan mann vænta betalir eitt limagjald kanska pinur sseks hundrað krónur ella haráleið so tað treingir harðliga til men tá ið tað kemur til pensjóna so kann halda eg kann gott siga at í dag fær ein fólkapensjonistu fjúrtan hundrað og hálvtrýss krónur meira útbetalt enn áðrenn vit komu til so tað er ikki verliganilt takk fyri

gersvæja nú skemtaði elsbet mersetes gunlessettr við tað umat óas hamtri atvit kundu gjørt okkurt betur og tað heur týdning í politikki at duga athyggja inneftir og og eisini innrøða tað at okkurt kundi veria gjørt eit sindur øðrvísi og kanska itt sidur betur men akkurátíi hefta hertá elsbet mersetis gunesdettir nevnir tað vanliga arbeiðstakarin tit lovaðu at skattinl far tretivu setir fyrsta januar tveytúund ogtjúgu tit hava ikki gjørt tað undanfarna sagongu samgonga gav vanliga arbeiðar ein skattalætta á átta túsund krónur hvat gjørdu tit seinastu tólu samgonguni tá góðin vanliga arbeiðar ein skattalætta á seksoghálvtrýss krónur um mánaðin og bankastjóranin ír sjey túsund krónur um mánaðin so tað er ófatiliga langt ímillum orðini hjá fólkaflokkinum og gerðirnar og tað halda eg tit kundu gera nógv betur

frú forkvina ja eg eri samdur jáakseu vjó jhannesen vit kundu hav gjørt nógv munandi betur øhog tað var tað var á nógvum økjum men hóast alt so so hildu vit tann tað hugsa honum tað kósina vit hødu sett og gjørdi tað sum vit høvdu lovað undan valinum mentaðer púra rætt sum aksenivið hannesen segði tað tá eg upplivdi vælsíðu a so tað var eg eg visti væl at alt var bluss sum bleiv sagt men kortini virka tað sum at at at fólkaflokkurin hvussu helt at fólk trúði t í og eg veit ikkium tað tasum var avgerðandi tað veit eg ikki men umframt tað at teir lovaðu skattalættar og og ókeypis sambansfast so lova teir eisini at skerja øll avgjøld og teir góðu ein skattalætta tær góðu ein skattalátan te størstu bilagisku reraríini upp á tvey hundrað og seksogtjúgu milliónir tað gjørdu tar beinanvegin og teir stóru inntøkurnar hjá landskassanum samstundis so era tað verður verri hjá tí vanligu arbeiðarunum at fáa kanstman siga lívsumstøður til tað sum hann hevur krav uppá tað var tað teir gjørdu ogat ter sóppu avstav við tí ja tað veit eg ikki tð tað ta vildi eg eisini læsta teimum sum spurdu tær teir svaraðu ongan up á hvar pengarnirstul koma frá
ja takk aksel lønson johannesen ger sovæ
ja nú haldi at nýggju formaður í fólkafloyskinin segði beinanvegin an verðan valdur hann fer undir at gera eina nýggja vælskrá og eg eri ikki kløkkur um í væl skei e fari ag standa at fastiskt kattafríur sum tei lova fyrr og ikki hildið eingin grindameiri tretivul tens skatt so teiy lova fyrr og ikki kal hldið og so fer at bjóða seg fram at ven ta undirskotið so tað sjálvára skapt til yvirskot at rudda upp eftir sær sjálvum
ja takk bjarni hammer eina viðmerking
øh frú forkvinna tað er nokk tað sum tað var sumasel johannesen vísir á at nú verður tað hesi ferð fara eg at halda lyftini men tað sum eg haldi er nokk so stuttligt at síggja at tað sum hann lovaði at tey yvirskotini ikki bara tað og vallyftini tey eru aksum vend á høvdið altso yvirskotini eru stór men tað eru næstan akkurát líka stór undirskot valliftini tað sum han lovaði tað er vent akkurát akkurátsum høvdið tí er tað øgiliga umráðandi eisini at mann minni meg fólk á ati hvat er mann segði og hvat eg mann gjørdi takk fyri frú forkvinna
ja takk axseble johannesen ger so væl
ja eg eg havi argað eitt sindur samgonguna við at ti jørgun niclasen nú er hann ikki taddir í tingsalinum her men hann hevur áður sagt av næsta fíggjarmálanum ja vit lovað at at skuldi vera skattafríur men tað vóru tað fingu ikki undirtøku fyri í samgonguni soleiðis øgiliga lætt at sleppa burtr úr tí lyftinum sum stóð kvøldið fyri vali og segði veljarin hann ver í skattafríi fyrsta januartvey túsn og tjúgu soleiðis spurt hvørji eru hinir samgonguflokkarnir sum ikki atkvøddu fyri el ha ikki vildu heta hr í samgonguni ertað sambandsflokurin er tað miðflokkurin tí at fólkaflokurin hevði eitt uppskot uppskot í løgtinginu beint áðrenn løgtinsvalið og tað atkveiddu bæði sambandsflokkurin og miðflokkurin fyri tí uppskotinum
ja takk so er tað bilju stinussen eina viðmerki
frú forkvina eg vænti at aksel johannesen og javnaðarflokkur færa at vinna komandi væl tí tað verður hopiðleyst hjá kristian andreasen at klára makkja øll tey vallyftini sum aksel johannesen longu hevur lanserað e í løgtinginum við einum ótalu av útgjaringaruppskotum men tað var eitt sum aksel johannesen nevndi sum eg ikki ordiliga skilja og tað var hetta her at hann sigur at undanfarna samgonga tók so øgiliga nógv inn í tilfeingisgjaldið altso undanfarna samgonga tók bara maks tá ið eg tók mest tók hom hundrað og áttaoghálvtrýss milliónir inn frá alivinnuni henda samgongan hevur tikið hundrað og seksoghálvfems milliónir inn undanfarna samgonga tók tá ið hon tók mest trý hundrað og níggjuogtrýss frá fiskivinnuni henda samgongan tikist trý hundrað og fjúrtan so tað passar ikki ordiliga tí fær at spyrja aksel johannesen hvussu nógv ætlar hann at leggja í avgjøldum á alivinnuna og á fiskivinnuna tá ið hann kemur framat í tølum
ja takk aksel ve johannesen ger so væl
ja takk fyri minnist meg rætt so tók mann fjøruti miliónir frá alivinni tvey túsnog fimtan og hundrað og átta milliónir frá fiskivinnuni í tveytúsno fimtan og tann vøksturin fram tveytúsndo nítjan var trý hundrað milliónir taðvar tað sum eg royndi at siga øh og tað at javnaðarflokkurin hevur lovaðat at møguligt kostar nógvar pengar er ikki heilt rætt eg havi víst á at at stytta arbeiðsvikuna kostar fyri land og kommunur syrka fimtan milliónir um árið um at ger tað hálvan tíma um árið yvir seks ár tað eru ikki so nógvir pengar og at hækka lønina hjá teimum sum eru lagslønt sum arbeiða inanfyri umsorganarøkinum fyrstufrensk kvinnur tað kostar heldur ikki so ófatiliga nógv og tað er veruliga neyðugt um vit skulu hava vælferðarsamfelag framyvir so mugu vit gera hesa átøkin sira hava nokk á starvsfólkum inan fyri heilsuøki almannaøki o dagstovnaøki og eldraøki og so framvegis samstundis so vilja vit eisini bæði ansa eftir útreiðslunum eisini ansa eftir íløgunum hvusu stórar hvussu nógvar stórar íløgur mann gera í góðum tíðum men eisini taka meira pengar inn frá alivinnuni og uppsjóvrarvinnuni serligan í alivinna í hesum førunum tá tað gongust væl um gongdin vendir so er stoyvar eina øðrvísi mentá ðað gongst væl so ber tað til at tey rinda eitt sindur meiratakk fyri
ja takk næstur at røða er jacob vestegaard ger so væl
takk fyri frú forkvina tað hevur verið áhugavert at fyngja orðaskiftuni í dag eg skal ikki leingja øgiliga nógv um tað men serliga tað seinasta sum serliga javnaðarflokkurin og tjóðveldið hava borðavegið verið rættiliga rættiliga áhugavert og tá ið mann seinasti ja tíðin hevur verið vitni til útskjaringina ella væl stríðir sum er startað við javnaðarflokkinum har øll skulu fáa tað betur og mann skal geva øllum geva øllum meir næstanvd fara tey til gongu so má mann undrast tí samstundis tosar mann um at mann mann brúkar al for nógvar pengar eg skal vera ein av teimum sum sigat ja bæði undanfarna og hendan samgongan kundi havtt hildið táttari í men okur hava jú havt bæði eina koronastøðu og nú kríggj har ið avbjóðingarnir verið størri enn vanligt so so tað burdi mann kanska havt gjørt betur hetta her hetta her við at tosa um sum vælstýrið hjá javnaðarflokkinum var at nú skuldu pengarnir fara út í hvønn krógv ja men okur hava jú raðfest okur hava jú raðfest almenn øki rættiliga nógv okur hava jú raðfesti heilsuverkið rættiliga nógv tað eru tey kjarnuøkini sum sum javnaðarflokkurin mangan hevur hevur tosað um ja undanfarna undanfarna samgonga tosaði um at byggja ætlaði at byggja skuldi byggja hevði uppskot um at byggja men tey bygdu einki og tá ið mann so í hesi samgongu fer undir at byggja nú hava tey í undanfarna samgongu allir erðina av tí avgerðarloysi var jú týðiligt og tá ið mann nú hevur sett skjøtul á at byggja til tey veikasti í samfelagnum nei nú tað er ikki gott tað er býtt út til nakrar nakrar ávísar ávísar persónar og nakrar fáar persónar stóra økingin av játtanin á almannaøkinum farin til akrar fáar persónar tað passar bara ikki stóra økingin til útreiðslur heilsuverkinar farin til nøkur fá tað passar bara ikki heilsuverkið til o grøll o almannaverkið l eg til tey sum sum sum hava minni tatta passar bara ikki sum hann sigur og tá ið mann tosar um at hendan samgongan ikki fremur tað sum hon lovar jú í rættiliga stóran mun elsbet mersetes gunlagstóttur bygdi byggja heim far hyggja runt í havn tá flaggar næstan annan hvønn dag ver a ikkgildi tí man veruliga fór í gongd við at byggja undanfarna samgonga hevði eitt eitt uppskot um at byggja eit barnaheim tað log í tinginum í fleiri umførum teir startaðu við tretivu milliónum tað endaði upp í hundrað ogtretivu milliónir ikki minnist rætt um mann bygdu einki heim og tí tí at mann maksaði tað ikki okur lovaði at broyta fiskivinnulóggávuna ta fiskivinnulóggávuna sum skapti eina nakatødn í alla fiskivinnuna okur broyttu fiskivinnulóggávuna soleiðis sum okur høldu lovað okur síggja sjónføri søgnin í dag at fiskivinnan reiðararnir framtíðar tryggja føroyska búskapin við teimum bestu amboðunum við teimum nýggjastu skipinum og tað eru íløgur sum hann ikki hevur sett fyrr íløgur kanska fyrri tvær tvær milliardir í føroyska samfelagnum høgni hoydal løgtingsmaður plagdu tosa um ercsteg var í danmark hvussu nógv hevði tað soverið og visti mann so var í kina so er tað verð øgiligt men tað er taðer øgiligar íløgur tí okur broyttu fortreytirnar soleiðis at vinnan kundi framtíðar tryggja búskapin alivinnan framtíð ar tryggja búskapin í dag tann teir pengarnir sum í dag ger tað at vinnan framtíð ar tryggja búskapin ætlar mann at ætlar mann ætlar man at taka inn tá mann kemur um mann kemur tiltil valdið og tað er so tað sum mann hevur boðar frá mann hevur ikki boðað frá nøkrum sparingum ikki einari einastu krónu takk fyri

ger so vælja takk fyri harra formaður ræskara rætt eg haldi at javnaðarflokkurin aksel johannesen dugir virkuliga væl hetta hr vð at siga tað við fáum orðum soleiðsinar at fólk fanga tað ríkidømi skal út í hvønnkrók var ikki tí tað valdi vunnið vali næstseinast var ikki akkurátíð men hvat hendi tá ið teir koma til avgjaldsøðin fór út í hvønn tann einasta ein krók í føroyum hvønn tann einastakrók í føroyum og so kann mann siga hvat mann vil um okkum vitpensjonistan fáa fjúrtan hundrað og hálvtrýss krónur meira útbetalt um mánaðin fjúrtan hundrað og hálvtrýss krónur meira útbetalt um mánaðin lærningar teirra fáa ein frádrátt fiskivinnulóggávan honur kom upp á pláss taðvil siga tryggar karmar tvað tað er ligvið tað er ligvið tað at okkara fólk sum virkliga hava tørv at nú hevur hetta landið ráð til tað ella sagt upp á tann mátan at nú liggur betri fyri nú ið vinnan hevur tryggar karmar so eg haldi at hendan samgongan
ja takk janka vestgaard ger so væl
takk fyri frúfólkina eg minnist minnist gott ramsuna aftur um avgjaldsøguna men eg skal ikki eg skal ikki troytta tingfólk við teirra ramsuni men tað er eingin ivi um at undanfarinum samgongu var ein ætlanarsamgonga tí bara í mun til tað málsøki sum elsbert mær setir skuldursláttur umsat so hendi veruliga nakað tá ið henda samgongan til hin samgongan ætlaði ymiskt ætlaði ymiskt okur framdi tað okur framdi tað og visti hvat okur tú vist gera fyrstum lógámanum sat mann og tívdi við og tívdi og tívdi og fekk eitt neyðaret burturúr sum ikki kundi brúkast tað framtúkti okur tað árleiða okur okur síggja sjónfyri súgn í dag so jú hendan samgongan hevur heilt avgjørt verið og er virkisvør takk fyri
ja takk aksel willumsson johannesen ger so væl
ja takk fyri frú forkvina eg hevði síni varan á jakobvestegard meinti við meg tá hann segði ati at teir pengarnir sum komnir afturat tilheilsuøki og almannaøki undir hesi samgonguni var bara komin til tey fáu tað havi eg ikki sagt tað kemur sjálvandi til tey mongu men tað at so nógv fólk í samgonguni erpassær av at brúka pengar sum hann ikki hevur tað haldi eg ikki er í lagi annars frá aft til tvey túsnog fimtan tá javnaðarflokkurin segði at vit skuldu til valið tá vit skuldu geva skattalættan til lalønt vitskul ha familjuískoyti fólkasinstan skuldu hava meir lesandi í meir alt tað gjørdu vit samstundis um vit vendu undirskot til yvirskot tað æklal eisini gera aftaná komandi væl og um veljararn hjá okkum ta álitið tí tað ber væl til teir gevu annað upp á hvussu og hvat vit velja at raðfesta her í løgtinginum
ja takk ja høskaat geris ím

fortreytirnar hjá samgonguni hava verið sindur úrvísni enn hjá øðrum samgongum við eini koronapidemi sum hevur kostarður dýst og okur vit helst hvussu hvussu framtíðin verður nú okur hava kríggið í europa vónandi enda enda tað skjótt ja men tey allar leyslintir fingu ikki nakran skattaletta men tað er sannheit sum akkurát vil hann síggja handelsen sigur men tey allarleikstu tey vóru niðast fingu ongan tað minnist eg øgiliga gott hitt at mann ætlaði seg for skeluligt at byggja almanøkinum ja mann ætlaði men mann framdrifti ikki tað hevur hendan samgongan framt og tað kostar og tað veit mann bara av ja takk høgni hoydalgerðsvab
frú forkvinna nasta a alt sum vit gera her í lívinum um tað er at byggja eini hús ella byggja nakað upp tað tekur rættiliga langa tíð men at rodda tað niður tekur tað tekur kanska ein dag og taðvar tað sum varð gjørt í fiskivinnulóggávuna bara sum eina viðmerking til jakobvestegaard og ja vit fekk tast um tað verða bygd nýgg skip men at við teimum yvirskotum sum hesi stóreiðaríini høvdu eisini undir undanfarna samgongu og hava so kundu tey bygt fleiri skip og betalt tey kontant so eg fai at spyrja jakud vestegaard um at hetta er vinnupolitikk hjá fólkaflokkinum ætlar hann eisini t lt taka it dømi ktvinnan ella byggivinnan skulu vit skulu vit samtykkja her at tey munopol til eina tíggjar fýra fyritøkur sum fáa arbeiðir hvussu tólv ár fram í tíðina frá politikarunum og roknar jakuvestegar ikki við tá at tey eisini erlukoma betalt nakrar bygningar og bygtar beinanvegin vist tey fingu slíkar treytir
ja takk jakovestegaard ger so væl
takk fyri frú forkvinna nevndi høgni hoydal byggivinnuna hann blað tær siga at bústaðir er okra barn tað byggar ter bjóða einki út hvar er uppboði útbjóðingin sum høgni hoydal plagur tosa um tá ið hann verjir sítt barn tá hevur einki hvar einki tað var einki bjóðað út áv nøkrum slag tað sum tað sum er øgiliga viktigt tað er sum øgiliga viktigt í politikki eisini tá ið teið snýr sag um fiskivinnupolitikk tað er at tá ið mann kemur til valdið so veit mann hvat mann vil so veit mann at hetta hetta er málið men fyri at brúka høgnalsa hoydalsa egnuorð so var fiskivinnupolitikkurin einki mál og ongar hugsjónir tað vara ubara uppá móðfá og úrslitið varar eftir tað hendi einki í fiskivinnu tað vóru naggatødn í fiskivinnuni í fýra ár men nú eg gong komið uaftur takk fyri frú forkvina
ja takk djevnin
pólsa joensen gersovæltakk fyri frú forkvina ja nú nevni jakum vestegaar í sínari røðu hetta her við at tað verða fleiri sambýlir bygd og tað er at gleðast um serliga her í í í miðstaðarøkinum men mann skal eisini minnast í tí sambandinum at tað er eisini undanfarnu landstýriskvinna sum eisini slóvaði fyri at ta í arbeiðini skuldu fara í gongd tað skulu vit eisini minnast til men men so er tað het her við at tá ið forbrúkgð er stórt so fer mann inn og ger onkurt spariátøk og sum tað liggur upp til nú sum veri frammi undir viðgerðini í dag hví skal tað jú hvørja ferð vera á almannaøkinum at tað man mnn leggur harðast út tað eru fleiri onnur ráð sum ghavi fart fram í fyrr í dag eisini som mann kundi eisini fariðog hugt uppá sum eg haldi er er natúrligt tí er tað spelli at tað hvørja ferð skal raka almannaøki hvørja ferð fyrst stendur fyrstu í røðini men annars so er eg púra samdur í nú nevndur jakovestegard eisini sína røðu hett her við barnaheiminum tað er skommin hjá bæði fyrrverandi samgongu og núverandi samgongu at mann ikki hevur bygt og kemur í gongd við at byggja tað mest natúrvliga av øllum byggja byggjarínum takk fyri
ja takk jakvestigaard ger so
takk fyri frú forkvinna sjálvandi eg veit ikki hvussu er at mann gangur ella stendur og peikar eftir hvør øðrum at hvør eftir øðrum og tað er henda afturvendandi viðgerðin báða fíggjarkørmun og av fíggjarlóg men tá mann tosar um sparingar á almannøkinum so hevur tað verið ein ógvusligur vøkstur í játtanum til almannøkinumbiljustinussen var inni á tølini viðmerking fyri ein løtu síðan so at bara siga teg at mann ætlar at spara almannøkin hendan samgongan og spara almannøkin tað hongur ikki saman og eg veit at tá ið elspeth mær sær til skunnastráttttur koma í almannalvarráðið so byrjaði hon av nýggjum frægt skreitt og fekk bygt og sær skjótið til at byggja hjá heiminum sum vóru tí har var einki klárt av nøkrum slag takk fyri forkurin
ja takk næstur at røða er kristian andreasen ger so
takk fyri frú forkvina eg skal ikki leingi um hetta kjakið men tað sum fekk egtl at taka orðið tað var tað sum aksel v johannesen segði í sínari røðu hann eftirlýsti hvørja valskrá fólkaflokkurin nú fer at fer at fáa sær nú flokurin hr fngið nýgjan forman eg kundi e hugsaðmær at spurt aksel ver johannessen hvør er hansara væl skrá tað einasta konkreta eg fái burturúr hansara vælskrá er tað athan ikki vildi arbeiði samanvið við fólkaflokkinum tað er ein øgiligani visjón tað tað er øgiligani ein ein ein høguðs sjón at hava sær og eg kann gott fortelja aksevet ohannesen tað at skal hann venda fíggjagongd í føroyum skal hann føra ein forsvarligan politikk so veit akseve johannessen so mikið at tað ber ongantíð til at venda nøkuru sum helstvið einari smatlaðari samgongu skal mann venda gongdini í føroyum so krevst ein breið samgonga tvørtur um miðjuna og tí er tað ábyrgdarleyst at vaksevin johannessen blíva við at koyra hetta her hetta henhendan her skotkravapolitikkin sumanningin hevðu gjørt um seinastu tíðina sum mann roynar ein marknaðu at føra seg við tí at og og tað og tað allarringasta vil eg siga tað eisini ringasta fyri javnaðarflokkinum altso javnaðarflokkurin hevur jú set seg játtan fyrialla ávirkan hví skildi hví skildi javnaðarflokkui í avndstøðu í tag ai i eg hann viliki vea samn við fólkaflokkinum hvj hvørja trygd at javnaðarflokkurin fyri at hann vinnur komandi væl við tí politikkinumsum javnðarflokkrin førir nú hevur hann sett seg uttan fyri at allar politiska ávirkan og tað er stóð viksku fyri hann onga ávirkan fær fyrienn kanska um heini átta tíggju ár tá ið ið hann eina ferð av finna út av at kuna arbeiða saman við øðrum øflokkum á tingi tað er ikki forsvarligur politikkur akselvi johannessen at útilukka fimmogjúgu rosent av føroya fólki og bara at taka eitt dømi um um hansara politikk ja altso hann hevur jú
mjavnaðarflokkinum við at skelja arbeiðstíðina niður á sjeyogtretivu tímar ja og tað er nakarv játtanarkarmar at gera og hann pástendur tað kostar hvat var taðhann segði fimtan milliónir altso hyrger aksevi johannesen tað verða útgoldnar yvir tíggju milliardir í lønum um árið ein niðurskurður á sjeyogtretivu tímar um vikuna er ein niðurskura upp á sjey prosent so hvussu fært tú sjey prosent av tíggju milliardum til at blíva fimtan milliónirum ári hatta roknistykkin sum eg virhøvu iki hanga saman g og tað er eisini tað ato at mann hugsar um løll ær uppskotini sum javnarflokurin komu við sum kostar ein hópin eg havi ikki hoyrt javnaðarflokkin við einum orði fortalt mær uttan a han ikki erða saman verð saman við fólkaflokkinum hvat fyr útreiðsurar vildi ann veri fyri uttan vildi han verið nakrar íløgur fyr uttan vit hava gjørt tað veit eg ikki heilsumálini vit hava uppraðfest tey veit heldur ikki almannamál heldur ikki og vildi hann verað koronuútreiðslurnar hyri uttan sum erein hálmuliard hjá okkum eg haldi tað at blíva við at snakka um hvat eg gjørdi tá eg var løgmaður og hvat hvussu gott tað gekk tá og so víðari sovíðari og hvussu vánaligat hita ag gjørrat nú tað er ikki góður politikkur tað e eldr ikki góður stílur og tað er heldr ikki góður stílur at útlukka aðrar stórar politiskar flokkar áv løgtingi tað er ikki tað eg hava brúk fyri í tvey túsun og teyogtjúgu eg sa eg helsu eg siga takk fyri frú forkvina ja takk eg fari at heita røðaranum a tosa ígjøgnum formannin men annars vóru nakrar viðmerkingar høgni hoydal ger sovæl
frú forkvina eg skal ikki leggja meg út í aksel johanese kann svara fyri seg men eg vil bara siga hrisun andreasen attað er rætt at man áttast kaldi hava størri semji fyria fáa framt nakað men tað er ikki tær royndina vit hava also apcsamgongan sum sæð tí gitve tað sum kristin andreasen roynir at fiska eftir var t ikki nøkur um eg var ikki nakað vælsignisi til føroyaland tí kan bahygja etr úrslitinum tað var eisini tá stór undirskot vóru og tað hendi absolutt einki síklokanhdu for eldri skakk tað er so tað men eg k eg tók mestaorð fyri at spyrja kisu andreasen um hann sum kundi greitt frá hvør valskráin er sum han arbeiði við hjá fólkaflokkinum inniber hon til dømis at skerja blágsstuðulin at fáa yvirskot á fíggjarlógina at mannikki bara gevur teimum størstu fyritøkunum alt fiskatilfeingið ella hvat hvat hvt hvat verður valskráin hjá fólkaflokkn millunum hjá formanninum
ja takk kristiana andreasen ger
suvætakk fyri frú forkvinna tann vælskrein er so ikki gjørdar enn hon skal gerast í samrøðu við við allar limirnar í flokkinum osu víðari men ein ting sum ikkmir at standa har í hvussu her tað e tað at vit skulu hava ein sjálvberandi búskap vit skulu hava javnvág í okkara búskapi og vitskulu eisini endurskoða okkara viðurskifti við við danir og sovíðari so eg trúgvi at tann vælskeiðin fer at vera nokk so størri søtimosikkur í oyrum á høgna hoydal en hvat hann kemur at fara um men eg vil siga tað at hetta her skot gravaríið sum man hoyra løgtingið millum andstøðug og samgongu tað er ikkitil at hoyra uppá tað er iki at halda út fyri at sjakkastsum er altso hvussu gott vit klára tað fyri fyrra árum síðani hvussu mánaliga tit klárar tað tag vit hava eina ábyrgd fyri at standa saman um at gera ein fíggjarpolitikk sum hevur eina breiða semju løgtinginum annars koma vit ongan veg á mál og vit komu at renna høvdu ímóti einum múri fá c vit fáa minst tvey blá eygu við stað yvirhøvur setki til tað kann eg heilta og siga
ja takk djóni nolsø jo
ein viðmerkinja takk fyri frú forkvina ja nú hoyra vit kristian andreasen í eina aðrari útgávu tí at nú skal hann sjálvandi sum formaður nývaldur til lukku við tí markera seg og brúka nógva sína talutíð upp á at leggja eftir javnaðarflokkinum og tað er honum taka tað er hann vælkomin til men tað sum vit síggja úrslitið av av hesari samgonguni tað sum liggur eftir tað er at hyggbara eftir einum dømi í dag altso hvar hvar fer mann fyrst inn tá ið mann í forbrúkið ev stórt so fer mann inn og skerja vælferðartænastur og tað er millum annað tað sum javnaðarflokkurin ikki vil javnaðarflokkurin vil fólkið javnaðarflokkurn vil fáa skil í aftur riktina politikkin og og tá ið kristin andreasen kasku meg siga lípur á okkara formann g aksel johannesen so skal hann sjávandi svara fyri tað men so leingi sum tað sum fólkaflokkurin leggur fyri dagin av sínum politikki so ar tað sjálvandi ikki nakað sum javnaðarflokurin vil standa modell til tí javnaðarflokkurin við fólki og hann vil hava skis
ja takk kristian andreasen ger so væl
takk fyri frú forkvina eg havi ikki lopið at nakran formann íjavnðarflokkinum eg havi eg havi sitið og lurtað eftir einum konstramtum áli frá javnaðarflokkinum her í dag ímóti okkum í fólkaflokkinum hvussu óforsvarligt hvussu ábyrgda leys vit eru og vit við at fara út av eggini og tað er forfall og so víðari sovíðari samstsu eg hoyri í fjølmiðlunum at mann ikki vil arbeiða saman við við fólkaflokkinum tað sigur formaðurin í í javnaðarflokkinum uttan yvirhøvur at tosa við meg eingongur ta er tð helt fantastiskt altso akseber ohannesen vitikk u gongu hvønn politikk er allað mær førora men allíkavæl útihýsin á fólkaflokkinum tyg er ikki góðir stílur takk fyri frú forkvina
ja takk bjarni hammer eina
tina viðmerking ja takk fyri frú forkvinna e ætlaði at spyrja ígjøgnum forkvinnuna altso vil tað so siga at khristian andreasen er nøgdur og hevur verið nøgdur við fíggjarpolitikkim sum
sitandi samgonga hevur lagt fyri dagin tey seinastu árini tað virkar sum at tann nøgdi við tann tann tann fíggjarstýringina og tann fíggjarpolitikkin búskaparligapolitikkin sum van hevur ynskt tann spurningur og so e ta lítlil rættleiðing at kristin andreasen leggur aksel johannesen undir av útihýsa fimmogtjúgu prosent av fólkim í føroyum men men seinast eg hugdi so var tað meira fimtan sekstan prosent aftir teimum síðstu kanningunum takk fyri frú forkvinna ja takk christian andreasen ger sovæl
takk fyri frú forkvina eg skal minna bjarni hammer á tað at tað avgerandi talið er tað sum fellir væl væl kvøldið og ikki hvat ein spyrikanning sigur tíverri haldi at javnaðarflokkurin alt ov nógv drývur politikk eftir vat spyrikanningarnar siga staðin fyri atfyri halda se til faktika eg kann gott siga tað at tann fíggjarpolitikursum verur førdur havi e fleiri fium at tað við eg fleiri fynm at tosa um hega tingsinsrøðarpalli eg haldi at vit eiga at fáa samtykt reglur fyri altso fíggjarpolitiskar karmar og at vit eisini binda okkum i við við tí í í í árunum sum koma og so víðari men samstuds má eg siga tað at tað ber ikki til at gjøgnumføra ípraksis uttan vit innføra eina traditión í løgtinginum fyri at gera fíggjarlógir tvørtur um miðjuna í eini breiðari semju sum á faktisk gera í øllum øðrum framkomunlondum at blíva við at grava skotkravir við sekstan seytjan tað koma vit onga og hvørki hvørki javnaðarflokkurin ella fólkaflokkurin kemur á mál við einum fíggjarpolitikki sum ikki hevur eina breiða untøku løgtingi takk fyri frú forkvinna
ja takk næstura røður akxelv johonsen ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna líkavarasum eg kann e kristian andreasen men tað sum hevur stóran týdning um føroyskum politikkin sum vit manglað í føroyskum politikki eg veit ikkium altíð men hvussu e í nógv ár tað er tað at fliskuflokkar kunnu farlavæl og siga nøkur ting og gera nakað heilt annað aftaná væl millum annað tóku fólkaflokkin upp fyri løtun síðani seinasta væl samhands fast skattafríur tað bleiv tð ikki eingin knýdda mor tretivu sent skatt tað bleiv tað ikki lesan hundrað og átjan ár skuldi hava lestrarstuðul ta bleiv tað ikki og ati at mann skuldi gera størri yvirskot tað bleiv fart ímót til undirskot tað kann mann sleppa avstað við eg haldi vit skylda veljarain vera ærligur á man sigurman lan gjøgnumføra nøkur ting tleiv val so gjøgnumføri mann tað aftaná væl og tá tað kemur til javnaðarflokið á fólkaflokki so liggur tað langt ímillum javnarvers fólkaflokkin bara at hoyra nú um styttri arbeiðsviku so javnaðarflokkur ætlar t gjøgnumføra um vit fáa álit frá veljaranum fólkaflokkurin situr órealistiskt vit halda eisin atað e neyðugt at hækka lønina hjá teimum sm arbeiða umsorganirm á starvinum tí tað er uppipborið tað taðil nummar eitt nummar tvey eisini fyri at tryggja tá at okkara starvsfólk har í ramtíðini g vit halda eisini it ega at taka meira pengar har sum pengar eru millum annað í alivinnuni og uppsjóravinni tað kann mann gott gera men sig at fólkaflokkrin higartil ikki vilja gjørt og so vit fara eit lít sindur aftur í tí so er tað eingin ivi um aftur til tey túsu fimtan til dømis tá kumpan venda eitt undirskot til eitt yvirskot sjálvt tað varð smal samgonga men tað at mann tekur pengar harpeint stðinfyria lata pengar samlast í heilt heilt fáum hondum og farið tað út í samfelagið so er taðleis gagligt fyri búskapin tí tað ger eisini tað at vit keypi íorkka samfelagnum veksur nýtslan fer upp sum hevur eisini stóran týdning bæði fyri virksemi samfelagnum og fyri inntøkurnar hjá landskassanum atta heilt yvirskifata nú havi tað tveir minuttir og teir er vígari farnir sum eg kann siga um tað og tað at siga at útihýsa fimmogtjúgu rosent av føroya fólki at eg havi ongantíð hoyrt nakan sagt tað í danmark svøríki ella norra aðrastaðnis har tað er nakrir flokkar sum liggja eg eri ósamd politiskt og tað er ærligt nokk og ikki fara í samgongu seta stjórn saman at mann se útihýsir tjúgu prosent tretivu posent ela hálvtrýssprosent avfólkinum tað ger man ikki vit vilja gjarna samstarv fólkaflokinu um tað er mál sumvit eru samd um men skipanna samgongu tað er ivasamt tá man ikkier samdur ø politiskt
ja takk so er tað helgi abrahamsen eina viðmerking
fyri forkvinna tann veljaran veljar væl skráin av øllum eg havi sæð øll tey árini hann fylgir við politikki sum eg minnist best tær eingin javnleiðarflokkin sum kallast tey tíggju og boðin eg vil spyrja akstavar johannesen um væl skráin hjá teimum nú komandi fer at passa líka væl sum tann passaði takk fyri
ja takk aksel johannesen
gersuvæja minnist mær rætt nú langt á enn mína tíð helgi ababdssen tosar um at halda var níjn nítjan hundrað og hálvfems og tá fór landið á knóranum tvey ár seinni so taðvr ettsindur trupult at innfría øh og eg dugi væl at síggja at tað vt fíggjarpolotikki sum er nú kann að isini kapa nógvar trupulleikar framyvir men tað er eingin ivi um at tað er nakað sum javnaðarflokkurin ætlar at halda sína lyftir og tí má manesn samstarva folkum sum vilja tað sama sum vit ella ber tað ikkiin nú lyttar ikki aftaná væl og siga at veljarin takk fyri teð valdið okkum og et fari ikkiat gera tað sum eg søgdi teg fór at gera tí at vit eru í sasamstarv o nakrar flokkar sum ikki vilja tað og tað kemur akkurát kostnaðin sum eg nevndi jáni kristin andreasen eftirspurdi at stytta arbeiðsvikuna tá eg sigi fimtan miliónir um árið visti mann ger tað yvir seks ár á hálvan tíma um um umum um árið seks ferðirnar sum man so mann kemur niðr í sjeyogtretivu tímar so at vísa kanningar fyri land og kommunur kosta tað samla sæð hundrað milliónir kanska eini níggju milliónir fri landi og seks milliónir fyri kommunurnar um árið
ja takk so er tað kristian andreasen eina viðmerk
takk fyri frú forkvina tað sum eg hoyri á aksel v johannesen tað er tað at hann ætlar at økja útvarpirnar á fíggjarlógini við til dømis at minka um arbeiðstíðirna hvat tað sum kostar tey vita vit ikki hann skalt geva hægri lønir til ávísar starvsfólkar og eg hoyri ikki nakar spari sparig tiltak frá hansara síðu av men so hoyri eg at mann skal brannskatta vinnuna altso hvussu nógvar milliónir atlar aksel v johannesen at fáa inn afturat frá alivinnuni hvussu nóg miliónir ælansær at fáa inn afturat frá fiskivinni tað kundi áhugavert at hoyrt tað altso so vita hvar er tað fyri perspektiv vit tosa um takk fyri frúforkina
ja takk aksel ve johansen ger so væl
ja vit ætlað ikki at økja útversulapar tíðiligt minni en hendan samgongan her gjørt tá tað snýr segum at raðfesta hvørt útversur ann brúkar og tá tað kemur ta skatta vinnuna sigur khristian andreasen sal mær endurtaka tað javnaðarflokkurn ætlar ikki at hækka nakran skatt á vinnuna tað sum vit tosa um tilfeingiskjøld tað er fyri einum tilfeingisrentu sum er í uppsjóvrarvinnuni at mann tekur ein størri part av henni inn tað er ikki ein skattur tað er held iki ett avgjald fyri aluvinnuna tað at mann leigar allar firðirnar í føroyum hevur famikshavt ætt til tað at mannbetalir eitt leiðugjald sum svarar eitt sindur meira til marknaðarvirðu er heldi ski ein skattur eingin sigur tað at tey sum búgva hjá bústøðu betala atttað ptavar leiðu að er akurátá sama galdandi firðirnir í føroyum til sut hava ha framrætt tfirirnir so mást tú tala leiði sum svara nøkulunda til marknaðarfirðir
ja takk djónin oalvso joanus
ja takk fyri føri forskrivuna ja í dag hevur verið tosað nógv um undirskot og hjá hesari samgonguni um
brúkið er høgt taðpá hein máftan verður kunna forsvarast viðs tað var til vælferðarøkið í nógv størri mun til dømis tá sum aksel johannesen er inni á heta her við at mann gevur løn tilumsorgarnarfakini sum er tann tann størsta orsøkin til at tað er so stórur manglur upp á fólk á økinum tað er mann snakkar um alt møguligt annað tað er tí løni er forlág tað er heilt einfalt tað ogvist man ikki hevur ráð til tað sum vføroyar í dag vælferðasamfelani við tí tí ríkisdøminum sum er jamen so hava vit ongantíð ráð til tað tað við styttri arbeiðsviku tað kostar eisini man ger tað í gradum tað er eisini nakað sum mann fer ap fá væl uppá og sum eigur at vera eitt gott mál hjá øllum at fáa framt her her í føroyum tí hevði tað verið nógv betri givið út viss tað hevð verið partur av hesum undirskotinum takk fyri frúforkina ja takk aksel johannes
til tað at seta arbeiðsvikuna sambært búskaparfrøðingi sum hevur gjørt eitt arbeiði fyri fakfelagssamstarvi so sigur hann at hvá situr nú gjørdakar broytingar í pensjónskipanum sum kostar hundrað og tjúgu milliónir tað dagin til dagss at fyrst fyrsta árið vit tosaðu at gera tað kanska yvir seks ár at stava at siga at tað er kanska fimmtan milliónir tá samans fyri land og kommunur tí at tað er ikki skilagott at gera tað í einum høggi hvørki fíggjarliga ella fyri at fáa tað at virka tað kemur til kjarni vælferð heilsuøki eldraøki almannaverki og á dagstovnumøki vistu vit ikki hækka lønirnar so klára vit ikki at bjóða tað vælferðina framvegur men tað mugu vit gera so mugu vit eisini tryggja at pengar eru í samfelagnum at taka pengarnar har so teir kunnu takast fyri at tryggja at vit kunnu gera tað
ja takk elsbet mersetis gunnletsttt
sena viðmerkingja takk fyri harra formaður nú segði røðarin at hann hevði bara tveir minuttir at fortelja alt sum tey høvdu koyrt ígjøgnum ella lovað og eg ætlii bara at nevna nøkur ting sum vit hava fór upp á væl uppá og hava ígjøgnumført men eg havi bara ein minutt fiskivinnunýskipan bleiv gjøgnumførd við tí úrslitið at føroyar eru aftur á veg fram á ordin eftir at verða blivina afturúrsildar í fýra ár nýggj skip er komin fleiri eru á veg nýggj veiðugjaldslóg komin ið leggur upp fyri sveigginum í fiskaprísi og fiskiskapi føroysk veðurstoðu sett á stovn fólkapensjonista finguð fjúrtan hundrað fjúrtan hundraðog hálvtrýss krónur meira at liva fyri um mánaðin pluss tað at tað loysir betri hjá teimum at arbeiða lærningarfrádráttr settur á stovn ið ger tað liviligar áhugaverdari av at vera lærningur frádráttir til tey ið virka innan ítrótt hækkaður tunlarnor í fjall eru farnir í gongd fleiri serlæknar settir um fleiri útbúgvingarpláss fyri yngri lækna játtanin og øllum trimum sjúkrahúsinum er kt barsetsfarloyvi longt fýra vikur nú er tað farið upp á eitt

jaja har har var nógv góð ting elspetmrsetes gunnastettir at skal hann samdrtrar í men tað hevði millum annað gjørt tað amannh lækka inntøkuna t hækkað útreiðslurnar at mann er farin frá eina hálvari milliard í avlopi til hundrað milliónir halli í allar allarbestu tíðum eg haldi ikkiú at fiskivinnubroytingarnr sik gjørdu vóru serliga góðar men hatta var tilfeingisgjaldi skipanin dámar mær væl tað og siga at tað er annað mann stalar posent alhøgu prísrin er hægri prísur størri prosent men eg haldi bar tá prísurin er høgur so kundi prosentið gott verið hægri harafturímóti kundi gott verið hægri tá prísurin er í botni
ja takk so vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið og orðaskiftið er endað og hetta málið verður beint í fíggjarnevndini
ja áðrenn vit fara at viðgera tað seinta uppskotið sum eg til viðgerar í dag tað er uppskot til játtanarkarmarnar á løgfíggjarlógini nei orsaka eykajáttanar løgslógi skulu vit siga so fari so skal eg boða frá framløgu fyrst tað er við seytjan undirskriftum lagt fram trý uppskot og tað fyrsta er frá kailea holm johannesen tað er ja tað er uppskot til løgtinslóg um rættindi hjá persón eru rikin úr ukraini til veitingar í sjúkrahúsverkinum og tað næsta er frá magnus rasmussen landsstýrismanni tað er uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annorning um ikrafttretivu forferðørini av lóg um millumtitið opppólstillatilsi til persónur dr fordrevið frá ukraini uppskotið til løgtslóg um rættin hjá fólkium fólkanm eru rikin o ukraina til veitingar sjúkrahúsja orsaka nei tað hatta var navnið á tasum eg las o og so triðja uppskotið tað er frá una rasmussen landsstýrismanni tað er uppskot til eykahjátanar løgslóg fyri apríl tvey túsund og tveyogtjúgu ta í samband við hinu bræði málini so er komin komin ein umbøn um at víkja frá tíðarfreistini í viðgerðini av hesum málum heitt verður her við á løgtingi um at gera frávik sambært graff fimmogfýrs í tingskipanum frá øllum tíðarfreistum øllum viðgerðarstigunum í hesum her trim málum í ríkislógartilmælunum og uppskotð frá frá kali holm johannesen og rættini hjá fólkunum er rikin ám uokraina til veitingar sjúkrahúsverkinum og uppskotið til eykajáttanar løgtslóg frá una rasmussen tað er undirskrivað av helga abramsen aksel ve johannesen christian andreasen siristenberg billjustinussen og ruttvang og vit fara so nú at atkvøða um at víkja frá tíðarflekkunum í hesum málinum ætlanin er so um tað verður samtykt at viðgera hava fyrstu viðgerð av hesum málinum í morgin vit atkvøða nú ger so væl ja vit eru liðug at atkvøða tað er samtykt at víkja frá tíðarfreistunum í hesum trimum málinum tað er samtykt við einogtjúgu atkomu fyri ongari ímóti ongari blankari og sum sagt so verða hesi málini viðgjørd undir einum í morgin tað verður tingfundur klokkan eitt tað er fyrsta ófráboðaðir fyrispurningar á skránni og so koma hesin málinum til viðgerðar men nú fara vit aftur til dagsskránna í dag og fara undir fyrstu viðgerð av løgtinsmáln ummar hundrað og tveyogtretivu tað er uppskot til eykajátanarløgslóg fyri mars tvey túsund og trýogtjúgu strika trý sum tað eitur skulit biðja um framsøgufólk beini johannesen fyri fólkaflokkin aksel johannesen fyri javnaðarflokkin jaspur langaard fyri fyri sambandið sambandsflokkin siri stenberg vyrði tjóðveldi billijustinussen fyri miðflokkin og ruttvang fyri framsókn zambetti grund fyri sjálvstýrisflokkin fyrst fær beinir johannesen orð ger so væl
ja hetta er so ein eykajáttan fyri mars tvey tog tjúgu eg vort trý og eru náljóðandi

og so hyggia at hvat er sum er í her so er raksturin rakstrarútreiðslurnar tað eru seksogtretivu komma fýra milliónir og av tí so er tað fimtan milliónir til olju tað er jú sjálv tað er ikki nakað tað vita kanska øll at oljuprísirn er øgiliga høgur í løtuni og at sama so eru útreiðslurnar til olju hækkaðir munandi hjá teimum forskelju millum annað á strandferðsluni og vørn havstovurnir ørum sum hava brúka nógv av olju og tað sama eisini við landssjúkrahúsinum har er eisini tørvur á eina eykajáttan til olju so tað eru fimtan miliónir eru til tað átta milliónir eru til korona og tað mann kann bara vóna tað at tað er tað síðsta vit síggja til tað ta síðsta rokningin og tað var jú so sær at byrjain áðrennesvøroyo nógv ið vórðu rakt av korona og nógv av teimum hava fingið hava havt rætt til pening og at sama so hevur tað verið havt við særan útreiðslu til tað og tað eru átta milliónir og so er tað teir síðstu trettan miliónirnar tað er til ymiskt annað tað milum annað til millum annað at vit hava skift nógv landstýrisfólk út og tað hevur sokosta eitt sindur og so hevur mann eisini tað at millum annað tað at fíggjarnevndin hevur skorið nakað tilviðgerðina á fíggjarlógini so gjørdi mann tað a mann skara nakrar játtanir um millm annað er eini vørn og ann kann siga at tað var nokk so óheppin sparing tí at tað var mann spardi einum arbeiði uma var í gongd við tá øðrum so at tað mann mett til skal vera er neyðugt at koyrap á aftur tað eru so níggu hundrað túsund krónur og so eru tað tvær aðrar kanska hægri játtanir tað eruseks milliónir í trivnaðartænastur og tríggjar komma níggju til sjúkrahús heilivág

so er tað útreiðslunan á fýraogjú komma níggju milliónir tilsamans tá ma tekur alt við hábygningurin hann er við her tað síðsta sum skal gerast harbeint við kjallara øðrum og har er tað so sær verklagslógini er nú í fíggjarnevndini og tað er hetta er hendan upphæddin so samsvarar nøkulunda við tað sum er harbeint og so hevur mann eisini valt tað at mann av tí mann kemur hábygningina so líkasum fyri at fíggja tann partin so hevur mann valt atella um mann hevur tikið millum annað fraktskipið hjá stramferðsluni tað skul ti suðuroyar mann tikið tann partin av nú hevur mann tann nýggja sikurtfa gaman og ætlar at ger ein leiðusátnanan í staðin fyri at keypa tað og so hevur man eisinieina hálva milión til tjóðpáll sum man ikki vænta av hat mann verður brúkt í ár og so er tað sama tvær komma fimm milión til landsveð og har er tað so sær at tað er í sanslíg at tað er talan um tað og tað vórðu fjúrtan milliónir setta av tilsandslíð og har metir mann at ein milión vit brúkt í ár og so flytur mann tíggju komma fimm miliónir til dalstunnilin

ja altso borðað alt árið nú og haldi onkur eg las onkurstaðni nú at mann væntaði at mann fór í gongd aftur aftan á páskir so tað er hvortfar gott og so so sigur man tvær komma fimm miliónir til hovbygningin

tað sum onkur metir viðvíkjandi sandslíg tað er tað hann møguliga verður bíligari vist mannútsetarn eitt sindur til tá ið sandoyartunnilin er liðugur at mann útseir tað og tað er komr frá nakrar á fíggjarnevdini kann hyggja eftir altso hvat frá ávirkarn hevur hetta her á ta verkætlanina slí soleisær at mann ikki leta hana fara tí hon er veruliga neyðug og serliga fyri tað økið sum er millum annað tá ið dalstunnilin kemur ígjøgnum og eisini økið í skálavík og aðrastaðni at mann fær gjørt nakað við hatta vegastrekkið tað er veruliga neyðugt so eg haldi er gott hjá fíggjarnevndini líka hyggja at ja gott nokk tað verða ein miljón bara brúkt í ár men hyggja fram eftir hvat mann væntar kann tað blíva bíligari sum onkur metur og hvat fær ávirkan fer hettar at hava á verkætlanini so at hetta her gevur so tilsamans tá ið eisini inntøkur eru við frá landbúnaðarnum landbúnaðimoynda búnaðargrunnirin ella vga ikki heilt beint nú tað gera s minus áttaoghlvtrýss komma átta milliónir og tað er sjálvandi nógv men sjálvandi olju útveislurar er eru ein stórpartur av tí og tað sama viðer tað sama við kuv nítjan og so eisini jandi tann tann størsta partin er jú hábygningurin og hann hótbygningurin er so verklagslógin er so inni í na í fíggjarnevndini tað sum er tann síðsta partin av tí viðvíkjandi kjallara ørum og har haldi eg atfíggjarnegnin burdi hvørtfalt hugt eftir hvat er neyðugt at gera beint nú hvat er neyðugt og hvat kann mann fyri at mann kann taka bygningin ordiligt brúkog fyri tað at hann kann virka ordiligt tí at vistu man hyggur í verklagslógina fyri hobygningin so var til dømis ein játtan svarið fýra miliónir pp á skelting øh akkurát hvat fyri skeltingarligur tað dugi g ikki at siga men mann kann so siga spyrja er tað alt neyðugt og um mann tosar um at gera goymslu liðugt og annað og hvussu stórur partur av hesum her er neyðugt fyri at mann kann taka bygningin brúk og tað er kortan nakað sumfíggjarnevdin haldi eg burdi hugt eftir soeisær at tað talið kundi kanska veri eit sinur lægri enn tað sum er her beint og so er tað hett her við at fíggjarnevndin hevur skorið nakrar upphæddir tá ið fíggjarlógn ver til viðgerðar og eg kann gott sjálvur sum partur av sangur viðganga at nógvar av teimum skerjingun vóru gjørdir tað vóru kanska ikki serliga væl umhugsaðar og oftan hevur tað eisini verið so sær at fíggjarnevdin oftani skerr í lógarbundinum og tað eur so ikki

men eg hugsi at fíggjarnevdin eisini kundi spurt eitt sindur inn til altso tá fíggjarnevdin hevur skorið tað er nokk tí at mann tá valdi tað at mann tók eitt sindur burturav tí útreiðsluvøkstrinum sum var man ikki tað mann spardi høvur tað vekk beinleiðis men tað at mann tað sumhann ætlaði at hækka játtanina við minkaði man nakað burturav so haldi at mann kundi gott spurt líkasum nú mann koyrir tað á aftur altso er tað koyr mann bara á aftur fyri atsiga tað t hetta hetta fíggjarnevndin spardað vekk ella hevur mann roynt at gjørt onkrar rationaliseringar vis tað er tað er hvørtfralt verður øgiliga áhugvert at vita akkurát frá teimum í hesari eykahjáttan so hevur mann ikki roknað viðinntøkunum sum so men mann kann vænta tað at prísurin ínei prísvøksturin í oljuni at hann hevur so eisini nakrar kanska mvig inntøkur hægri nviginntøkur við sær so at tað kanska kemur at fíggja nakað av hesum her sum fyr eyka til olju so tað er kanska eisini verður áhovert hjá fíggjarnevndini at hugt sindur nærri at veit ikki um landstýrsmaðurin her eru nøkur tøl fyri tað tað er kvanskað sindur enn tíðliga í aprílmannalat at fáa tey tølini fyri marsmanna til dømis hvussu nógv eg komi inn afturat nú bara tí at prísvøksturi eru olju oljuni er tað nakað sum ígjaan partur av hesum her ella ikkju men eg haldi eg havi verið nøkulunda runt í hesum her og hetta ferð so fíggjarnenvdin tað siti eg ikki men eg vóni eg at fíggjarnevndin tekur okkurt av tí upp sum eg havi nevnt her beint takk fyri harra formaður
ja takk bjarni hammer eina viðmerking
ja takkfyri hara formaður eg síggi at ellat hygga út at sær har har eru nógv ymisk hjá strandferðsluni sum verður okkurtveður lkkað og okkurt veður hekkað olju og og skipakeypir lekka niður men eg síggi at tá mann samtykti áðrenn jól atatat mann at tey sluppu at hækka farmagjaldið á suðuroalaginum fimm milliónir tað er samtykt tað stendur tað stendur enn tað sær tað sær út til at tað er enn hangandi tí mann hevur hoyrt tat tað ikki verður sett í gongd tað er ein spurningur um tað passar og so er sígi ekur eisini at tað er ein komma ein millión til landsstýrisfólk sum hva heldur beini johannesen um tað at landsstýrisfólkum at fara úr landstýrinum g so kemur mær eykajáttan til tað av egnum fý at vilja takk fyri harra formaður
beinir johannesen
ú meini at av hesum ter tíggju komma fimm miliónini sum eru til oljuútresla til samferðsluni har er eisini roknið upp í tað tær sparingar mann faktisk gjørt ella tað sparingar mann hevur við tí at traksskipið ikki er komið enn og eisini tí at prísurin ikki eru at sama hækkaður enn so tað eru líkasum við hesum her og hvat tað endar við tað er so liggur so í fíggjarnevndini ú til samdferðslubakkan so at tað er kanska onkur fíggjarnevnd sum kann svara upp á ahurat hvar tað málið liggur men tað er í landstýrisfólkum í a ser oringin í dag at tey hava rætt til lønina aftan á at at tey hava antrin tey verða vald úr starvinum ella at tey hava frásaaksrhann sýsir tað og sjálvandi er keðiligt tá ið landsfólk veva skifta út serliga tá teð er góvu landstýrsfólk men soleiðis sigur skipanin nú einaferð
takk fyri okkum takk tannástia røraksleygu hannesen ger so væl
ja takk fyri frú forkvina til vigerðar er ein eykajáttan frá landsstýrismanninum í fíggjarmálunum una rasmussen sum ljóðar á eitt eina økta útreiðslu altso í rakstri og løgum á einogtrýss komma tríggjar milliónir krónur og sum vit taka tað postiva fyrst so er tað at mann flytur tíggju komma fimm milliónir frá santslíð tí mann metir metir ikki at mann klárar at brúka pengarnar í ár yvir til dalstunnilin og tað eru vit í javnaðarflokkinu rætiliga fegin um og taka fult undir við bæði tað nú mann fær sett ferð við hesun her á dalstunnilin og tager útreiðslur neutralt og vit hava faktiskt javnaðarflokin eit uppskot í løgtinginum um at veita eina eykahjáttan sum eisini er útrórðsneutral til dalstunnilin so eg gangi út frá hetta her verður samtykt frá landstýrismanninum so skal eg bara boða frá at javnaðarflokkurin sjálvandi fer at taka sítt uppskot aftur um hetta verður samtykt øh so eru nakrar útreistur sum sum landsstýrið ikki ordiligani fær gjørt nakað við sum eru heilt nat neyðugt at játta tað er hevur gjørt tað at tað er munandi dýrari hjá srandfaraskipunum at sigla og eisini dýrari hjá landssjúkrahúsinum at halda landssjúkrahúsið og heitt og tað er tíverri nokk bara soleiðis at tað ber ikki til hóast oljuprísurin verðurhøgur at leggja strandferðslustrandfaraskipini ella at skrúva niður fyrá hitanum og sjúkrahúsi so tað mugu vit taka við og soleiðis er tað at onkuntíð hækkar oljuprísurin so lækkaran til aðrar tíðir so er eitt sum eg veit ikki um eg lesi uppskotið ordiliga rætt altso eg helt meg síggja í viðmerkingum til uppskotið at tað varð settur pengar av á sjey komma fýra milliónir til landssjúkrahúsið í samband við koronuútreiðslur men eg finni baraiki ordliga talu tá ið eg lesi sjálvt sjálvt tølini sog eg veit ikki um um eg ikki fáið okkurt við ella um okkurt feilir í annar hørtu viðmerkingumum ella tølunum men tð kan ta ekski vera at eg lesi tað skeivt øh men tað er sjálvandi eg veit at landssjúrahúsið havt nakrar fyrsta partin av árunum og sjálvandi er tað neyðugt at játta teir pengarnar og so er tað trivnaðartænastur har verður játtað trettan komma sjey milliónir krónur verðu tay mælt til at biðja um har sjey milliónir í sambandi við korona sum verður í fyrstu árinum har bæði kanningar innan innan almannaverkið og eyka starvsfólk mann má hava havt innnú tí fólkaverði ísideraði og so framvegis tað er eisini nakað sum er eitt eingangsútreiðsla sum útgayðspunkt og javnaðarflókur tekur undir við og so eru seks milliónir játtaðar afturat biði mann um at fáa játtað til trivnaðartænastur í sambandi við øking í virkseminum akkurát hvat tað er veit eg ki heilt men samstundis sum mann biður um seks miliónir afturat so er eisini úti í miðlunum í dag at tað er neyðugt at gera sparingar innanfyri trivnaðartænastur so tað er eit sindur altso hvat hvat hendir taðasu mann fær biður um meira pengar og skal gerast sparingar tað sum eg ja so er tað strandferðslan at mann biður um at minka íløgurnar hjá standferkinum fimmogtjúgu miliónur krónum hví man eg komin hertil veit eg ikki heilt tað kann lænstursmaðuin møguliga greiða frá men opinbart ella ikki opinbart mann bað um fimmogtjúgu milliónir skul at keypa eitt eyka skip til suðuroyarleiðina í samband vi fíggjarlógina men en onkrari orsøk sær tað út til at tann avtalan ikki er kom up á pláss og neyvan altso her og nú kemur p á pláss tí er tað ikki neyðugt at brúka ella játta t hava teir pengarnar standandi har tí man fer iki at keypa skipið her nú hava skilt umvegis miðlarnar men kanska aftar at líiða o skipi og so kann man hava eitt forkeypsrætt ell okkurt líknandi tað sum eg r sindur kritiskur um tað er ikki tí at eg taki undir vyri at játta pengarnar men tað er matið man ger tað uppá tað er hábygningurin tað er soleiðis at mann biður um at fáa ein hægri játtan til hábygningin í samband við at mann skal innrætta parkeringskjallaran tað er sett pengar av til tí í verkætlanini og tað kostar góðar fjøruti milliónir krónur upprunaliga tá ið verklastógin um um hábygningin var í løgtinginum tá tað kom frá landsstýrinum so var eingin kjallari í tí bygninginum han var eingin kjallari og tað var eingin ætlan um at gera ein kjallara fíggjarnevndin eftir honhum havt hoyringar helt at tað var skilagott at stoypa ein kjallara um mann seinni metti at tað var skilagott at at gera parkeringskjallara til dømis ella hava eitt lakur eisini niðast harni og so setti eg pengar av til at stoypa og bara stoypa og við viðmerkingunum so hevði mann stoypt tað soleiðis at tað var møguligt at gera parkerings hjattara seinni og tann møguleikan hevur landsstýrið sum nú valt at taka av og siga vit innirætta partvíst laker og partvíst parkering alt gott um tað men tað sum eg hugsi um tað er í sambandi við at tosa um um búskap og fíggjarstýring og annað ati at tað eru bara tríggjir mánaðir síðani gott eg væl tað at løgtingið samtykta fíggjarlóg har íløgukarmurin er fimmhundraðo hálvtrýss milliónir og ta visti landsstýrið eisini ikki tann sum situr landsstýrið nú landsstýrismaðurin hannvar ikki lansstýrismaðurin tá men landsstýrið visti at tað kostaði hetta her at innrætta hábygningin at sparkeringskjallaran hví man ikki tók tað við í fíggjarkarminum til fíggjarlógina og kemur niðan við tí nú sum so hevur tað við sær at tær fimm hundrað og hávtrýss milliónirnar nú tátta í seks hundrað milliónum í staðin fyri so í staðin fyri at raðfest tað innan fyri tæir karmarnar sum landsstýrið hevði ásett at tað var ræðiligt at gera íløgur fyri í tvey túsund og men tað er eingin ivi um at tað er neyðugt at innrætta hendan kjallaran bæði tí mann hevur tørv á lakreplássi og ikki minst at parkeringsviðurskiftini úti við landssjúkrahúsið í dag tíminum tá tá ið fólk eru til arbeiðis og annað er er oftani ákaos tað næstan ein møguligt at seppa av í bilarnar so mann hevur nokk tørv á hasum so eru nakrar aðrar smærri eykajáttanir sum eg haldi fyrst og fremst hava við við fíggjarnevndina at gera at fíggjarnevndin skar í sambært við fíggjarlógarviðgerðina av nøkrum útreiðslum millum annað til vørn og til serstakan sjúkrahús heilivág som vísa seg at vera órealistiskar um eg lesi hett uppskotið rætt og tí er neyðugt at at seta pengarnar á aftur við enar eykajáttan men javnaðarflokkurin fer at geva uppskotinum eina góða viðgerð í fíggjarnevndini frú forkvina
tak fyri takk eina viðmerking bjarni hammer gjørda
grætakkfyri frú forkvina nú var tað soleiðis at tvey landsstýrisfólk fóru úr landsstýrinum fyri beint fyri jól fyri at eitt annaðstað fyri at koma inn og ávirka eitt mál um at geva nøkur børnum nøkur grundleggjandi rættindur men so í hesari eykajáttanini so er tað givin ein komma ein millión eisini til okkum starvsfólk men hetta er aksel johannesen at tað er í lagi burdi mann kanska ikki farið inn og broytt lógina soleiðis at tað ikki ber til at loypa úr løgtinginum sjálvur inn í løgtingið øllum ferðin soleiðis at tú ikki kann fáa fulla landsstýrisløn í meðan at øllum førðum tað var broytt fert veljir tú at fara úr landsstýrinum sjálvur niður í løgtingið jamen so misti túnú landsstýrisløn tí tað kann ikki bera til at mann eitlanasta tað skal blíva kustíma at mann kann bara vbringa úr úr úr landsoymnum niður og allíkavæl skal ag ganga víðari akkurát sum iki ikki sum einki er hent men næstan takk fyri frúfor
kvinna takk akslia johannesen ger so væl
ja takk fyri frú forkvina og takk fyri spurningin bjarni hammer tað er sjálvandi soleiðis at landsstýrisfólk sita kanska í oljunum av teimum ótryggastu størvunum sum eru og tá ið landstýrisfólk verða uppsøgd tað kann vú annaðkoyrt vera av løgmanni av løgtinginum ella veljarunum so so er tað í lagi at tey fáa eina fráfaringarløn upp á nakrar mánaðir sum er eina rímiliga longd men ikki for langt sjálvandi men t bjarni hammer hevur eitt boeng atlandsólk sjálvur velja at fara frá og fara in á løgtingið um tá er rætt at tey eisini fáa eina fráfraðingarløn sum landsstýrisfólk tá tað sjálv aafríviligt hava sagt sessin frá sær takk fyri frú forkvinna
takk fyri tann næsti at røða verður jaspur langaard
yri frú forkvinna takk fyri frú forkvina til viðgerðin er eykajáttan fyri mars tveyogtjúgu og eg haldi t vit hava fingið nokk so vælgjøgnumgjøgnumgingið hvat ið er sum hetta snýr seg um har eru nøkur ting sum eru eingangs og eg haldi tað fyrsta haldi eg vil siga at tað er tað at nummar eitt at at koronuútreiðslurnar eru lidnar vónandi eg persónliga siga at eg haldi tær vóru alt alt ov stórar til síðst eg haldi vit vit gjørdu rætt sum vit gjørdu kanska skuldu vit gjørtað enn enn fyrr men øøvurt kunnu siga at vit kunnu gleðast um kanska vit vóru tað fyrsta landið í heiminum sum fóru inn og og søgdu korona var ikki longur ein farsótt men ein sjúka útvópsunum umumum landssjúkrahúsið er eitt sindur meir av tí sama eg haldi glasur var eitt ein verkætlan sum nógv av okkum her inni haldi eg hava verið flóð av útreiðslurnar blivu munandi hægri enn enn hvat har skuldu vera og eg føli júst tað sama tá ð tað kemur til útreiðslurnar rundan um um landssjúkrahúsið mann kann onkuntíð hava ein illgruna um um tar tær somu útreiðslurnar sum verður biðið um aftur aftur ella um um tær veruligani pengarnir veruligani blíva brúktir til tað teir skulu eg haldi at tað er øgiliga viktigt um at mann hyggur væl eftir seyminum at tað er serligan áhitan til til landsstýrið og til fíggjarnevndina at mann fer inn og hyggur eftir jamen blíva pengarnir rætt brúktir tað vísir seg eitt ella annað stað at teru eitt sovort ein ein ein ein kista uttan botn har man kann blíva við at fylla pengar og tað forsvinnur bara í í í hesum her í hesum her stóra byggjarínum so eg hopi at tá ið hetta verður endaliga játtað at so er tan tann parturinliðugur og at vit ikki hoyra nakað til stórar íløgur í samband við hábygningin aftur í nógv ár fram her inni sjálvandi vita vit at tey eru ábøtur sum skulu gerast so tað er eitt stórt sjúkrahús sum vit eru stolt av og glað fyri men mann má passa upp á eisini at kanska leggja for nógvar útreiðslur í eitt ávíst prosjekt kanska sum eiga eita áheilt eitt annað visti tað tað snýr seg um har eru nakrar útreiðslur í sambandi við olju og tá ið tað eru pá hendan mátan so er mannoljuútreiðslurnar eru hækkar tað trúgvi eg tey flestu av okkum t vita kanska skuldu vit eisini fara a hugt eitt sindur upp á tann partin úti í samfelagnum um mann kundi gjørt okkurt ískoyti til tað men samstundis vil eg eisini siga atsjálvandi ger tað at hetta gevur eisini eina stórari nógv størri inntøku til landskassan og og tað ger so tað at mann allíkavæl tá tað kemur til eykajáttanina so mugu vit søkja um ta eyka tí tað verður koyrt út á ta kontíðina har tað oyr rheima men sjálvandi kemur inntøkan eisini merkja tað at inntøkan upp á oljuútreiðslurnar sum kemur enn í landskassanum eisini kom at økjast nógv nú í tveyogtjúgu so leingi sum oljuprísurin verður har sum vit eru so eg ata eg sjálvandi nakan vit mugu bara taka fatt í og og og hatta er bara ein partur av tí at at tað bleiv ein ein rokada í landsstýrinum betýðir nakað og tað merkiso eisini ata er nakrar útrórslur sum vit ikki fáa gjørt nakað við og sum vit sjálvandi eisini mugu standa innfyri eg eri ótrúliga harmur um at tað ikki kom á mál við tað skipið man hevði ætlað at keypt úr íslandi beint fyri jól men har er so verið ein telving aftur og fram og og tað vísir seg at mann møguliga skal fara inn at leiga tað hevur mann so hoyrt fyri síðani at tað skal kunna verða ganga inn aftur sum inn í t ella sum í keypi kostnaðin eftirfylgjandi so vónandi fer tað at hepnasti landstýrismanninum at koma á mál við tí ella at hann finnur eina aðra varandi og góða loysn til suðuroyingar eg haldi tað var haldi tey flestu her inni vóru glað og og og nøgd við ta loysna sum var har tí er eitt sindur harmiligt at tað datt á gólv ghjá okkum men vónandi verður taðkemur ein góð loysn vist tað ikkivir akkurát ta skipið men tað verða eitt annað skip sum sum klárar eisini at taka og røkja ta rutina so eru nakrar ávísar rokado gjørdi mun til dalstunnilin og og samslíð eg haldi tað er eisini ein breið semja herundir her inni at tað er ein ein neyðug loysn at vit gera nakar nakrar broytingar har so eg haldi hetta er er hetta er í ordan fleiri av hasum er útreiðslurnum eru eingangs men eg haldi hinvegin samstundis er viktigt at vit vit hyggja ordiliga ígjøgnum um tað so endar við at hetta verðurt endaliga talið at hetta er tað o t ikki ikki forsetir takk fyri frú forkvinna
takk ein viðmerking frá estmøkum at sæt skunnlistóttir ger so væl
ja takk fyri og takk fyri eina áhugaverda røðu tað sum eg hugsi um tað er at í dag kundi mann lesa í info umfatandi sparingar skulu gerast almannaverkinum eitt sambýli skal latast aftur tænaststigið skal lækka umlætt iðki skal skerjast og sovíðari fyðari eg hugsi eitt sindur um hvat ið ið røðararnir hava sigað um hetta her tí at vit sita í dag t eykajáttan pfjúrtan milliónir er tað spari ikki ikki mínari verð og sum eg havi skilt á landsstýrismannin eg havi spurt hann hetta her við at lykilin skal snarast ja men t tí tað skulu í eitt annað hús ella heim sum e tað er betri karmar eg haldi at tað er øgiliga viktigt at boðskapurin kemur rætt fram at ikki bara verður skrivað nú sodans sodanssodan veruleikin er hann vit hava ein eykajáttanirdag til almannamálaráðið ella almannaverpá fjúrtan milliónir pluss tað at hetta sum tað snakka um at lisi tt snarast um hesin fólkini sum eru har skulu í eitt betri heim
takk jaspur langa og gjørt væl
takk fyri frá fólkynum og takk fyri spurningin og viðmerkingina er púra samdur at og har er tað at tað eisini er viktig at tað skal venda rætt at tað sum er gott og tað sum er betri skal vera viðmerkt sum ein betri loysn samstundis má eg eisini viðmerkja at har blivur gjørd nakrar sparingar um orðskiftið í sambandi við almanna verkið ella almanna øki sum eg sjálvur eri harmur um har brúki eg langar sparingar í mun til serflutning eg havi fingið fleiri viðmerkingar og uppringingar og annað akkurát rundan um tað og eg havi eisini tosað við landsstýrismannin um tað eg hopi at tað kann vera eitt eitt sum verður raðfestaftur tað er serliga í mun til serflutning frá privat tey sum búgva í privatum heimum ikki tey sum búgva á stovnum so men eg eri samdur har eru absolut nøkur ting sum sum eru blivin betri rættiliga nógv og teir fingu nøkur nýggj heim sum teir eisini hava fegnað sum sum tey so eru nøkur brúkar sum verða fluttir so sera gott takk fyri

takk fyri frú forkvina er er ein eykajáttan sum er tá ið mann telur alt pluss sum minus so er tað samanlagt áttaoghálvtrýss milliónir í undirskot og tað er fleiri f um árið at eykajáttanir eru og taðer eru so til ting sum mann p á einana máta ikki kann for og síggja okkurt tað kann eg altíð henda okkurt í lopið áv honum ári og tað er ikki tað er ikki verið vanligt í hvørfalla mann start akkursum nýtt virksemi í einari eykajáttan men kanska heldur vistað er okkurt sum sum plussliga broytist fór setningarnar broytast í opið á árinum ein stórur partur av hesum heri útreiðslunum eru allíkavæl eingangs útreiðslur íløgurpengar tarer ikki varandi rakstur tað verður burturaftur pp á tann mátan so at tað bøtis so nakað um tað tann stýrsti tann størsta pulljan tað er at fáa innrætta parkeringskjallaran á í hábygninginum har varð bara tikið hædd fyri einum ráðum kjallara av av fíggjarnevndini í síni tíð og eghaldi tað var ein rætt avgerð mann tók tá tí tað er ómøguligt at parkera men tað var eisini til at fáa gjørt eina góða goymslu og og annað so so tað tað er sikkurt eg kann forstilla mær hvussur at tú hevur týdning fyri nú tay alt skal til lata upp at arbeiðsgongdin verur eitt sindur lættari sjálvt um tað kanska ikki rætt at koyrdiheina eykajáttan burdi nokk verið í fíggjarlógini men tað er so tað nú er tað so her og so er tað sekstan miliónir til olju tað er nokk nakað mann ikki ordiliga altíð kann fór og síggja í hvørfall nú at prísurin hekkaði so knappliga tí serliga tí at kríggið brosti á og so er tað játtan eisini eg skal taka okkurt burturúr strandferslan har hevur mann havt lagt upp fyri at skula keypa eina farma frgetil ao taka farmaflutningin til suðuroynna tað er so ikki borið á mál við at fáa ein sáttmála gjørdan um ta feriuna eg veit ikki um tað verður arbeitt við tí kanska lansýrismann kann siga eitt sindur um síðstu oku frættu tá var tað gussur tá var tað sambandið millum partarnar men tá var tað ikki bar tað nokk ikki til at keypa og soleiði sum eg skilji ú tav so ætlar mann kanska at leiga í eina tíð men tað kanska lanstýrismaðurn sia eit sindur um og so er tað serstakur sjúkrahúsheilivágur sum eru tvær milliónir tað er eisini ein sovorndur játtan sum kann vera øgiliga øgiliga trupul at stýra tað kann henda at av mett í einum ári ella fleiri ferð um ári kemur okkurt nýtt á marknaðinum sum mann ikki hevur havt fyrr tað kannver okkum nýtslu av kemoviðgerð ella okkurt nýtt sum faktisk rættilag kostnaðarmikið men sum gevur eitt nógv betri yvirlivilsi enn kanska tað tú hevði árin og tí er hetta ein ein av teimum øgiliga truplu útreiðslunum men sum eg haldi er gott at tað verður hildið innan fyri sjúkrhúsverkið soleiðis at tey sum fáa tann heilivágin sum hann verður ikki altíð givin a sjúkru sum tað kann eisini vera nakað tum fer heim við t t at tað verður líka akkurát so fyri øll at eingin kemur at fáa ein serliga stóran kostnaðuir at hava eina øgiliga trupul a sjúku og so er tað eitt sum eg ikki ordiliga ga duga gjøgnumskoða í hesinher men taðer sa koronuútreiðslurnar tí tær standa akkurát som nevndar í tekstinum eisini við einum tali sjey komma níggju milliónir men dugi ikki at síggja at tæir ordilia a fikurera aftur í útrokningunum sum eru lagdar við men tað fer nevndin nokat hygja uppá men eg haldi t tað virkar nokk so nógv sjey komma níggju milliónir tí at tí at pá ein annan máta so hava okur hvussu fingið fornevmilsi av korona er so at siga ferdigt onkur siggur sjúkur enn men tá tað verður ikki betragt tað sum ein sjúka har tú skalt hava elja nógv tiltøk í verk og eg veit heldur ikki hvussu tað er við um mann statvekk skalt hava eina koronudeild til dømis um um hasar barakkjurnar ikki lva kanska kundu blíva tiknar niður nakað skjótt soleiðis at mann eisini fekk hatta svarta begningin gamla vekk tí tað var partur av byggiloyvinum til nú tey alt skal flyta oman tann nýggja byggjaríin er áv leinsjúkrahúsinum so eg veit ikki akurát hvussu støðan er har viðvið korona men men uppá ein anan máta so so átti tað ikki at blívið við at komið nakrar koronuútreiðslur altso nú verður ikki gjørdar kanningar heldur uttan soleiðis at tú tekur jú sjálvur heimatekst so er tað bara nøkur fá sum sum blíva kannaði so tað slett ikki í tí skálandi og so tá fiskivinnumálini tað er nakað sum bleiv skorið í fíggjarlógini sum mann so hevur sett inn aftur og tað ír vørn og og fiskivaðaeftirlitið og hava rannsóknarskipi har koyrma so pengarnar upp á aftur og tað er ein sovorðnur eitt soðu ting sum mann faktiskt ikki sum sum fíggjarnevndin kanska nokk ikki burdi havt gjørt tí tað er eisini neyðugt at hava men er so hevur so verið gjørt tað vísir ikseg øgiliga ofta at tað eru sparingarnirsum erða gjørdar í síðstu løtu í ffíggjarnevndini tað kemur bar aftur umaftur tað kemur bara inn aftur her eitt eitt fortal seinni og tað skapar øiliga nógv nógva nógv óróð úti á teimum arbeiðsplássunum sum sum hava við tað at gera til dømis hett her við við vørum og fiskivanðareftirlitunum tí er verið nokks nógv frammi nú sístini at at teir hava manglað pengar og og tá i tað allíkavæl kemur eitt kvartalt seinni so er tú skapt ófria einm heilum stovni kanska rtað ger nakað við arbeiðsumhvørvið og annað so tað er taðhaldi egeit og so er tað almanna mál sum biður um um góðar fjúrtan milliónir og so leggja teir okkurt inn í tað og tann útreiðslan sum teir sum biðja um endaliga er trettan komma sjey til trivnaðartænastur og tær blíva eisini skornar í fíggjarnevndini so tað er ikki nakað sum løgtingið ikki hevur verið vitandi um eg haldi tað bleiv skorið ein seks milliónir av ikk minsta rætt har um kring tað kann vera ati eg haldi tað hevðiverið nokk so gott við landsstýrismaðurin greiddi oykum eittlítt sindur sum hvat tað er ætlað til tí nú er tað fylt eitt sindur í s viðgerðini í dag at hesin spurningurin sum akkurát er svaraður um at at tað er eitt sindur tungt í almannaverkinaum at mann má skerja umlatingina og másskerja eisini stuðulstænastuna og mann hev ikki so gott ráð til viðlíkahald í bygningum og annað og ata ikki pláss til at taka nýggja borgarar inn og hevur nevnt nøkur ting tað eisini verður nevnt at nøkur fólk er flutt eitt annað sambýli og tað kann so vera mikiðgotiskt ter umstøðurnar íbetri men meira efti her við at visti mann ikki hevur pláss til at taka nýggj fólk inn og visti mann má skerja umlætingina og og stuðulstænastuna um um landsstýrismaðurin kundi sagt um vissi hann fer hest her eykajáttanina hvussu tað ávirkar tað tí soleiðis sum tað stendur í svarinum sum eg komið so stendur tað at at mann hevur biðið um eykajáttan fyri ikki at skula gera aðrar sparingar enn tær sum eru nevndar so tað ljóðar ikki sum at tær kunna leggja upp fyri fyri tí samlaða og so flytur mann pengar eisini frá sandslíð og yvir til dalstunnilin tað halda okur er gott thar eru so pengarnar til staðar tað er ikki tað er ikki nýggir pengar men teir verða so fluttir so eist at tað arbeiðið kom kom í gongd aftur eg haldi er øiliga undarligt at tað hevur ligið stilt tað mesta eg haldi alt hetta her árið eg haldi tey tá ið tey fóru heim til jólar s á tað ikki arbeiðs síðan við tí tí at pengar hava verið játtaðir og tað er ofta dýrt at startu upp aftur tá hasi arbeiðini støðga upp og so er tað løgmansfyrisitingin sum bir um eina góða millión og táð stendur ikki ordiliga til og tað kann so sjálvandi onkur nevndi hetta her at kanska tað e tí at ag verður skifti í landsstýrinum taa tað kann vera partur av tí tað veit egeg so ikki men tað stendur sletki hvat eg eri so samanumtikið haldi her eru nøkur ting sum sum tala fyri at at tað er rætt at tað er í eina eyka játtan og onkur onnur átti havt verið í á fíggjarlógini og so okkurt nýtt virksemi so hetað er eit sindur soleiðis blandað men ja ella ja at tú fer atinnrætta parkeringskjallaran í hálvtrýss milliónir í ein eykajáttan tað er nakað nýtt tað plagdi vera í eit uppskoti fyri sjep tí nú liggur tann verklagslógin inni har kundi tann tann játtanin verið við kanska so hatta var orðinit takk fyri
takk ein viðmerking frá elsbett mersetis gunlegsdóttir gersuvæ
ja takk fyri harra frú forkvinna og eg eri so púrasta samd í røðaranum um akkurát hetta her sum hon nevnir at tað fyri fíggjarnevndina ja men so tekur tú j tað veit eg kanska tvey syfra beløp av fyri síðani at mann kemur aftur her í løgtingi veitska vit noydtila at brúka hesar pengarnar tí nú hev røðarin sjálv verið landsstýriskvinna hon veit hvussu tað gongur fyri seg áðrenn mann kemur her oman tá hevur mann skavað nógv av frá upprunabeløpunum sum er komið á borðið so har er púrasta samd og vit síggja eisini í dag nú kemur kemur landsstýrismaðurin og biður um eykajáttan og eg vænti at tað fer at ganga hjá honum eisini og hevti hr verið korona snakkað um nógvar pengar setar av til korona har havi hug líka at nevna at tað hevur verið altso tað ta tað er nógv fólk sum haðurið o sjúku veða noyd lat fara heim at onnur koma inn og gjørtsk innanfyri vaktir og sovorð men tað sum eg hoyri nú tað er tað nógv sum hava havt korona tað bleiv við at blíva sjúk
takk siri stenberg ger so væl
takk fyri frú forkvina og takk til elspet mersetis gunlesdóttur ja eg havi ikki ta neyðugu vitanina um akkurát tað við korona men eghevi bara hildið at tað átti ikki at blívið við at fokurerað sum ein serlig sjúka altso øðrvísi enn alt annað ssman sli soeiðis vussusum mann hevur definerað tað nú at tað tað eigur ikki at blíva við at vera kanska i serlig játtan so er tað tí at sjúkrusverkið gav meira pengar til dømis heldur enn at mann nevnir tað korona tað tað er so tað men tað er púra rætt hetta her við tað sum hendi hvørt einasta ár at tað verða gjørdar skerjingar í fíggjarnevndini o tað er ein øgiliga trupul gongd áðrenmann næskantíð kemur niðan her og og tað er nokk til at at taka nærvan øllum landstýrisfólkunum tá ið mann ger nakrar skeljingar sum tímann veit at tað hanga kanska akkurát saman og so situr mann her sum regul eitt kvortal aftaná og fær pengarnar u aftur og mann havu skapt øgiliga stórt óróð úti í systeminum tað er tað sum eg haldir ikki keðiligt takk fyri
ja so er tað næsti røðari sum fær orðið vil justinussen ger fræ
ja takk fyri harra formaður so er eykajáttanin

og hon hevur eitt ei samla hall á áttaoghálvtrýss komma átta milliónir

kemur har upp tí attað er parkeringskjallarin úti á landsjúgrahúsinum sum nú skal fáa sín endaligu játtan og

sum faktisk hevur sín uppruna her í løgtinginum tað var ikki við í upprunaligu tekningunum og upprunaligu ætlanunum frá teimum sum stóðu fyribyrgiverkætlanini útir landssjúgrahúsinum men tað vór tað var í fíggjarnevndini ati mann metti tá ið mann var úti og hugdi at hesum økinum og fekk framløgu um hvussu alt sá út at tað var skilagott at taka hetta økið við soleiðis at vit fingu nøkur parkeringspláss afturat og síðani er tað komið upp í at bæði bæði betri umstøður til reingerð og til goymslu eisini vera ein partur av tí og tað haldi eg er ordiliga gott hetta er jú eitt hetta er eit bygningsverk sum kemur at standa tey næstu hundrað árini gangi eg út frá so vissu tað kostar átta hundrað milliónir so hevur tað eina eina árliga útreiðslu upp á átta milliónir og tá haldi e at vit skulu ikki spara tá vit hugsa um hvussu stóran týdning lansjúkrahúsið hevur fyri nútíð í framtíð vit brúka enn tránning alliksandrinesaspital vit brúka enn gula húsið í klaksvík og tey eru hundrað ár so tí sigur tað at tá ið vit tosa um løgukarmar og annað so haldi at vit gera púra skeivt upp eg haldi ati tá i vit viðgera hetta her við yvirskot og undirskotá fíggjarlóg so eigur mann í veruleikanm at taka slíkar løgur og dividera tær við hvussu leingi tær gera gagn hvussu leingi tær eru til og tá fær mann tað rætta úrslitið í landsroknskapinum í hesum førinum geva hesar átta hundrað milliónir stór útslag á fíggjarlóginum hesi árini tá ið tær er inni men vissu vit brúktu ein annan uppgerðarhátt og søgdu at landssjúkrahúsið kemur at standa tey næstu hundrað árini og divideraðu tað við hundrað so kostaði landssjúkrahúsið bara átta milliónir tey næstu hundrað árini á fíggjarlógini tað hevði sæð heilt øðrvísi út og tá høvdu vit kanska eisini viðgjørt løgurnar upp á ein heilt annan máta enn vit gera í dag

eitt eitt annað stórt tal í hesi eykajáttanini er atstrandfaraskip landsins fara ikki at fáa brúkt fimmogtjúgu av teimum milliónum sum eru játtaðar til tað íslendska skipið her og nú og tí kunnu tær ganga inn aftur sum sum fígging av einum parti av hesari eykajáttan og allir samdferðslupakkin haldi eg hann hevur verið hann hevur verið ígjøgnum nógvar ristingar síðani hann varð lagdur fyri løgtingið og enn er hann til viðgerðar í fíggjarnevndini og tað verður spennandi at vita hvussu hann sær út tá ið hann kemur út aftur einaferð tað eru onkrar aðrar játtanir sum hava týdning hóast tær ikki er stórar millum annað verður biðið um seks hundrað túsund til sernám tí at har er bráðfeingistørvur til átta næmingar afturat

annars so síggi eg tað at mann hevur brúkt ein tekst nokk so gjøgnumgangandi í hesari eykajáttanini og tað er at mann sigur at játtanin varð skorin í løgtinginum og tí verður biðin um at fáa pengarnar upp eg havi hvussur ta hugsan at vit eiga at hyggja eftir tí vit søgdu tá ið ið vit altso tá ið meirilutin í fíggjarnevndini skrivaði álit so søgdu vit at tað kann vera at vit taka feil í onkrum førum og og tí er tað rætt at vist tað vísti seg at vera heilt galið so at landsstýrisfólkini koma aftur í tingi og biðja um pengarnar av nýggjum men eg haldi vit skulu framvegis hyggja at hesum um tað veruliga er tørvur á at fáa hetta tí tað er tað er sum so skjótt argument at at játtanin varð skorin og tí skal mann hava pengarnar upp á aftur tað skal grundgevast fyri hví mann hevur tørv á hesari játtanini og hetta her sum siri stenberg og onnur er inni á at atfólk og stovnar hava trupulleikar av at játtanir verða verða skornar altso tað er ein partur av tí veruleikanum sum vit liva í at allir stovnar eiga at brúka hvørjar krónu sum best tað er tíman setur væl útbúgvin væl lærd væl renomeraðir fólk sum í í leiðslu á slíkkum stovnum taðeu við tí endamáli at fáa so nógv fyri hvørja útgivuna krónu sum til ber fáa rationellan effektivan rakstur og tí kann mann eisini rokna við at hesi fólkini eru dugnalig til at finna mátar at reka stovnarnar fyri

so samanumtikið harra formaður so er hetta eina eykajáttan við einum rímiliga stórum halli og hetta fara vit so at viðgera víðari í fíggjarnevndini takk fyri
ja takk tað er viðmerking frá rósu samuelsengersuvæ
stakk fyri formaður í sambandi við tá ið fíggjarlógin bleiv gjørd í fjør tá blívu bleiv almannaverkið skorið fyri m við fimm milliónum eg meini tað bleiv púra greitt sagt at tað var ikki ætlanin at tað skuldi raka tænastu hjá vanligu borgarum tað sum nú sær út til eru titr tað sum hendir er nú ætlanin at geva teimum tað pengarnir aftur og vil siga tað so ongar bygnaligar broytingar verða gjørdar
ja so er tað blivið sindur
takk fyri har formaður altso tað er heilt greitt at landsstýrismaðurin sleppur at greiða frá hvat er sum manglar og hví og tað verður so viðgjørt út frá tí og sjálvandi er tað ein reell tørvur á at hesir pengarnir mangla fyri at kunna halda tey tænastutilboðini uppi sum vit skulu halda uppi so er tað klárt at henda játtanin má koma afturat
tak fyri so er tað elsbett mersedis gunlesdóttur
ja takk fyri harra formaður ja man eitt sindur inni á hesari játtanin sum bleiv sparda áðrenn jól og mann gav eisini fortaldi eisini at mann fór var mann var nokk noydd til at koma oman aftur og biðja um hesa játtani hvat er soynda játtanin fyri nakað tað er millum annað tað at fólk fáa heilabløð blóðpropp í heilan og so eru tað púrasta hjálparsleys tá ið eru niðri til venjingar teiyr koma heim til føroyar og ste tað er liðugt ja men so mutu út úr sjúkrahúsinum tí at tað er ikki eitt varandi staðfyris fólki henne fólk í besta besta aldri nógv av teimum familjumenn ella familjukonur at mann so er noyddur til ella mann má geva tei man eina hjálp og tað kann kanska broyta húsini hjá teimum fáa nógvar hjálpara eini hús og sovíðari tað kostar rættiliga nógv men tað hevur henda samgongan eisini gjørt upp við nú tá ið skállagarðin verður latin upp men hann er ikki latin upp nú so eg vóni at fíggjarnevndin fer at hava forstáils við hartakk fyri
thimsen
ja takk fyri harra formaður ja altso hatta sum elsbet mersetis gunlesdóttur lýsti hatta er jú ein av avbjóðingunum sum almannaverkið arbeiðir við tað er tað eru einstaklingarfyriskipanirnar og har veit eg at almannaverkið ella almannao stovan hevur almannaverkið hevur nakrar tankar um hvussu mann kann loysa hasar avbjóðingarnar framyvir soleiðis at tú bæði fært betri tilboð men at tú eisini fært meiri fyri pengarnar og tí og skálagarður er absolutt eitt spennandi tilboð tá ið tað er komið í gongd so eg trúgvi at tað er ein røtt leið sum vit eru farin inná pá hendan mátan takk fyri
ja takk so er tað ruttvang sum fær orðið
takk fyri ja vit hava fingið eina eykajáttan frá landsstýrismanninum í fíggjamálanum vira eina umbøn um eykajáttan her munnu vera eini tíggju tólv postir á

alt sum er í her eg haldi longu at tað hevur verið ei nokk so góð gjøgnumgongd tað er eisini soleiðis at vit fáa til fyrstu viðgerð fáa vit ikki serliga nógv at vita tað er ein stuttur tekstur so oftani loysir tað seg ikki hava so øgiliga sterkar meiningar um ting tí at tað oftani vísir seg at tað koma fleiri upplýsingar fram í nevndini eru nó góð ting í eg haldi at tað ljóðar skilagott at flyta pening av tí sum er sett av til sandslíð bíða við tí inntil tunnilin er liðugur tað fer allarhelst at gera tað bíligari at gera sandslíð so í staðin at flyta teir pengarnar til dalstunnilin tað haldi eg ljóðar skilagott so hevur mann eisini roynt mann hevur trosalt funnið nakrar milliónir serliga frá íløgum sum ikki verða gjørdar onkra minni upphæddir eru funnar onkustaðni siga tað er imponerandi men men tað er gott at mann hóast alt hevur hevur gjørt sær tann ómakin at hyggja eftir aðru pengar sum vit kunnu brúka betur so er nokk so nógvi milliónir tilsamans til olju og tað koma vit sj uttanum tað má betalast og tað er eisini ein áminning um hvussu ótrúliga sárparr vit eru fíggjarliga altso bara tað at oljuprísurin fer upp kostar okkum nógvar nógvar milliónir og sjálvandi kann mann vóna at vit um ikki altalt ov langa tíð ikki eru so tengd at oljuni longur meni vit hava havt nøkur ár har sum bæði oljuprísir og renta hevur lagið lágt og tað hava vit sjálvandi fingið ein fíggjarliga ágóða av eg meini at mann sigur at vissu rentan hækkar eitt stig so kostar tað okkum fjøruti milliónir meira um árið so tað eru nøkur ting vit hava fingið forerandi havi eg hug at siga so er tað avi so erta hesar sparingarnir mann hevur gjørt nú ljóðaði tað á biljustinussen sum um at tað er eingin sjálvfylgja mann fær pengarnar aftur til eg veit ikki hvussu eg skuldi tulka hvat hann segði men eg haldi faktiskt og nú nú sigu eg tað sum fyrrverandi fíggjarnevndarformaður hetta eitt sindur flosligt tað er eitt sindur flovisligt fyri samgonguna at mann hevur tikið av seks milliónir trivnaðartænasturnar og tríggjar frá sjúkrahúsheilivágnum og og longu í mars faktiskt kemur mann aftur og biður um pengarnir eg veit ikki hvussu mann skal tulka tað annað enn at mann ikki ordiliga hevur meint hasa har sparingina mann hevur latið sum um at nú spara vit hesar pengarnir og so brúkar mann tað til okkurt annað tí tað var jú veruleikin at úrslitið bleiv verri her í tinginum enn tað sum jørgun niclasen kom við sum landsstýrismaður og so vórðu ymiskar orsøkir til tað men tað vanliga er at fíggjarnevndin sjálv og tingfólk sum heild vilja sleppa at raðfesta nøkur ting og so tekur mann av onkra aðrastaðni men visi mann konsekvent fera at gera upp á hendan mátan so endar heilt heilt galið

so er sjálvandi eitt sindur afturat til til játtan til landsstýrisfólk tað eru ikki minni enn seks fólk á lønarlistanum frá fólkaflokkinum trý fólk hava sakt seg frívilliga ur starvið sum landsstýrisfólk soleiðis at seks fólk seks landsstýrisfólk fyri fólkaflokkinum eru verða lønt sum landsstýrisfólk í løtuni eg veit ikki um vit hava upplivað tað fyrr at tað tað er tað er nokk so men tað er tað eru treytirnar tað eru so hvussu betri treytir enn annars alment

so so er so fær mann bara løna sum meiniomann er í starvinum tað skal so sigast at hesi fólkini fáa ikki dupulta løn tey fáa lønina sum landsstýrisfólk og so onga løn sum løgtingsfólk h viðvíkjandi hesum her landssjúkrahúsinum so er tað eisini nú er tað hevur verið eina sjálvstøðugai játtan og jáfíggjarliga heimildin kemur her til at gera parkeringskjallaran í landssjúkrahúsinum tað er nýtt virksemi tað er virksemi sum hann hevur kent tá mann hevur gjørt fíggjarlógina so tað er heldur ikki í ordan so her eru nakrar ábendingar um og at tað er ikki altso desiplinin er ikki sum hon eigur at vera fíggjarstýringin er ikki heilt etopp eg haldi ikki at núverandi landsstýrsmaður íg fíggjarmálan uni rasmussen kann lastast hvussu er ikki fyri alt tí at hetta er nakað sum eisini hevur sína orsøk áðrenn hansara tíð ø ja eg skal ikki sig at sværa nakað afturat so fær mann undirvísa kvinnum eg vari nokk som um tað fyrr men kanska tí at nú hevur so nógv verið frammi um um ceysmu og athví mann bara fara undrvísa kvinnum útlendskum kvinnum altso um menniner púra útihýstir ella um tað eru serliga nógvar kvinnur men men tað eru eitt sindur serligur tekstur at mann nú at mann fer at undirvísa útlendskum kvinnum ja eg fari at gera mítt til at hetta verður nærri lýst í fíggjarnevndini og eg eg komi hvussur at taka lutvíst undir við hesari her eykajáttanini takk fyri
eyðgun sameldsá eina viðmerkin
takk fyri harra formaður ja tað var akkurát har við kvinnunum vissi rutvang lesur tekstin sum stendur at hatta er átak nummar fimtan í javnstøðupolitikkinum hjá okkum frá sínari tíð og og grundin til at við kvinnuur tað tí at tá spurdi mann nemliga integratiónssamskiparanir hvat var tørvur á og teir vístu á hesin her at at undirvísing og og nakað við at finna útav hvørja førleika mann hevði og hjálp til at mann kundi sleppa at brúka sínar førleikar í tí føroyska samfelagnum tað var ikki fyri t útlukkaav nakran men tað var eitt stórt behól sum stórur tørvur sum tey vístu á og eg haldi a vit kunnu bara fegnast um at mann nú byrjari at brúka javnstøðupolitikkin hatta var so eitt átak
so at tað haldi eg er øgiliga gleðiligt at mann hevur sett hol á tað vónandi fer tað at blíva meir í tí
tí takk fyri harra formaður ja higgasíggj og tað vita vit jú at tað er ein bólkur av kvinnum serliga sum flyta til føroyar til familjusaman føroying fáa sær føroyskan maka og eg kann so bara taka undir við tí eg trúgvi at tað hevur ómetaliga nógv at siga at júst hesin bólkurin lærir føroyskt sum hjálpir eisini upp á tað at tey lættari blíva ein partur av samfelagnum so avgerðstakið undir við
tíð takk fyri so er tað elsphett persetes skumlisdóttir sum fær hon við mær
hjarra formaður er legði merki til røðaran hon sigur at koma her nú og bið um eykajáttan aftaná atfíggjarnevndin skar tað av tað er flovisligt men rut vang minnist eisini til at tað bleiv gjørt vart við tað her í løgtinginum at mann var noyddur til at koma oman á løgtingið og biðja um eina eykajáttan og tað skal síggjast ljós av at mann hevði pengar til líkasum ein som e buffara til tá ið fólk blivu sjúk blivu finguð ein blóðpropp ella heilagskaða høvdu verið til í danmark í kanska mánavís koma heim til føroyar og so koma a skulda út úr sjúkrahúsinum og so hevur tú ikki nógvað pláss fyri tey og tað tað er har í at at hesin her hesar pengarnir varða roknaðir so altso eg eg dugi ikki at síggja at tað ber til at siga veitst hvat nei hesi skuldi bara bíliggjandisjúkunum eg dugi ikki fyri stilla mær at mann kann gera tað so

takk fyri ja eg trúgvi tað er púra rætt sum elspet mersedis gunlesdóttur vísir á og eg eg bara vóni at vit taka tað til eftirtektar eisini til framtíðar fíggjarlógarviðgerðir eg minnist við sjálvi ta eina ári kk nakar ingil vit gjørdu okkurt líknandi við viðlógarbundnum játtanum og tað vísti seg so men tá var komin longur út á árið og men har vóru onkrar játtanir sum heldur ikki hildu og tað er ikki tað er ikki í ordan og mann veit gott hví tað verður gjørt tað er fyri at finna nøkur oyrur sum mann sjálvur vil sleppa at raðfesta tað er bara ikk í ordan so tað haldi eg at vit skulu minnast tenær ferð tað gera vit kjattur
takk fyri ja so er tað sámal petur grund sum fær orðið í gjárføl
takk fyri harra formaður ja tað er eykajáttanarlógaruppskotið til marktvess tveyogtjúgu eskal ikki leingja nógv um eitt orðaskifti hetta er eitt ógvuliga tilforlátligt uppskot eri komi við nítjan og hækkaður oljukostnaður broyttar umstøðurða strandferðsluni og so ein prioritering á sandoynni sum liggur í hesum so tað er ikki tað stóra at siga til til akkurát tað eg haldi at prioriteringin í sandoynni er eisini fínasta slag visi mann metir tað at mann seinni kann koma bíligari gjøgnum sandslív men sum eg eisini meti sum eitt stað sum absolutt skal hava eina uppprioritering síðani verður tað víst á at tað hækkaði oljuprísurin gevur mvg inntøkur altso tað vil siga teim mann hækkar inntøkurnar tí at oljuprísurin hækkar kann eg koma við einum lítlum hjartasuffi og tað er at mann sumlandsstýrisfólk ella landsstýrið bara hyggur til stovnar og fyritøkur men ikki skoytur eitt lítið sindur forbí og hyggur eftir borgarunum tí hesin hækkaði oljukostnaðurin rakar ikki bara stovnar og fyritøkur hann rakartey veiku tey lágløntu ótrúliga nógv og hugsi kanska serliga um vistu vit taka pensjonistarnir vit kenna tær upphæddirnar sum teir fáa teir fáa eitt ein brennistuðul ein tangi av olju túsund litrar kostar í dag fýra túsund krónur meir en na kostaði fyri heilt stuttari tíð síðani og tað er húsarhald sum kanska brúka millum tveir og tríggjar tangar um árið tað vil siga at vit liggja kanska um eini tíggju túsund krónur í øktum kostnaði hjá einum húski um árið og vit hava eina skipan minni við brennistudningi og eg vildi ynskt at hesar her inntøkurnar sum sum hækkaðu oljuprísurin gjevur í mmig tað til dømis fara út til brenniflutning til ávísar pensjonistar soleiðis at vit hvussu sær taka ter við at vit ikki tá ið vit eru komnir forbí stovnar og fyritøkur so bara at halda fyri eyguni og tí eg haldi at borgarin altso føroyingurin skal eisini takast við eisini og serliga tá ið sovornd eykahjáttanaruppskot allíkavæl kemur á ting takk fyri
ja so er tað landsstýrismaðurin í almannamálinum sum fær orðið sólvitt nolsøey gersu væl
takviri harra formaður eg skal bera heilt skjóttheilt stutt kanska koma inn á eykajáttanin sum er til økið sum eg umsiti ein stórur partur av tí er

sum fleiri ferðir sagt ter í dag kvøld at tað eru útreiðslur sum mann ikki fekk vart seg fyri og tað er eingin loyna at almanaverkið hevur havt avbjóðingar av av tí tað teirra starvsfólkahálmu nógv og tað sæst eisini aftur í tølunum ati at tað hevur gjørt tað tí kemir mann við viðspyrjin pengar í tað tí tað varð ikki lagt upp fyri tí um mann hevði ikki møguleika fór at síggja tað sum fór at vera heldur og so er tað eisini oljan sum er blivið nógv dýrari og tað hava vvistsu eisini biðið um at fáa tað lagt upp fyri tí hakking við oljuprísirnum sum jú hev var øgiliga stórur menso eru tað hasar seks milliónirnar at enda sum ætlað til væntað økt virksemið tað er jú eingin loyna og her sita tríggjar sum hava umsitið økið áðrenn eg gjørdi tað sjálvur og sirur stenberg hevur eisini verið landsstýriskvinna harra formaður so hon kennir eisini í heilsumáluveiti men hon kennir eisini til avbjóðingarnar á økinum tað er tað at ativit eru vit verða nógv fleiri vit vera nógv eldri vit fáa nógv samansettari trupulleikar enn vit hava havt í almannaverkinum fyrr t brúkarin hjá almannaverkinum og t tað er øgiliga nógv sum mann øgiliga illa fær lagt upp fyri virkseminum hjá almannaverkinum og tað hevi je verið frammi í dag í í í sambandi við svar uppá fyrispurning frá siri stenberg til landsstýrismannin atat almannaverkið er farið at ja mann kann siga tillaga sítt virksemi tí at játtanin í mun til tað sum nógva tíð sumann hevur sett í gongd og annað ikki ikki er ordiliga heldur og tíma færa at gera nakrar tillagingar men mann biður um hesar her seks milliónirnar nú til vænta økt virksemi tí at mann sær at nógv av teimum sum eru í skipanini tey fáa ein tørv sum ger tað at tað verða alsamt dýrari

tað erein avbjóðing sum ella ein trupulleiki haldi eg má gott kann kalla tað sum ella trupulleikin í skipanini sumannkann kala tað tað er størri enn baði heseri seks milliónirnar sum hann biður um altso mann eigur á fara a hyggja meir grundleggjandi at øllum strukturunum rundanum almannaverkið og við tí mentu atat tørvurin broytist og økist men eisini hvussu íhvussu nógvar skipanir eru gjørdar mann hevur verið tosað nógv um einstaklingarfyriskipanirnar tar eru neyðugar í summum førum men tað erú heldur eingin loyna at har eru øgiliga dýrar og tað eru nógv starvsfólk sum skulu brúkast til einstaklingarfyriskipanir og har eru har er neyðugt at gera nøkur átøk nú nevndi elspet mersetis gunleygsdóttur skáleikari til dømis tað esu væntandi at man kann fara undir tað virksemið væntandi í næsta ár og átøk sum tað eru neyðug fyri at fáa ein ja eisini fyri at framtíðar tryggja almannaverkið fyri at tryggja sær at mann fær meiri fyri tær pengar sum mann koyrir í almannaverkið fyri at gagnnýta starvsfólk orkuna betur sum mann hóast alt hevur í almannaverkinum tí ati vit kunnu øll blávas samd um tað at tað sum almanaverkin ger tær atann tænastan sum almannaverkið veitir ogtann hjálpin sum mon veitir og so víðari sívðar hon er góð om støðið skal vera høgt tænasturnar sum verða nógvar og so víðari tí at ma mannmann tekur ser ju av teimum fólkunum sum hava veruliga hava hjálp fyri neyðini og tað er eitt arbeiði sum er sett í gongd tað er nakað sum ein ein lýsing sum eg havi biðið um verða gjørd hvussu kann mann framtíðar tryggja almannaverki og hvussu kann mann tryggja eitthøgt støði eisini í árinum framyvir tí at sum eg altso eftir míni besta sannføring eftir míni besti sannføring so haldi eg ikki at at hetta er tann rætti mátin ið mann ger tað uppá nú tí at at koma við eykajáttan aftan á eykajáttan vísir at tað er ein øgiliga viðbrekin skipan sum er at mannat vissu okkurt óvænt at stinga seg upp sum mum man koma on á løgtingið og biðja um eina eina eykajáttan at er tað ein øðrvísi máti mann kann gera ta uppá er tað ein effektivari máti mann kann gera tað uppá tað er so eitt arbeiði sum eg havi biðið um at vera sett í gongd og vónandi verður tað nokk so skjóttligugt so vit kunnu fáa lýst tað og eisini tosað viðpolitisku skipan um tað um tað eru nakrar hvørjar broytingar kunnu gerast soleiðis at mann soleiðis at mannfær kanska loyst eitt sindur upp í teimum teymunum kanska sum almannaverkið er í hetta er ikki nakað nýtt tað veit eg tey sum sita inni her kenna alt tið hetta men vónandi tá ið tað arbeiðið er gjørt og er liðugt lýst so kunnu vit fyga okum ava stórt stig framma men eg haldi tað var tað fyri fyrst eg rokni við at fíggjarnevndin fer at hava fleiri spurningar um hettaher og tað síggi eg sjvndi framtíð eg latið at svara uppá og tosa við tey um takk fyri
bergarnir
viðmerkingtakk fyri harra formaður ja tað e engin ivi um at landsstýrismaðurin hevur ein tungan post og okur eru hvussur til reiðar sum flokkur eisini at hjálpa til vist in nakað mann eigur at hyggja eftir kanska øllum bygnaðin í almannaverkinum møguliga eg veit ikki tað sum jøgun ton ær at lanstýrsmaðurn segði nakað um tað er hetta svarið sum koma í dag um at mann skal gera hesar her sparingarnar og so so rokni eg við hendan her eykajáttanin verður veitt og so er tað hvussu hon so ávirka tað verður tað nakrar av sparingar sum vera hvat kann blíva trekt aftur og hvat kemur at standa við si vsi hetta verður samtykt soleðs sum tað fyrri liggur
ja so tað sóu vit nólsoyngerhøvn
takk fyri ja til svarið svar í dag har eri eg fái ikki staðið her og garantera at alt verður tikið aftur tað fái eg ikki tí ati tað eru jú onnur tað er annað sum kann stinga seg upp í virkseminum hjá almanaverkinum tir aðrir brúkarar onnur fólk sum kunnu fáa okkurt óvæntað kann singan seg upp en meira útútreiðsla av v og tað kann v av ymiskum slag mensumt avtí ivist í verið tikið aftur millum annað tað ati steingja at at ja steingja saboli sita teir borgarar úr einum sambobli tað hevur verið ætlað nokk so leingi og teir báðir borgararnir sum verða fluttir fara í eitt betri tilboðin verð tað enn teir sita í nú ella eru í nú so tað er ein ætlan sum mann hevur arbeitt upp á eina tíð og sum mann nú hevur valt at gera nú heldur enn enn seinni so tað er ikki vist at alt verður tikið aftur tí sum sagt er nógv sum kann stinga seg upp eisini av øðrum slag í í virksenum hjá ammavirkinum takk fyri
fræsa
tað fær eitt formaður tað er einki ivast í at tað er eini tungur postur men allíkavæl samstundist ein ómetaliga áhugaverdur postur og tað er eingin loyna og tað vita vit øll almannaverkið er sett í verðina til at taka sær av borgarum tað er tað sum eg eri tey sum eru fødd til vit hava fingið eina eina eina frágreiðing í góðum hondum sum haldi rættiliga áhugaverd og haldi eisini sum skal byggjast uppá men tað var øgiliga væl tann leistin hann mást til fara samstarvið við kommunurnar og eg gleði meg eisini til at landsstýrismaður kemur við eina frágreiðing og dregur hbð alt floktingið inn ella allar flokkar inn við í tí arbeiðini so at tað ikki hendir at tá ein samgongur fer so kemur onnur so kemur aðrar broytingar tí eg havi upplivað sjálva sitihjápent í sparitíðum og tað var ikki stuttligt tað eigur mann helst ikki at koma fyri at tað er fløtaskúm sum skal takast um tá ið tá ið tá ein kreppaður tað tað tað er óbiheiligt
hálsa
ja takk fyri tann frágreiðingin sum rósa sambandsfest á góðum hondum hon er haldi eg eitt øgiliga gott útgangsstøði at byrja í og er ein ein stórur partur av teimum tillagingunum tann broytinganhaldi eg sum skuldu gerast tí ati hon hon vísir ilia hon lýsir øgiliga geitt av trupulleikar sum heg sita í og eg haldi sjálvur at teinn tórur partur av hasum eru øgiliga góðar loysnir sum millum annað skulu innganga í hesa lýsingini av hvussu tryggjar tú ein ein góðan rakstur framyvir í almanaverkinum og tað er eg ætlii absolutt at tá ið tað arbeiði er liðugt og mann hevur eitt útgangsstøði at taka allar flokkar við í tað arbeiði tí tað er púra ræst sum rósa samensen sigur at hetta er ikki ett arbeiði sum bara skal verða galdandi her nú vit vit tosa um at framtíðar tryggja almanaverkið haldi eg í árenni framyvir tað vil sega í øllum førum eigur mann at blíva samdur um um ein stoktur um hvussu i um teir grundleggjandi broytingarnar uttan uttann yvirskipara strukturin um hvussu tað skal gerast tað eri eg samdur við rósa samelsen og tað ætli egmær
eyðgunn
samuelsen ja takk fyri harra formaður ja tað er rætt sum tað verður sagt at tað er kanska ein tungur postur men hann er ótrúliga spennandi oggevandi eisini og tað gleðir meg at landsstýrismaðurin sigur at hann vil taka allar flokkar við í hesum her hvussu mann framtíðartryggja tryggjar almannaøki tí at eg haldi at at tað er so viktigt at mann at mann fær gjørt nakrar ætlanir sum vara meira enn fýra ár ella ella trý ár ella hvat er um mann skal helst hyggja kanska eini tíggju ár fram í tíðina og øll verða samd um tað og tað vilja fegin vera við í øh nú nevnir hann hetta her við at að g ikki visti at alt verður tikið aftur av hesum heri sparingunum sum hann hevur nevnt sum hava verið frammi í hesum svarinum øh vissi eg skilji tað rætt so er tað kanska akkurát harbeint sum frítíðarvirksemi og stuðulstilboð tað er akkurát har sum mann hevur bíðilistar frammanundan at mann nú fer inn eisini og kanska mó tilaga enn ov meir so at eg veit ksum eg havi skilt tað rætt men so verður tað nokk so trupult
nolsøe
teir bíðilistar eru øgiliga torførar við at gera teir eru øgiliga torførar at koma til at at minka nógv um og tað er eingin ivi um at óðan sær hvat ið í virksemi verður verður rakt av einum umgangi sum hesum at tað rakar altíð óhappið tað ger tað mann sæt tað eisini við við við heimum sum verða bygd sambílum sum varð bygd á ymsum slag at at útboðið rennur altíð aftan á eftirspurninginum so ja tað er tað tað rakar tá mann ger sparingar eg veit og tað er øgiliga torført at hava við at gera og tað er øgiliga hetta er øgiliga eymt og viðkvænt men hetta er so tað sum mann hevur mett nú í øllum førum eru tær tilagin tillæðingar sum mann kann gera og sum sagt óansæð hvørja mann hevði gjørt og heiman tíverri rakt okkurt virksemi tað er nú eina ferð tað so hesa er
og so er tað elsbet mersedes
ja takk fyri harra formaður eri glað fyri at hoyra landsstýrismennin greiða føroya fólki og okkum her frá at at hesi bæði borgararnir teir flyta í eitt betri sambýli tí at yvirskriftini ynnfo hon líkist ikki akkurát veruleikanum men eg haldi er gott ati at tað kemur fram at hesi flyta í eitt betri sambíli so tað er komin klárt fram hetta her við at tað verða óvæntaðar útreiðslur og tað er akkurát tí at mann vildi koma oman her við einari slíkari altso biðið um ta játtanina soleiðisna at akkurát tað sum landsstýrismaðurin sigur at mann sleppur frá at koma oman n at pøða tøl hvørja ferð okkurt er hent so tað vóni g at mann fær eina eina góða avtalu um tað hvussu mann ger tað men eg hugsað mær at spurt landsstýrismann hvat tar meina við at pengar ikki eru til tað sum er sett
í gongd mær vitandi havi eg altíð sett nokk í gongd tá eg sat har sólvík nólsoyarhval
ja nei altso tað sum tað sum tað sum er tann stóra ein ein ein stór avbjóðing í almannaverkinum í løtuni tað er atat tey fólkini sum tey tey brúkararn sumann hevur í skipanini ikki ikki á elspet mersedes gunnetstót siga tí tað veit hon attørvurin hjá teimum broytist nógv áðr undan ári so nógv av teimum sum eru í skipanini og eru í eini skipan sum sum riggar og har hava hava verið pengar til og annað tørvurin verður tyngri frá einum ári til eitt annað og tað er nokk so nógv tað sum vísir seg eisini at gera seg galdandi nútakk fyri hara formaður
ja takk fyri síðani er tað landsstýrismaðurin í fíggjarmálin sum far orðið uni rasmusssen
ger so væl takk fyri ja helt eg at eg skuldi líka fara upp eisini tí tað vóru onkrar spurningar settir og í samband við hasa fergun úr íslandi og har har hevur tað verið soleiðis at tú h verið forhandlað fyrst ætlaði mann at keypa og so vildi teir ikki skelja allíkavæl og so bleiv tað forhandla um leiða og so møguliga keypa seinni og so slitnaðu tær samráðingarnar aftur men so er avtalaður fundur aftur í morgin so eg veit ikki hvat hvat hendir í morgin men tá er so ein fundur ásettur aftur í samband við at vita um mann kann fáa semju um at kunna leiga etta skipið og tá ið mann so kemur til hesar játtanirnar har evisti mann tekurhar úti við landssjúkrahúsinum hábygningin so verður tað næstan altíð kallað fyri parkeringskjallarin men tað er so tann minni parturin av tí sum tað kostar harút hitt kostar meir tað at gera goymsluna og í samband við vasking og og tað sjálvparkeringskjallara sjálvr parkeringskjallaran har haldi mann snakkar um sirka ellivu milliónir av hesum her fangunum og tað er rætt hetta var eitt hetta var nakað sum eg sjálvur eisini helt var forkert at fara at hava við eina eykajáttan so fáa mánaðar aftan á mann og samtykt eina fíggjarlóg at visti mann ætlaði at gera tað í ár so helt eg eisini at tað hevði verið tað rætta at tað var á fíggjarlóg men tað valdi mann so ikki at gera tá og om eg veit ikki tað er so blivið til tað at at eg góðtók at fáa tað við á eykajáttanina við tað at mann fekk skava so mikið av pengum saman sum vóru játtaðir til annað yvir til hetta so at tað ikki skuldi vera so stórvsbilø sum mann varða noyddur ati játta eyka í samband við hetta men hetta er so úrslitið av tí og visti mann so tekur oljuna at tð eru biðið um sekstan milliónir til olju altso hjá strandferðsluni har bóðu tey faktiskt um meir pengar til olju men har valdu mann at minkað um ta talið tí at tey høvdu fingið rakstrarjáttan til til hesa íslendsku ferguna sum er drigi út av tí sama so hevur tað givið sirka hálva aðru millión sum ikki er brúkt upp á tað altso hálv aru millión um mánaðin tí um mann kunna flutt pengar harfrá yvir ti oljunýtslu staðin fyri so up á tann mátan hevur mann í hvussur kunnað lækka tað talið sum tey bóðu um til olju so vóru fleiri aðrar umbønir sum sum man valdi ikki at taka við tí meginpartin av tí tað gekk út upp á nýtt virksemi sum ikki bleiv góðtikið at hava við á hesi her eyka fíggjarlógini so eg haldi tað var sum so so tað bleiv spurt um hetta her við korona at tað burdi ikki verið so stórar útreiðslur men problemið var faktiskt tað at tær tær stóru útreiðslurnar vóru í januar í februar sum mann hevur brúkt aðrar pengar til sum tíðin má biðja um hesahesar pengarnar til korona t tann stóri parturin tað er taðt at tað kostaði nógv tá í januar februar takk fyri
ja takk tað er á eini viðmerking elta petmar cetris skulu vesa
ja takk fyri har formaður eg fari at takka fíggjarmálaranum fyri eitt flott arbeiði og tað sum gleðir meg nógv tað er at síggja at hendan fíggjarlógin sum landsstýrismaðurin leggur fram at mann sær at hann hevur hjartað á rætta stað at hann hevur valt at raðfest tað sosiala økið tí at eingin veit so væl hvussu neyðugt er sum tey sum tað rakar og eg fari bara at takka fíggjarmálaran fyri at hann er hví hildið fast í hetta er at tað sosiala økið skuldi raðfestast takk fyri
uni rasmussen
takk fyri ja har var har vóru nøkur ting sum blivu nevnd hvat var ordiliga viktigt á tí økinum og tað er sjálvandi altíð ringt at vordera um hvat er tað rætta at taka við og ikki tá ið tað kemur ein sovorðn umbøn um eykajáttan men hetta er so tað úrslitið vit komu til í fyrstu atløgu so er tað hvat fíggjarnevndin ger víðari við við hetta takk fyri
ja takk fyri tað er ikki s fleiri viðmerkingar og tað er ikki fleiri sum hava bið um orðið orðaskifti er endað og hetta málið verður beint í fíggjarnevndina til víðartað er framløga eftir á skránni og skal boða frá at jenis arana landsstýrismaður lagt fram uppskot til løgtinslóg um avmarkandi tiltøk í sambandi við atgerð móti ukraina og vinnulevndin lagt álit fram í løgtingsmál nummar níggjuogfjøruti uppskot til ríkislógartilmænin setur gildi fyri føroyar andorgning við krafttretivu forferðina av forskelligu lógi um endring av lóg um luftfars tað eru so ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í morgin sætta aprílog tann fundurin byrjar klokkan eitt og fyrst er á skránni ófráboðaðir fyrispurningar og síðani verða verður fyrsta viðgerð av trimum málum sum verða viðgjørdir undir einum sum blivur løgd fram fyrr í dag tað er løgtismál nummar hundrað og og trýogtretivu uppskot til løgtingslóg um rættindi hjá persóni er rikin úr ukraina til veitingar í altso rættin hjá teimum til veitingar í sjúkrahúsverkinum og fyrsta viðger av løgtsmáln ummar hundrað og fýraogtretivu tað er uppskot til ríkislógartilmælið um at seta í gildi fyri føroya annorningim við krafttretivu forferðurini av lóg ám millumti tið opolstillætilsi til persónur eru fortrvut frá ukraini og fyrsta viðgerð av løgtismál nummar hundrað og fimmogtretivu t er uppskot til eykajáttanar løgtinslóg fyri apríl tvey túsund og tveyogtjúgu hesi trý málini verða viðgjørd udroynum og tað bleiv jú samtykt at víkja frá tíðarfloyskin í hesum málinum tit koma tey til fyrstu viðgerð longu morgin og ætlanirn er so a avgreiða hesi málinim allarhelst longu hósdagin so altso tingfundur ver aftur í morgin klokkan eitt so er hesin fundur lokin